so er tingfundurin settur og vit fara áðrenn vit fara til dagsskránna so skal eg so eg komi eitt øð ein umbøn um farloyvi til løgtingsformannin og tað er soljóðandi umbøn um farloyvið undirritaða heitir hervið á løgtingin um at játta mær farloyvi frá og við í dag altso tað er og við í dag altso týsdagin og eina viku fram og at næsta fólk á listanum hjá tjóðveldið tekur sati á tingi í hesum tíðarskeiðum vinarliga bjørt samuelsen tað er soleiðis at næsti maður á listanum hjá tjóðveldi er ingolf sól heim olsen og hann hevur verið á tingi í hesum valskeiðnum so tað er óneyðugt at kanna valbrøvini og eg fari tí at mæla til at vit uttan atkvøðulássi samtykkja at ingolm sólarn olsen kann taka sat fyribjørt samuelsen hesa vikuna tað er samtykt so kann ingol sólar molse taka sat ger so væl síðani fara vit til dagsskránna í dag áttanda mars og fyrst er ein atkvøðugreiðsla um ein skrivligan fyrispurning og hann eituryvirtikið málsøki o uttanríkistrygdar og verjupolitikkur er nummar ellivu og tað er tann spurningur er frá beint um løgu til ella til løgmann sum sum hann eitur á løgtingið og um eingin mælir ímóti so fara at mæla til at vit uttan aka greiðslu samtykkja at hesin spurningurin kann svarast tað er samtykt so fara vit til triðju viðgerð av løgtingsmáli nummar seksoghálvtrýss tað er uppskot til løgtslóg um broyting í løgslóg um dagpening vegna sjúku við meira longt tíðarskeið persónskarði til sjálvbádnatrygging peningur í samband við framskundangar pensjón og útsetupensjónan er nakar sum biður um orðið tað er tað ikki orðaskifti er endað og vit fara at atkvøða við aðru viðgerð var hetta uppskotið einmælt samtykt við tretivu atkvøðum fyriso vit atkvøða nú við triðju viðgerð ja er onkur eftir at atkvøða ger so væl ja vit atkvøða so eru vit liðug at atkvøða málið er samtykt einmælt við sjeyogtjúgu atkvøðnum fyri ongari ímóti ongari blankari og fer er soleiðis avgreitt frá løgtinginum u síðani koma vit til aðru viðgerð av løgtingsmáli nummar einogtrýss tað er uppskot til ríkislógartilmælin um at seta í gildi fyri føroya annorning í kraftretin forferðurina av lóg um endringarlóg um fólkatingetis ombusmann hvør biður um orðið ingilín ditissen strøm fær orðið ger so væl
ja eg havi taher ja takk fyri at er er onnur viðgerð av hesum málinum um broytingar í lógini fyri umboðsmannin og eg skal lesa álitið sum ein framd rættarnevnd hevur lagt fyri løgtingið løgmaður bárrastei nielsen hevur lagt málið fram tann fimtanda februar tjúgu tveyogtjúgu og eftir fyrstu viðgerð seytjanda februar er tað beint rættarnevndini nevndin hevur viðgjørt málið á fundi tann trýogtjúgunda februar í tveyogtjúgu virksemið hjá danska umboðsmanninum fevnir einans um tveir partar av almennu umsitingini í føroyum sum ríkismyndugleikarnir umsita og hetta málið hevur sum endamál at dagføra lógina um fólkatingsins umboðsmann sum er galdandi fyri føroyar og snýr seg um stovnan av barnaskrivstovu umboðsmansins og at avmarka starvsstíðina hjá fólkatingsins umboðsmanni til tíggju ár og ein samdnevnd tekur undir við málinum og mæli løgtinginum til at samtykkja uppskotið hetta er sum eisini var komið inn á í fyrstu viðgerð so eru hetta nakrar broytingar sum eru neyðugar at gera í lógini um umboðsmannin í føroyum til tey økini sum tann danski umboðsmaðurin varar av og tað er tað er tað mæla vit so til at samtykkja frá rættarnevndini takk fyri
ja takk fyri tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið so er orðaskiftið endað vit fara at atkvøða í tí máli og vit sum tað bleiv nevnt so er hetta ein samnevnd sum er lagt álit fram á gerðsfall haldi eg ein ná vit eru liðug at atkvøð tað er málið er samtykt við seksogtjúgu atkvøðum fyri ongar ímóti einari blankari og fer soleiðis samtykt til triðju viðgerðir síðani koma vit til aðru viðgerð av løgtingsmál nummar fýraogtrýss stóða uppskot til løgtingslógin broytingiskum løgtingslógum í tílíkum í sambandi við umskipan av føroya kæristovni av tíka kærnevndi í lendiskipanarnevndum hvørt biður um orðið er ingilin litiligis enn strand í keyrtvald
takk fyri harra formaður ja hetta er eisini eitt uppskot um um broyting íløgtingslógimm samband við skipan av føroya kæristovuni og her er eisini ein samd rættarnevnd sum hevur latið álit inn løgmaður hevur lagt málið fram fimtta februar og eftir fyrstu viðgerð seytjanda februar er tað beint rættarnevndini nevndin viðgjørdi málið á fundi trýogtjúgunda februar og í samband við skipanin av føroya kæristovuni til sjálvstøðan og óheftan myndugleika verða ellivu kærunevndir og aðrar nevndir tiknar av yvir á tíðarskeið skeið upp á tvey ár sambært løgtingslógini so verða kærnevndin í lendismálin vinnukænevndin og skuldanarumskipanarnevndin tiknar av fyrsta juli ítjúgu tveyogtjúgu hetta uppskotið ger broytingar í teimum lógunum sum hesar tríggjar nevndirnar fevna um og endamáli er at flyta tær heimildir sum hesar kærnevndir hava í dag til kæristovnin og ein samd nevnd tekur eisini undir við hesum uppskotinum og mæli løgtinginum til at samtykkja uppskotið hetta er eitti eitti ein broyting ílógini við føroya kæristovni sum er sambært teimumteimumbroytingunum sum mann viðtók í tjúgu einogtjúgu í løgtingsmáli nummar sjey har sum mann ásetti og miðsavnaði føroya kæristovn so er hetta so broytingar í teimum løgtingslógunum sum hava við tær ymsu kærnevndirnar at gera har mann flytur heimildirnar sum tær ymsu kærnevndirnar hava til føroya kæristovn sum er ein miðsavnan av teimum nevndunum takk fyriharrar formaður ja
tak fyri tað er tað er heldur nógv prát í í tingsalinum men vit fara so siga tað er ikki nakar annar sum hevur biðið um orðið so er orðaskiftið endað og vit fara at atkvøða í hesum málinum og tað er ein samdnevnd lagt álit fram vit atkvøða núja vit eru liðug at atkvøða málið er einmælt samtykt til sjeyogtjúgu atkvøður fyri eingin ímóti eingin er blonkt hetta málið er sostatt samtykt og fær soleiðis samtykt til triðju viðgerð so fara vit til fyrstu viðgerðir og tað er fýra fyrstu viðgerð á skránni í dag og tann fyrsta er av løgtingsmáli nummar fimmogtrýss tað er uppskot til eykahjáttanar løgtingslóg fyri februar tvey túsund og tveyogtjúgu vit skulu hava framsøgmenn fyri fólkaflokkinum er tað jákud mikkelsen fyri javnaðarflokkin eykun samuelsen fyri sambandsflokkin ja har er ikki nakar komin uppá so er tað tjóðveldið er er tað beintaløgið og fyri miðflokkin billjustinussen fyri framsókn ruttvang og fyri sambandsflokkin er tað erhard joensen fyrst fær jákup mikkelsen orðið gerso væl
takk fyri harra formaður hetta er eitt uppskot frá beinti løgu jacobsen um at játta fimmhundrað túsund krónur til kontuna vegir og havnir og sum hon skrivar í viðmerkingunum so er hetta í samband við eit ferðafólkatalið um kalsoyarfjørð er øktnógv seinastu árini og at áðrenn koronufarsóttirin var ein veruleiki so ferðast yvir níggjuogtrýss túsund fólk á hesi farleiðini og at tað her uppstæði ein trupulleiki á syðradali har ið fólk eru komin í góðar tíð kanska til ferguna og tað er veðrið ikki verið til vildar so hevur tað ikki verið møguleiki og er ikki møguleiki at finna lívd og tí skjýtir beintá løgu jakobssen upp at seta in hálvam av til at seta upp skílu ella býrúm til ferðafólk á ferjulegini í syðradali mær vitandi er hevur tað almenna eitt eitt eitt lítið hús á krambataka og so niðri á farstøðin her í havnin annars eru ikki fleiri møguleikar runt um í landinum og tað sum eg hugsi er at at sjálvandi er tað ikki nøktandi at ferðafólk ella nú kanska hugsa mal mest um útlendingar tá ið tað er man sigur ferðafólk men tað eru eisini føroyingar og og kanska enntá eisini fólk í oynni sum kundu hava gleði av at kunna fara inn í eitt hús sjálvur haldi eg ikki at tað er serliga ambitiøst tá ið beinta løgið tosar um eitt eitt skíli og tí vildi hildið tað at visse grundarlagið av av eru níggjuogtrýss túsund fólk og kanska fær blívur munandi meiri sum frá líður so átti tað at verið kanska ein møguleiki hjá privatum at sæð møguleikan í at gjørt ein íløga í í eini eina resektión ella ella har ið mann kundi servriserað fólki har tey kundu koma inn og fingið okkurt at drekka okkurt at eta meðan teir bíðaðu og tí hevði eg hildið at attað kanska var íøllum førum nakað sum onkur kanska kundi lofta vissu vit fara og játta fimm hundrað túsund krónur eg veit ikki tað verður tað skílið kemur nokk ikki at standa leingi altso tað tað er visi mann skal gera nakað so eigur mann at gera tað ordiligt men spurningurn er so um vit ikki áttu at tikið og diskuterað um tað so er eigur at verða galdandi allastaðni har sum fergrur sigla og at at tað bleiv tann tørvurin bleiv nøktaður men í tí stutta o tað stuttat langa er at hetta uppskotið nemið við ein trupulleika sum sum er veruligir og sum vit eiga so ella so at finna loysn fyri men spurningur er um vit ikki áttu atfingið eina eina betri loysn eina fína loysn eina loysn sum ikki bara kundi gjørt tað at fólk standa turr ella kunnu kroka men at tey kundu virkla at fáa nakað burturúr við at fara inn og fáa eina tænastu sum so obsjisor hann hevi hjartaliga vælkomin tá ið hetta málið fár í fíggjarnevndina at hækka upphæddina men eg var ein borgarafundu í mikladali fyriherfyri og har varð víst á t tað er tørvur á tí eisini til fólk sum
búgvar og ikki minst eisini til dømis skúlaflokkar kemur skúlaflokkur
fyri norður eftir ein túr og so skuldu tey bíða eftir camb og tá er tørvur á a tey sleppa inn onkrustaðnar so eg vóni at jaknd mikkelsen sum er í fíggjarnevndini ferð at vísandum vælvild og um ikki annað so kann hann hækka játtanina um hann heldur at hetta her í so við sjei tí attað fór eisini at í ferglevan kom sum kostaði trettan milliónir ella kanska it sindur meir so hevði jakop mikkelsen eina ógvuliga týðandi leiklut í tí játtanini sum bleiv so í mun til at vit fingu eina fína góða ferglevið tá sum eg eri øgiliga stoltur av at hava havt ein týðandi leiklut í so er eitt eitt stað har fólk kunnu fara inn í ein ógvuliga lítil og tað eiga at sjálvan at finna loysn her so ella so eg helli mest til kanska eina privata loysn takk fyrija jørgunniclasen harra formaður sum tað bleiv nevnt so er tað ikki landi
sum setir upp sløkt við so toksomarið
sandi í skúvoy í sørvági í mykinesi í svínoy í hvannasundi í fugloy og so víðari og tað sum mann tosar um her er eitt skýli sum beintalógin jakobsen sigur at tað er lúvd náðtjóð hundrað bólum skal seta upp men altso lúvd var nøkulinta tað fimm hundrað túsund fær mann ikki nógv fyri altso hví vilja vit ikki hava pengar frá sum fólkunum hví ikki opna eina kafe sum privat reka og bjóða fólki inn og bjóða teimum vørur og tænastur so tey kunnu tjena pøtið eru tey so nógv fólk sum tað verður sagt her í mykinesi eru tvær kafeir um veturin á kaiini í sørvági eru tvær tær eru allar privatar har er nokk aløgd og ból og kvavað í dag eg vil ikki síggja hví ið privat ikki kunnu sleppa at gera tað her hvat sigur tú tú sær tá nei eg eri glaður yvir at jørgen eisini er samdur við tankarni hjá mær um at tað er kanska fyrst og fremst tann privati goyrin sum skuldi sæð møguleikan í hesum her
eg vil siga at tað er ikki nógvastaðni í føroyum har mann fær eina
eina slíka gávu at at níggjuogtrýss túsund fólk og kanska í í komandi tíðin verður tað hundrað túsund fólk um árið sum koma verða sild til dyrnar og og og og bæði til og og til tá ið mann kemur til oynna og tá i mann fer avstað aftur tað har er virkuliga nakrar møguleikar og kanska beint t lovi kundi umhugsað sjálva gjørt eina íløgu í eina sovorna kafe tá eg nú einaferð er aftur hagani eisini takk fyrihara formaðurja takk so er tað eykun samuelsen sum fær orðið ger sovæl ja takk fyri harra formaður ja hetta her uppskotið til eykajáttaninar røktingslóg snýr seg um at játta ein hálvan millión til til at fáa sett upp eitt skýli ella eitt býirúm í í íad
palsoynni so at
ferðafólk kunnu finna sær lívd onkrastaðni verður sagt her men men tað sum líka sum er grundgevingin fyri hesum her tað er eitt her við at at tað er so høgt ferðafólkatal í kalsoynni tað er heilt uppi á níggju trýss túsund áðrenn áðrenn korona kom og so er tað eisini tey staðbúgvandi fólkini so upp á ein ella annan máta og tey sum í norðoyggjum annars sum brúka sær far farloynastu so á ein ella annan máta so er hetta her ein so er hetta her ein spurningur um at skapa karmar bæði fyri ferðavinnu og fyri teimum sum búgva á staðnum og nú hevur undanfarnir røðar tosað um at her við at mann burdi funnið onkra privata loysn og tað er betur við sær privata gjørdu kafeir ella ella okkum
og líknandi men tað er jú eisini nevnt at mann hevur
almenna hevursovarni hús á krambatanga og og í nólsoy haldi onkur nevndi og á farstøðini eisini so at tað er meira eit ein diskussión um hvussu mann ger hesar karmarnar nóg góðar haldi eg og tá ið mann tosar um at at tað almenna ikki ella strandferðslan ikki eigur at vera partur av hesum her so havi eg skilt at tað hevur verið arbeitt við einari ætlan í nógv ár har bæði strandferðslan sum varar av økinum og og kunningarstovan vissti fara og eilends og vis kalsoy og klaksvíkar kommuna arbeiddu við einum prosjekti í nógv ár har tað skuldi vera ein ein ein eitt sovort bíðihøli við vesi og tað skul vera ein kunningardiskur sum bleiv brúktur og til tá ið ferðafólkini komu og so víðari at tað var ein verkætlan men up á onkran máta so er tann verkætlanin nokk dotti niðurfyri sjálvt um eg skilji at at tað vóru partar sum vórðu intersseraðir í tí so ati at tað er kanska htað er kanska meira eitt eitt uppskot um at skapa karmar fyri ta øktu ferðavinnuna sum er har og tað burdi verið upplagt at mann hevði hevði eitt bíðihøli oman eisini í tí tíðini tá iti nógv ferðafólk at mann so hevði ein kunningardisk og har ólk har har ferðavinnan í oynni og vissi fara og einlends kundu koma við kunning til fólk og og kanska skipað samskipað tingini har frá túrar og so víðari so at at eg dugi ikki at síggja at tað ikki skal vera brúk fyri hesum her nú er hetta uppskotið kanska tann minna loysnin sum verður løgd fram at mann sigur ein hálvan millión tað kanska ikki tann stóra upphæddin men har haldi eg at fær mann málið o ordiliga lýsti fíggjarnevndini so er heldur einki vegin fyri at mann kanska kanska játta meir um te er neyðugt hin loysnin sum eg nevndi við við hesum her bíðirúminum og kunningardisski og sovíðari har skilti eg at tað kostaði kanska kanska út móti tveimum milliónum men kanska visti fara og eilents var við at fíggja tað og kanska aðrir partar eisini so tað virkar fyri mær eitt sindur sum tað snýr seg um hvør hevur stafettina í hesum her um tað skal vera landsverk ella ikki tí at at økið sjálvt á kaiini tað er nokk landsverk sum varar av tí øh og síðani havi eg eisini hoyrt okkurt um at at tað var ikki kanska pengarnir sum vóru problemi í at fáa hetta gjørt hava kanska meira hvør skuldi reka eitt tílíkt stað og har havi eg eisini skilt at at klaksíkar kommuna og eisini visut kalsoy vóru áhugaðir í at standa fyri rakstrinum av ein einari sovorðnari støð tí at sjálvandi tað ringasta er vissi mann plaserar okkurt og eingin tekur sær av tí so veit mann at so kann tað skjótt farast og so stendur tað kanska meira til fortreð enn til nakað annað við tíðini vist ta ikki verður rikið ordiligt og sum sagt so er tað sjálvandi eisini tey sum búgva á staðnum og skúlaflokkar og onnur sum bíða so eg haldi ikki at mann kann siga at að ikki er tørvur á hesum á hesum her at fáa betri karmar fyri fyri bæði øll ferðandi har á staðnum og upplandi ella mann kann siga tørvurin er enn ov størri av tí at hetta er eit ferða vinna mál so at eg dugi ikki ats síggja at mann ikki kann vera positivur yvir fyri hesum uppskotinum og taka líkasum og siga at setir mann nakrar pengar av sum eru oyramerktar til hettar so kann tað uttan iva viðvirka til at tar fer at henda nakað og tann sum so hevur bóltin pengar sum pengarnir eru játtaðar til kundi so tikið hesa ætlanina uppaftur og fingið hesar áhugaðu partarnir ferðavinnuna og klaksvíkar kommunu og so landiðsjálvt kanska a farið saman um mann kundi eisini fekk manda upp at standa so kundi mann sjálvandi eisini taðr tosað um kafeir og koskir ella hvat tað er tað kundi so verið bjóðað út til onkra lokalan vist tað var tað eg líkasum at fáa byrjaðina á hetta málið so so skilji eg tað at tað er tað sum er er problemið tað er hvør skal taka bóltin og hvør skal líkasum fáa hesa verkætlanina upp á sandi og tí haldi eg at mann skal síggja positivt upp á hetta her uppskotið og viðgera tað við vælvild og fáa tað kanska lýst nærri í fíggjarnevndini og tað fara vit so í javnaðarflokkinum at gera takk fyri harra formaður akfyri beintalovi eina viðmerking maður ja tað r púra rætt sum eygum samelsen sigur at mann kundi tikið klaksíkar kommunu ov við se fara á einlands inn yvir hetta her eisini um svar sum eg skilji eri tey hampiligani positiv nú var jakum mikkelsen tingmaður í norðuroygni fhjá fólkaflokkinumog tosa um at hann helt ikki at mann skuldi gera hetta manskuldi lata tað yvir til privat men tað vísir kanska atjógun mikkelsen kanska ikki eru so ofta í kalsoynni tí har eru faktiskt fólk privat fólk sum selja ymiskt á kaiini og hetta hevi so kanska bara bøttum møguleikarnir hjá teimum um so var at landið eisini vildi hjálpa og hjálpa til við at byggja eitt býirúm men eg takki hanar fyri positivu orðini frá eygum samuelsen takk

að sumeg h atvisti mann fær skaptskapt líkinda karmar á hasum staðnum so er tað heilt vist at at fleiri onnur kunnu vera við eisini so at tað pjøvist ikki at vera tað at eg veit ikki heldur um tað privata bara kann fara á ta økið sum sum landið varar av visti mann tekur kaiina og tað økið rundanum har so er tað landið sum varar av tí og tí haldi at mann ið hvørnfalt landið má hava bóltin og fáa hetta her
fáa eftir hesa verkætlaninra upp á sanda so kunnu
onnur verða við bæði við fígging og eisini kanska at brúka hølini og onnur ting takk fyri harra farnar takk fyri takk fyri hra formaður ja uppskotin snýr seg um at játta fimm hundrað túsund krónur til eina komi støð ella eitt hús á ferjuliðini á talsoynni hareg
verði vaksandi ferðavinnan vaksandi ferðafólk
lasikatal og har er so ongastaðni at fara tá ið mann tá i mann skal standa og bíða eftir samn mene eg eri eitt sindur har t hví hví hví hevur ikki onkur hví hevur onkur kunna sett ein bygning upp og og havt eitt vinnuligt virksemi í honum eg eri ikki sikkur í at tað skal vera tað alvenna sum skal skipa fyri øllum tá tað snýr seg um ferðafólk avinnunatað er
a so nógv at tað privata virksemið kann
kann florera hin vegin so jú tá ið níggju trýss túsund fólk skulu skulu tila og frá eini oyggj so er tað øgiliga uttan handa ikki at hava eitt hús at farin í og tað er tí hetta her uppskotið er lagt fram tað bleiv nevnt av undanfarna røðara at tað vóru at tað hava verið samráðingar í millum partar millum annað klasska kommunu og og viðsittukalsoy og og vistvut fór á einlands um at gera eitt ella annað á ferjuliðuni á á á kalsoynni men av ein ella aðrari orsøk er er einki komið burturúr og tað er kanska tað er kanska tí at raksturin av einum sovorðnum av einum sovorðnari farstøð hann er tann vtann sum er tann tyngri parturin í longdini er kanska tann tað er tann bíligari parturin í hesum førinum tað er íløgan og tann tyngri parturin tað verður raksturin eg kundi hugsað mær at at uppskotsetarin tá ið hon kemur upp at greiða frá kanska nemur eitt sindur við tann partin hvør tað er sum skal reka tað framyvir eg eri ikki avvísandi fyri at tá ið at tað kanska er skilagott at at gera eitt ella annað men so haldi eg tað skuldi verið í ímillum fleiri partar ikki bara at landið skal gera tað men at tað var kommunan sum var við í tí og at mann hvussu fekk eina greiða fatan av hvør tað var ið skuldi reka tað og hvat ið tað kom at krevja á kostnaði eg meini at wisifaróeilans hevur skipanir hvar ið mann kann søkja pengar úr til til ferðavinnuátøk úti um kring í á útoyggjunum eg veit ikki um at tar eitt av teimum átøkunum sum kanska hevði kunnað søkt stuðul frá við sæt tveir og eilands men tað kundi mann so skjátv funnið útav men tá tað kemur so í fíggjarnevndina og koma sikkurt at innkallað bæði vstfareinlands og so kanska við sitt kalsoy eisini soleiðis at mann fær eina fatan av hvat ið tørvurin er og ikki minst hvør ið tað er sum i skal standa fyri hesum og og reka tað framyvir um so er at hetta verður bygt og kanska eisini hvat ið hvat ið mann ynskir at fáa bygt og hvat ið eitt sovorðniðt prosjekt vildi kosta tí fimm hundrað túsund krónur tað tað fær mann bara eitt skýli fyri tað fer mann ikki ein ein bygning fyri sum mann eina farstøð so at siga sum tað er kanska tað sum beint í løgi jakobsen leggur upp til at tað er ein farstøð ella ella mmann má so hava vesifasilitetir og annað inni á á eini í einum sovorðnum húsi so tað skal eg væl hava eina vissastødd og ikki bara vera ein skúrur takk fyri harra formaður ja so fær eg beint at lovi eina viðmerking gersovælja takk fyri nú veit ikkiorlga formaður í fíggjarnevndini ne segði hann hvørki um hann fór at taka undir við hesum ella ikki men eg hugsaði formaður í fíggjarnevndini hann er suðuroyingur hann brúkar krambatanga fleiri ferð um vikuna har stendur ein farstøl sum landið og bygt nú brúki eg sjálv javnan krambatanga ið brúki sjálv javnan kalsoyarleiðina og á kalsoynni er so einki men tað er eisini á landshavn so dugi giki at skilja hvør munurin er á at tú kanst byggja einbygning á krambatanga men tú kanst ikki byggja ein einari landshavna á kalsoynni og sjálvandi verur ikki ein risastórur bygningur tí tað er so avmarkað pláss á kalsoynni men tað er avgjørt tørvur altso lat meg siga so kalsoyingar og fólk sum ferðast um kalskalsoyarfjørð hava líka stóran tørv á hesum sum suðuroyingar og fólk sum fara um suðuroyoy á fjør so eg vóni at formaðurin í fíggjarnevndini dugir at síggja at kalsoyingar hava líkastóran tørv á hesum sum suðuroyingar hava og at hann tí fer at vísa tí væl vild takk fyri joensenja takk fyri harra formaður ja tað kann gott vera at at formaðurin í fíggjarnevndini verður

at hann sigur at ja sjálvandi skulu kalsingar hava somu somuumstøður sum suðuroyingar tá tað snýr seg um farstøð men eg kundi hugsað mær at vitað eitt sindur meir um og og sæð hvussu mondiniskal hvussu mann skal reka prosjektir og og og og í hvussu so er so verða hesar fimm hundrað túsund krónrar sum sum verða lagdar upp til her tað er í hvussu so er for lítið til at at at gera nakað sum líkist einari farstøð visti mann skal nevna tað at nevna tað eina farstøð tí í havnini fær mann ikki ein gang ein kjall fyri fimm hundrað túsund mann fær kanska eitt hálvt grundstykki fyri fimmhundrað túsund takk fyri harrar formaður fyri næsta røðari er beintá gigersuvæl

ja takk fyriharra formaður eg skilji á røðuni á aftaná røðuna hjá fíggjarnevndna formannm so skuldi eg kanska hav spyrja um hálvtrýss milliónir tí so hevi als einki trupulleiki at verið men hann er vælkomin at hækka upphæddina men sum sagt heftir eitt uppskot um um eykajáttan á fimm hundrað túsund krónur til at byggja eitt býirúm ella skýli á ferðulegni á syðradali ferðafótalið um kalsoyarfjørð tð er nógv økt tey seinastu árini og í nítjan áðrenn koronufarsóttina tað vóru oman fyri níggjuogtrýss túsund ferðafólk á farleiðini og nógv av teimum tey eru í øgiligan góðari tíð aftur á syðradali fyri at sleppa um borð á sam tey jú avmarkað við hvusu nógv ferðafólk samtekur sum nnð sam sum annars eyeit deiliskip men hesi her ferðafólkini tey hava so einki skíli ella býurúm at fara inn í tá ið tey bíða og er tað so illveður ella regn ella kavi so mugu ferðafólk antin finna sær lív á onkrum neysti ella aðrastaðnar ella mugu tey bara standa úti øog tí
skjýtur undirhitað upp at seta hálvar milliónir krónur av
kum at seta upp á skýloy ella býðirúm til ferðafólk á ferjuleguni á syðradali og so kann eg leggja afturat at eg var ein borgarafund í mikladali fyri eg veitk í eini tveimum trimum viku síðani har hetta nemligani eisini kom upp at venda at tey vístu at tað var tørvur á at fáa eitt slíkt bíðirúm og og tað ja tað hevur veri arbeitt við einum slíkum uppskoti men tað tykist ikki at tað uppskotið hevur verið vunnið frama nú varð formaðurin í fíggjarnevndini onnur hava víst á at henda upphæddin er ov lítil men tá varð sagt at tann upphæddin var ov stór eg haldi hon var eina millión øso tað tykist ikki sum um at tað er tanni stóri viljin heldur ikki millum norðoya tingfólk at fáa hettog tí vóni eg at hendan her upphæddin í øllum førum kann vera ein byrjan til at tað kemur mannsigur ferð á málið og sum eg skilji nú er sjávandi korona ávirka ferðaferðafólkatalið rættiligani nógv men sum eg skilji so væntar ferðavinnan eitt munandi økt ferðatal í ár og tí verur veruligani tørvur á hesum og tí haldi at hetta skal gerast nú so vit megna at lofta tí og sum sagt hetta snýr sig sealtso ferðafólk eru eisini føroyingar og eg veit at tað eru rættiliga nógvir skúlaflokkar sum fara norðureftir og altso í kalsoynna og tay sjálvandi eru góðar tíð aftur á syðradali fyri at sleppa við og er veðri gott so eg fínastasað men eg keðiligt veður so hava tey ongastaðni at kroka og tað haldi eg rættiligani keðiligt eg veit tavaa held ikki um eg ordligana haldi at vit kundnu bjóða børnunum tað at tey ikki kunu fa inn á króka onkurstaðnar so eg vóni at eisini samgongufólk fara at taka positivt ímóti hesum og eg sat og hugti nú fyrrapartin eftir hagtølunum hjá strandferðsluni yvir ferðafólkatalið á kalsoynni í tvey túsund og fjúrtan tá vóru áttaogtretivu túsund og trý hundrað ferðafólk við fánhasís loyvi geva hagtja t í tvey túsund og fjúrtan vóru áttaogtretivu túsund og trý hundrað ferðafólk um kalsoyar fjør men í tvey túsund og nítjan tá var ferðafólkatalið níggjuogtrýss túsund og eitt hundrað so tað er vaksið rættiligani nógv so tað haldi eg vísir at tað er ómetaligani stórur tørvur á hesum og so kann eg kanska undrast á at at framsøgumaðurin hjá fólkaflokkinumhoni at hann er øgiliga skjótur til dømis at eg veit ik svínoyar ella havnin svínoy evr fingið eg veit sku einir átta tíggju miliónir í unnu tømum tað ómetaliga væl at hann so samstundis ikki við t unna eina hálva millión til eitt býirrúm á kalsoynni tað skilji eg heldur ikki og framsøgumaðui hjá fólkaflokkinum róðu fram undir at hann helt at tað var privat fólk sum átti at reka tat mann skuldi finna eina privata loysn og hava virksemi á havmalagnum har men tað vísir bara tað at kanska at tingmenni hjá fólkaflokkinum teir eru ongantíð í kalsoynni tí at høv tey verið har so høvdu tey sæð at har er møguleiki at keypa ymiskt á kaiini á syðradali og so verðu eisini tosað um vesifasilitetir og tað eru faktiskt faktiskar kommuna sum hevur sett vesifasilitetir upp har sum eina fyribils loysn tí at tað tykist ikki sum um at at umboðini í norðoyggjum í løgtinginum hava hug til at gera nakað fyri at bøtra um viðurskiftini har men sum sagt hetta uppskot fer í fíggjarlevdina nú og eg vóni at tað har fer at fáa eina positiga viðgerð og nú bleiv eg nok so bjárkygd at eg hoyrdi formannin í fíggjarnevndini so eg vóni at hann fer at taka unirviðhesim málini her takk fyri ja so fær kristin mikkelsen ein vimerinarar formaður hatta er eitt skilagott uppskot sum skal blíva viðgjørt væl í fíggjarnevndini nú nevndi forkvinnan uppskotstillan á uppskotsstillaran um millum annað krambadagga kanska tað kann koma at fáa glaða krambadagga tí hann er stámgdur tá ið smyrili ser fast og tað kann loysist tá sleppr mann ikki inn tá standa tey úti í øllum veðri so kanska tað kann koma at og so er tað at nú hava so suðuroyingarar tað er soleðis kanska við eittamálið at gera men eitt tjóðleikara hú skal byggjast har tórsavnar kommuna avgjørt at nú skal fartíðin rívast niður og nú stendur so standast o suðuroyingar við ongari farti so at kanska okur fáa eina góða part í hvussu er úti í kalsoynni og men tað skal fáaeina góða viðger í fíggjarnevndini takk fyri ja takk fyri harra formaður takk fyri kristin mikkelsen fyri poitiv við orðini og sum kristin mikkelsen kanska oksi veit so so eri eg av og á ella javnan í suðuroynni so eg skal nokk vera øgiliga positivt bæði um farstøðina á krambatangeia er komin á stongd
sariger har viðhvørt sjálv og vón sá eisini at crisimikkasen

hvøssu pláss ella til dømis skúlanæmingar og
og onnur skulu standa har í í langa tíð bláv tíggjuvát altso tað gevur onga meining so hatta eigur mann at fáa gjørt beinanvegintað taki e undir við takk fyrija takk fyri johanes joensen takk fyri posta ið viðmerkingina ja eg eri púra samd at tað ber ikki til at skúlaflokkar og onnur skulu standa í illveðri úti og hether við eina privatari loysn altso hetta forðar
hra ikki fyri eina privataloyst er at
eg trúgvi at eitt býðarúm á hendan hátt fer at styrkja møguleikan hjá teimum sum longu eru har og selja ymiskt á kaiini á syðradali at tey kanska fara at fáa upp aftur fleiri viðskiftafólk av hesum her so hetta eru ikki nøkur forðing fyri tí eg trúgvi hinvegin at tað fer at styrkja møguleikan hjá kalsingum at reka inn ymisk virksemi har niðri á kaiini takk fyriso er tað høgni hoydal sum fær eina viðmerkinja harra formaður eg haldi um eitta løgi hevur grundgevið serstakliga væl fyri hesum uppskotinum sum er ógvuliga ítøkiligt ikki ein stóra upphædd sum kann geras stóran mun fyri fyri kalsoynna sum heild og tey sum vilja ferðast har so er at tey sum ikki eru í bili vit gloymi ofta tað at hevr tú iki bil í føroyum so eru tað so ein avbjóðing hjá nógvum sum vilja ferðast og uppliva ákalsoynna pluss tey sum búgva har og ikki hava bil so eg haldi allar tær grundgevngarnar eru fullkomiliga í lagi
og hvat fólkaflokkurin
tar íu fólkaflokkini í s málinum tað skilji eg sett ikki sum eitt løvuð sigur visu nakað val gera privata loysni a tað kunnu tey væl gera og tað hetta her forðar hjá nakranhátt fyri tí og tað er ógvuliga appíri við sum mann nú vil ganga ímótist á uppskotunum við teimum grundgevin sum fólkaflokkurin fóru fram og eg vóna ikki at restan av samgonguni eru er á somu leiði eg takk fyri ja júst so tað er rætar at ein píri tig upphæddin her er ikki øgilig hann er stór og undanførstan hjá fókaflekingumg veru at tú fært ikki so nógv fyri eina hálva millión men hinmegin æin eru hjartaligan vælkomin at hækka upphæddina í í fíggjarnevni tað skal eg í øllum eru nokt
taka undir við tí sama málið kemur aftur í løgtingi og sum sagt at
hetta her forðar als ikki nøkrum privatum virksemi hinvegin haldi eg at tað fer at styrkja um privata virksemið tí tað er kanska eisini avmarkað hvussu nógv fólk í kalsoynni kunnu byggja eitt ella annað fyri eina tvær milliónir so at eg trúgvi ati tað kann tað haldi eg tað kann mann sigur styrkja heldur upp undir ta fyritagssemið sum er har beint takk fyrijatakk so er tað billjustinussen sum er næsti røðari gersovæltakk fyri hara formaður eg haldi at hetta uppskotið hjá beintí løgu jacobseni roysir nakrar spurningar vit hava haldi eg í førm

vit lóggeva øgiliga trupult við at fyrihalda okkum til generellar loysnir og at áseta hvørjar skyldur í ymsu stovnarnir hava er tað so at strandferðslan hevur nakra álagda skyldu at hava slík skílur kring landið so so eigur mann at fyrihalda seg til tað er tað so at mann ynskir at strandferslan skal hava slíka álagda skyldu so eigur mann at fyrihalda seg til tað og so er tað ikki bara kalsoyarleiðin so er tað eisini fugloyggin og svínoyggin nólsoyggin allastaðni har sum skip hjá
framferðsluni koma og fara og tí haldi eg at uppskotið er áhugavert tí tað tað reisir nevniliga tann spurningin
skuldi tað hent at løgtingið samtykti hettar so gjørdu vit bara tað sum vit so ofta fyrr hava gjørt tað var at vit tóku eina loysn á einum stað uttan at fyrihalda okkum til teir generellu spurningarnar tað hava vit so mangan gjørt altso vit hava burturúr øllum økjum valt til dømis sandoynna út at fáa eina ítróttarhøll frá tí almenna vit hava valt suðuroynna út til at fáa játtan til eitt mentanarhús burtur úr øllum øðrum mentanarhúsum og at játta pengar til ein svimjihyl í suðuroynni burtur úr øllum øðrum svimjihyni sum verða gjørdir uttan at vit fyrihalda okkum til generella loysnir o tað haldi eg vit eiga at gera nakað við sum løgting tí at annars koma vit aldrin burturúr akkurát hesum sum vit diskutera nú at vit taka einstøk øki burturúr at ein einstakur tinglimur hevur upplagað at her er galið og tað er tað og reisir so akkurát spurningin viðvíkjandi hesum økinum meðan mann yvirhøvur ikki viðgerð um strandferðslan hevur skyldu til at hava slík rúm kring landið har sum fólk koma og fara og millum annað nevndi upsksetarin til dømis skúlaflokkar sum kunnu koma fortíðliga og standa úti í regni og vindi og bíða og fáa karm og sovíðari og so ikki minst ferðafólk vit royna atvit uppbygja okkum sum ferðafólkaland og tað kann geva eitt ógvuliga keðiligt úttrykk og inntrykk at ferðafólk fáa eitt negativt upplivilsi ein ein ringan dag í føroyum og standa og bíða so eg haldi at hesin spurningurin er ógvuliga viðkomandi og hann eiga vit eisini at taka upp í sambandi viðgerðina í fíggjarnevndini hvar vit eg haldi vit eiga at viðgera um hetta skuldi verið ein meiri generell áseting hjá strandferðsluni at tikið sær

tað er í nøkrum førum nú nevndi kristin mikkelsen at mann hevur mann hevur eitt ja eg las í fyrstun eitt eitt biðirúm eg hugsaði at tað var nú spell at beint a løgu skuldi yvirhála miðflokkin at fara at innføra biðirúm í føroyum tí at tað er jú vanligt aðrastaðni at mann hevur biðirúm men eyguni er farin at bila og tá ið orðaskifti byrjaði so upplajaði at eg hevði skilt misskilt uppskot eg havi verið ymsastaðni runt við um heiminum bæði á flogvøllinum í dubay og ný york og aðrastaðni har hava tey slík biðinrúm og tað kann gott vera at onkur eisini hevði kunnað funnið upp á at brúkt eitt sovort skýli til eitt biðjirúum tað skal eg ikki siga men slík bíðarúm haldi eg eru tað er ein rætt avgjørt ein ein rættur tanki og eitt rættindiativ og og í einum landi sum føroyum ja atso nú hava vit havt nú havt havt í januar í februarmánaðir hvar ið eg veit ikjum tað hava verið tveir turrir dagar hvar tað regnar pissar niður tað er stormur og regnur vindur og kavi og sovíðari tað er øgiliga gott at hava okkurt skýli onkustaðni um tað ikki veriðr líka stórt sum bláaskýli í klaksvík sum uppskotsetarin nevndur tað trúgvi eg ikki er neyðugt og eg havi eisini ofta veriðí fótbóltsdystir í klaksvík hvar mann fær karm sjálvt um hann er inni í skýlinum ksu sm ana upp á hvør ættin er men tað skal helst vera ei so migi gott skýli at mann sleppur undan at fáa hesarr karmarnar og tí tí eri eg bestemt ikki avvísandi fyri hesum her uppskotinum hjá beintí løgi eg haldi at vit eiga meira at viðgera tann genrella spurningin og so eisini tað sum kemur afturat sovorðð skýli eitt sovorðt høli skal allarhelst hava eitt vesi og vask bæði til kvinnur og menn og so krevsta jú eisini reinger tað vil siga tað fylgir ein rakstur við og eri veðsinnaði til at etablera slík støð sum sum til dømis strandferðslan tekur sær av ella skal tað bjóðast út og at tað fylgir ein rakstur við og eg haldi at vit sum ferðafólkaland hvar ið vit hvar vit meiri meir bjóða okkum fram hvar ið útoyggjarnar eru mamn siga tey tey ordiliga populeru støðini har er hetta eitt most so ella so eingin ivi um tað so p á nógvar mátar er hetta eitt eitt sera skilagott uppskot og hetta talið upp á níggjuogtrýss túsund ferðafólk tað fer allarhelst at økjast sum tíðin líður

føroyar blíva bara meir meir populerkt og ikikki minst nú tá ið ið james bond liggur grivin norðeg í onkustaðni har norði eisini so verður tað upp aftur fleiri sum fara hava hug til at vitja hansara gravstað tá ið ið tað e komu so mikið langt so harra formaður eg haldi hetta er eitt eg vil siga eitt eitt kreativt og spennandi uppskot og tað fer at fáa eina sera góða viðgerð í fíggjarnevndini ivist onga løtu í takk mikkelsen eina vimerkingtakki ha formaður sum sagt eg eri púra samdur hetta er eitt skilagott uppskot og tað er møguligt sum biljistinusa sigur at tað eru aðrar oyggjar men tað er ikki nógv oyggjar nú var í strandfersla siglutil so tað er møguligt man kann loysa tað við húsum men so hevði billjustinussen vísti hann á nøgvur dømir at at hetta kundi kundi gunsu gapanæ tað hann eg nevndi tað var bara í suðuroyginum at

ítróthøllasamtikt og hann nevndi salt og hann efti svimjihyl í vági men eg kundi lat so nógv her at fótbóltshøllu í havn og her skal blíva ein flott mentanarhúsið og fuglafjørðu rúr fangan men tað er nógvar bygdir í føroyum sum hevði ynskt sær ein fjøruti eisini hann kostar nógvar pengar so at at eg veit ikki um hvat ið billjustinussen heldur

so er ta billjustinusen takk fyri harra formaður ja tað er rætt sum kristi mikkelsen sigur eg vil siga tað

loysnir heldur enn serstakar loysnir takk fyri javið gersovælja takk fyri harra formaður meðan hon tosar biljustinusen hann hevði lisið uppskotið sum eitt biðirúm men eg vil siga røðan hjá biljustinusen at eg veit kum hon kundi vera eitt sindur fremst viski eg kann vera í tí orðalagnum tí at biljustinusen heldur ikkiat man kaldi tosa um singolæra lóggávu og fara í ávís økir og og velja men sum kristi mikkesen eisini førdur fram tað er ein fjørur veð ur runavík tað er sma siga t einstøkt mál tí at innkoyringr verður í havn sum r eit einstøkt mál vit hava eina farstøgu av krambatanga vit hava eina farstøðu her í havnini so tað tað er politiska skipanin sum alla tíðina tekur einstøkumál upp og eg púra samdur biljustinusen at mann kanska eigur at hyggja meira eftir at hava eina heildarætlan men hetta her núh verið bíðað so leingi eftir einum býirúmi ella einum skýli á kalsoynni og eg haldi at stundir nú er komin og sum sagt upphæddin er ikki so stór og biljusinussen er hjartaliga vælkomin til at hækka ta upphæddina eisini tá ið málið kemur í samgonguna so eg vóni at biljiustinussen fer at taka undirvi hesumja so er tað billjusinusen ja eg haldi tað er at víðka tað nokk so nógv at siga tað at
tað atkomu vegir til almenna tunlar
ar eru synguligar lóggáva tí at altso bilarnir ja júst tað tað tað er tað er nemliga tað sum er tankin a at er tað so at mann sigur at har sum strandferðslan sum er ein almenn ferðsluakr kemur at at at mann sigur at fasilitetirnir skulu vera so so tað skuldu líka ávíst krøv so haldi eg at tað er tað man eigur at viðgera og eg haldi tað er rætt at viðgera tað tí at tað tað liggur líkasum bara onkustaðni og flýtur óavgreitt tíeg haldi eg nettugp og tað var tað sum eg bygdi mítt innlegg rundanum at júst tann spurningurin er p á ein ellannan máta ikki ikki serliga nógv viðgjørdur hvussu sverðr politiskt og hetta gevur okkum avgjørt møguleikan til tað takk fyrifær rutvang rði gersuvæltakk fyri

eg havi einaferð verið í kalsoynni uttan bil tað var í fjør tað var ein av bestu døgunum á árinum so eg gav mær ikki far um má eg viðganga at tað ikki var eitt skýli at kroka í í fall veðri ikki var so gott sum tað var havi eg ikki mína dagligu gongd á kalsoynni men eg havi verið nakrar ferðir seinnu árini oftast við bili so í so máta haldi eg hatta her uppskotið um eina eykajáttan frá beinti á beinti løgu er áhugavert at gera vart við nakrar umstøður kring landi sum vit kanska slett ikki gera okkum farið um sum sita her á tingi eg eri fyri so vítt samd við undanfarna røðara bíða justinussen at eg eg haldi kanska hetta er at fara niður í smálutir og eg haldi at tað kemur burdi komið undir eina standard tænastu
at mann hevði onkustaðni at bíða við einar serjulegu
og og hetta uppskotið fekk meg so eisini at hugsa har sum eg ferðist vanliga sjálvandi til l suðuroynna har eru góðar umstøður bæði her í havn í suðuroy nólsoy er eisini eitt eitt gott stað bæði við vesi og við við hasum mann kann bíða og eg veit faktiskt ikki um tað r strandferðslan ella um tað er kommunan sum hevur syrt fyri tí men tað kundu vit so kanna nærri í í nevndini brúggi býarbussin her og her er tað ein sjálvfylgja at tað er eitt buss skíli í fallið veðrið er keðiligt har sum tú kann kroka meðan tú bíðar eftir eftir bussinum so avgjørt haldi eg at tað kemur undir grundleggjandi tænastur í okkara samferðslukervi so er tað eisini hendandi deskussiónin nær er tað altso nær skal mann í løgtingi fyri at atviðgera nøkur ting altso aftur her hugsi eg at hetta uppskotið skjótur upp at mann ger eitt skíli á á syðradali og og tað er serliga viðkomandi har tí tað er serliga nógv ferðafólk og ferðafólkatali er nógv váksi men umstøðurnar eru tær somu í svínoy og fugli har heldur einki skýli har kann eisini vera ótespiligt kanska ikki so nógv hjá ferðafólki ella turistum sum so men men hjá teimum fæstbúgvandi so eg haldi at hetta uppskotið kundi verið eitt hóskandi høvi akkurát sum undanfarni røðari vísti á at onkursvegna fáa tilskila hvat er tað sum vit vænta er basis tænasta hjá strandferðsluni eg havi ikki so nógv annað at leggja afturat tí sum longu er komið fram eg eg eg haldi ateg taki ú prinsippinum undir við uppskotinum haldi kanska at vit skuldu klárað at venta hesum her í fíggjarnevndini so at vit fingu fingu líknandi fingu onkursvegna a tryggja líknandi loysnir kring alt landið harsum tað er tiltrongt takk fyri harra formaður ærrðið ger su vælja takk fyri harra formaður og takk fyri ruttvang fyri hvussu yvir røðuna eg eri eisini samd við ruttvang og biljustinusen o øðrum sum hava ført fram ati at mann eisiniverður noyddur at hava eina um sum at siga eina heildarloysn men tað er sum um at tá ið t mannfer at tosa sovor nógv um sovorðnr ting tað hendir einki altso hetta her er eitt mál sum hevur ómetaliga stóran týdning fyri nógv fólk tað er kanska ikki nógv pristisia í hesum her í løgtinginum tí at hetta er ein lítil upphædd men að hevur ómetaliga stóran týdning tey fyri tey fólkini sum eru í økinum so tí eri eg fegin um at rættiliga nógv av av framsøgufólkum hava verið positiv eg vóni eisini at tey fara at taka undir við tí og ja eg haldi eisini at umsøguraaðrastaðni í til dømis í fugloynni og aðrastaðnir kundu verið betri og tað vóni eg so eisini eg nakað sum løgtingsfólk fara at taka undir við men sum sagt ja hetta erikki eitt stórt mál men hetta r eita ættligani umráðandi mál fyri fólk og tað er kanska akkurát tað sum manglar viðhvørt í løgtinginum at vit eisini tora at fara niður í smálutir tá ið tað kemur til gerandisdagin hjá fólki
so eg vóni at hetta fer at fáa eina posa viðgerð í fíggjarnevndini og at
at samgongufólk eisini fara g ásanna hvussu umráðandi hetta her og at tay fara at taka undir við uppskotinum takk fyriharaformaður ja takk fyri tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið orðaskifti er endað hetta málið hetta málið verður beint í fíggjarnevndina til víðari viðgerð vit koma so til næsta mál á skránni tað er løgtinsmál nummar tveyoghálvfjerðs uppskot til samtyktar um ásetingar fyri seks ál upplýsing í fólkaskúlalógvinnu og vit skulu biðja um framsøgufólk fyri fólkaflokkin beinir johannesen fyri javnaðarflokkinum ningilín ditigsen strøm fyrifyri sambandsflokkin edva jacobsen fyri tjóðvtjóðveldi hervør polsdóttir fyri miðflokkin edvanei orsaka steffan klein poulsen og fyri framsókn er ta bjarni kárason petersen fyrst fær beinir
gersvæl takk fyri harra formaður hetta er eitt uppskot til samtyktar frá ingilinstrømm umáseting fyri seksual í óalaog uppskotið er soleiði s orðið at løgtingið heitir á landsstýrið um at fyrireika og leggja fyri løgtingið uppskot um neyðugar broytingar um seksualuppvýsing í fólkaskúlalógini soleiðis at undirvísingin gerst meiri skipað og tryggjar nøktandi kunning og innliti og øll ig viðurskifti viðvíkja seksual undirvísing og so stendur víðari eisini tað at uppskotið hevur til endamáls at tryggja børnum og ungum nøktandi kunning og innlit í kynslív kynsliga heilsu kenslulív mørk við meira sum hóskar tilstøðið hjá fólkaskúlanæmingum tað er so sær í dag at tað er øliga ymiskt hvussu seksualundirvísing er frá skúlatskúla og frá lærari til lærara og tað er sjálvandi ikki gott nokk attí í fólkaskúlalóguni hon skal eg jú tryggja tað at næmingar fáa ta undirvísing íð eð skal til fyri at fáa nóg góða vitan innan øk
og tað er so nakað sum hann skal tryggja meini eg eisini men spurningurin er so hvussu lógin sigur eitt men so erurtað eisini tað hvussu skal mann um mann metir tað at lærarin ikki nóg væl ílatin til uppgávuna at mann eisini kann leggja fokust á tað seksualundirvísing tað er so eitt summann tosar um her í uppskotinum men eitt annað má eisini nevna tað er tað at undirvískið skal vera meir breið og mann sog her tosar mann í uppskotinum um seksualitet kynsliga sannføring kenslulív og annað og sjálv meti eg tað at undirvísingin ífokaskan skal fyrst ogfremst vera faklig og bygja upp á fakta og tað er eisini so sær í fólkaskúlalógini er tað eisini soleiðis skrivað at at undirvísingar innihaldið skal vera sítt ser skipað atnæmingarnir fáa eina fakliga undirvísing altso at tær tær nema ser fakliga og tað fáa kunna fakliga gevhugsa og fáa tfakligu heildina við í undirvísingini og tí siti eg líkasum spurningin um tað er uppgávan hjá fólkaskúlalærunum at tosa um altso vitosa og viðgerð um kenslulu hjá næmingum er tað uppgávan og hevur fólkaskúlalærintar neyðugu kompetansirnar til tað og ella hugsar mann um í hesum her uppskotinum at tað er kanska onnur ið skulu koma inn at greiða frá tí tað er kanska nakað sum uppskotsetarin kann koma inn á og tá man eisini hugsar um hvar hendanundirvísingin hoyrir heim í dag so er tað jú undirlærugreinum lívfrøði og tað er jú náttúruvísind men tá mann tosar um kenslur og annað so fer mann meira yvir til sosialvísind so e kanst ka eisini áhogvert at vita akkurat um tað er eisini undir lívfrøðimann og hugsar hetta her og sjálvur haldi eg tað atundirvísingin hon skal veraófakligur øhhetta her málið tað fer so í mentanarnevndina og har skal tað fáa eina góða viðgerð mín meting er tann at undirvísingin inn á økin hon kann gott fara betri enn hvat hon er í dag men tað skal altíð vera frá einum fakligum sjónarhorni men vit fáa ímentanarnevndinir hoyringspartar inn so vi ið hava góðar vitan innan økið og sum sum kunnu eisini greiða frá teirra sjónarhornu um hvussu hetta her kann gerast betri og hvat eisini skal til og um ummann metir eisini tað at fólkaskúlanæglærarar eru nóg væl ílatnir til at tosa um kenslur og annað sum hetta uppskotið leggur upp til so men hettaher uppskotið skal fáa e góða viðgerð í mentanarnevdini takk fyri jtakk næsta røða er ingilín didrecsen strøm gersovæltakk fyri frú forkvinna ja eg havi lagt hetta uppskotið fyri løgtingið um at fáa skipað seksualupplýsingina í fólkaskúlalógini og sjálvt uppskotið orðingin í uppskotinum til samtyktar hon ljóðar at løgtingið heildra landsstýrið um at fyrireikja reika og leggja fyri løgtingið uppskot um neyðugar broytingar um seksualupplýsing í fólkaskúlalógini soleiðis at undirvísingin gerst meira skipað og tryggjar nøktandi kunning og innlit í øll viðurskifti ið viðvíkja seksualundirvísing hetta her uppskotið tað hevur til endamáls at tryggja børnum og ungum nøktandi kunning og innlit í kynslív kynsliga heilsu kenslulív mjørk mørk við meira sum hóskar til støði hjá fólkaskúlanæmingunum tey sum í dag hava ábyrgdna av seksualupplýsing í fólkaskúla
skúlanum tað er partvíst fólkaskúlalærarin heilsufrøðingur
tann heilsu fakliga vitanin og leikluturin hjá heilsufrøðingunum sum eg haldi hava tað arbeiðsheitið skúlaheilsufrøðingar tað tekur støði í ástøði og vegleiðingum hjá sunnhursdirilsen og verður nærri lýst í skolisunnhetsarbeiddið hondbok til sunnhetspersonalið og tað er ein vegleiðing frá sunnhetssdyrilsen frá tvey túsund og trettan sambært kunngerð um umflokslærara so hevur flokslærarin ábyrgd av at undirvíst verður í øllum kravdu evnunum sum eru ásett í fólkaskúlalógini har er seksuala upplýsing eitt av teimum umframt at taka hond um trivnaðin hjá tí einstaka næminginum

so so sigur løgtingslógin í um fólkaskúlan hon sigur í grein átta at seksual upplýsing er kravtundirvísingarevni og í stykki tvey er nágreina at landsstýrisfólkið skal ella at landsstýrisfólkið ásetir reglur um undirvísing í skyldu undirvísingini eitt nú í seksual upplýsing

og tí kann tað vera trupult hjá tí einstaka læraranum til at undirvísa í evninum tá viðkomandi einki endamál ella ætlan hevur at fyri at halda seg til summi næmingar og teirra foreldur tey kunnu uppliva undirvísingina sum verandi for nógv av tí góða meðan onnur halda at tað slett ikki verður undirvíst nokk og tað seti læraran í eina ótrúliga keðiliga støðu eini vegleiðandi lesaætlan í seksualupplýsing varð gjørd í tvey túsund og fýra men henda bar sum mær skilt ongantíð á mál harumframt so verður tað eisini víst á at undirvísing í seksualupplýsing fyllir for lítið í læruútbúgvingini á setrinum og at lærarar ikki kenna seg nóg væl stuðlaðar til at undirvísa í evninum kunngerð frá juni tvey túsund og einogtjúgu um útbúgving av fólkaskúlalærarum hon nágreinar ikki at undirvísast skal í seksual upplýsing tað kann møguliga hugsast at seksualupplýsing er partur av tí sum eitur linjugreina lestur men tað er ikki nágreinað ella skjalfest nakrastaðni sambært ritgerð eftir bjørg klemenssen um seksualunirvísing í lívfrøði í fólkaskúlanum so er tað ótrúliga tilvildarligt hvussu seksalundirvísingin er frá skúla til skúla og ymiskt er eisini hvussu næmingarnir taka mótiundirvísingini tí ivasamt er hvussu stór orka er løgt í seksualundirvísing tá tað ikki er ein lærugrein sum enda við einari próvtøku sostatt ber tað ikki til at meta um tað oghvussu hvussu støðan er á tí fakinum hóast fakið er ótrúliga týdningarmikið fyri lívið hjá okkum øllum hendan kanningin avbjørt klemensen hon vísti eisini at einoghálvfjerðs prosent av læraranum hava ikki havt didaktiska undirvísing í seksuellum evnum tað vil siga at tey eru ikki blivin undirvíst í hvussu mann undirvísing hvussu mann undirvísir í seksualupplýsing og eini fimm prosent mettu seg ikki ella bara fimm prosent mettu seg hava teir neyðugu førleikarnar at undirvísa í hesum evnunum sum vit hava staðfest í fólkaskúlalógini skal verða undirvíst í undirvísingin í fólkaskúlanum hon er partvíst snágreinað í lívfrøði námsætlanini har sum næmingar skulu anatomiskt og fysiologiskt læra um kynsgøgnini hjá kvinnum og monnum læra hvussu ein kvinna gerst við barn og um fyribyrgingarhættir eg haldi at seksualundirvísing í dag eigur at fevna breiðari eitt nú so eigur grundleggjandi undirvísing um mørk og samtykki at vera á skrá skjótast gjørligt á tí stigi sum næmingarnir eru á og harumframt so haldi eg at undirvísingin eigur at fevna um evnið sum sm so sum seksualitet kynsliga sannføring kynsliga heilsu kenslulív umfram atburð á eitt nú sosialu miðlunum í dag so hava vit og eisini okkara børn og ung atgongd til eina ovurstóra mongd av vitan á alnótini og tað er eyðsæð at ung eru forvitin um kynslív og seksualitet og tí er tað eisini týdningarmikið at undirvísingin í seksualupplýsing er er ein væl grundað grundsúla undir vitanini um seksualitet hjá børnum og ungum sambært kanning hjá marini í dali lækna um vitan um seksualitet millum ung í føroyum so heldur meira ein helvtin av ungum at teimum manglaði vitan um seksuell evni tá ið tey fyrstu ferð kendu seg klár at royna nakað seksuelt tey ynstu meira vitan um seksuell evni í fólkaskúlanum so kunnu vit eisini nevna at ungdómstingið samtykti herfyri eitt uppskot frá níggjunda b úr skúlanum á giljanesi um kravda seksualundirvísing frá sjenda til níggjunda flokk tað vil siga at ynskið er her hjá nógvum ungum at fáa meira og betur skipaða undirvísing í evnunum vit fara nú eisini skjótt endiliga at viðgera broytingar í revsilógini har neyðtøkuásetingin skal verða samtykktisgrundað kanning hjá almannamálaráðnum vísti í fjør á at meira enn ein triðingur hevur verið fyri harðskapi meðan meira enn fimtihvør hevur verið fyri kynsligum ágangi og tá tað er og tað fevnir bæði um vaksin og um børn og tað hevur stórar avleiðingar fyri lívið hjá teimum seinni í lívinum undirvísing og upplýsing um rættindi mørk og samtykki er ein avgerandi partur í at basa kynsligum og øðrum harðskapi og tí er tað neyðugt at vit hava munangóða undirvísing í fólkaskúlanum í seksualupplýsing í breiðum týdningi og at hendan undirvísingin byrjar tíðliga á einum stigi sum børnini eru á ein tkgrundalóg ger at vit flyta okkum frá at siga at neyðtøka skal umfata harðskap og tvingsil til at samtíkið altíð skal vera til staðar annars er talan um neyðtøku hetta krevur eina hugburðs ella mentanarbroyting og tann mentanarbroytingin er týdningarmikil eisini at hava kjøtfest í seksualupplýsingini í fólkaskúlanum har vit kunnu kunna øll børn í føroyum um mørk og um samtykki sum kann vera grundleggjandi fyri at mann hevur møguleika til at vita hvat er í lagi og ikki er í lagi sum barn og eisini sum vaksin at fáa hesa vitanina í heila tikið so er tað ótrúliga týdningarmikið at vit vit hava ásett í fólkaskúlalógini at seksualupplýsing skal vera ein partur av tí sum vit undirvísa í í fólkaskúlanum men vit

veit ikki óuppmerksom ella hvat mann skal siga til at gera eina skipaða undirvísing í evnunum tí vit hava samtykt her her inni í fólkaskúlalógini at hetta her skal vera nakað sum vit undirvísa í men vit hava ongar greiðar ætlanir ella endamál hvussu vit skulu gera tað og tað er altso neyðugt tí vit hava tað í so gott sum øllum øðrum fakum í øllum øðrum undirvísingarevnum og hetta her er absolutlutt eitt ótrúliga týdningarmikið evni sum vit mugu gera okkum greitt hvat vit ætla við tí undirvísingini sum vit hava í fólkaskúlalógini um seksual upplýsing

ja takk her vóru nakrar viðmerkingar fyrst er tað elsbet mersetis gunlegsdóttur ger so væl ja takk fyri harra formaður tað var nemliga tað tí síðsta sum røðarin var inni á hetta her við at mann skal læra at seta mørk tí øll sleppa inn á telduna og ella inn á netið og og kunnu manso tað vitande vilja hava og tað er nógvur periversitetir mann eisini kann finna har og tí er tað so øgiliga viktigt í dag at mann fær sunna og góða læri har sum mann heilt fráungum av verður lærdir hvat er líkasum hvar markið gongur tí at vit vita tað at tað eru dømi har sum ungar gentur halda at tey skulu standa til modell til man sir nógv for nógv og líkasum hava brúk fyri eina ráðgeving er hetta í lagi so eg haldi ati tað er passitt pláss at at mann fær undirvísing eisini í tí takk fyri ja takk ingilen didricsen strøm takk fyri øh frú forkvina og takk fyri viðmerkingina eg haldi tað er ótrúliga positivt at hoyra ati at eisini
fólk úr fólkaflokkinum eru positiv sinnað um at fáa skipað seksualundirvísingina í fólk
fráskúlanum og eisini soleiðinar at hon umfatar mørk og samtykki tí tað er ein ótrúliga týdningarmikil partur av netupp seksual undirvísingini tað er nemliga eisini ein løgin støða sum vit standa í ja tí her eru tríggir ymsir partar sum hava ábyrgdina av seksualu undirvísingini lívfrøðilærarin og flokslærarin og heilsufrøðingarnar men eingin hevur nakar skipaða ætlan fyri ella endamál fyri hvat er tað sum børnini skulu læra sum vit annars hava í føroyskum í øllum øðrum evnum sum vit sum vit krevja at undirvísast skal í í fólkaskúlanum ja takk so er tað steffan klein poulsen ger sovæl ja frú forkvinna uppskotsstillarin vísir á ymisk evni og fosjalig hugtøk sum sum lærarar onnur skulu undirvísa um sambært hesum uppskotinum
konota er seksohálvtet kynsliga sannføring
kynsliga heilsu kenslulív og og atburða sosialum miðlum og so framvegis og tað ver eikin staðfest í hesum uppskotinum at t er bert fimm prosent av læraranum sum meta seg at hava førleikarnar til at undirvísa hesum er ellat undirvísa í seksuálv undirísing og her kanska víska man tað enn meir hvør heldur røðarin skal undirvísa hesum er tað lærarin ella er tað onnur sum kunnu dekka henda fortin ja takk yngilin litehreksenstróm ger so væl ja takk fyri og takk fyri viðmerkingina so sum tað er í dag so sum í eisini hava sagt nakrar ferðir so er tað so er taðflokslærarin lívfrøðilærarin og heilsufrøðingingurin sum stendur fyri undirvísini í seksuala upplýsing
og har eru nakrar reglur fyri hvussu hvussu
ella nakrar vegleiðingar til hvussu heilsufrøðingarnir skulu fyrihalda seg til undirvísingina tey fyriliggja men hjá læraranum fyriliggur einki og tann kunngerðin fyri læraraskúlaútbúgvingina sum jensarana úr miðflokkinum kom við í eini tjúgu har stóð heldur ikki tíverri nakað um hvussu hetta her skal umfatast í læraraskúlaútbúgvingini so vit vilja tað at hetta her skal vera eitt kravt undirvísingarevni og tað skal vera eitt endamál og tað skal vera væl grundað í fólkaskúlaregi so verður mann noyddur til eisini at seta tað inn í lærararundirvísingina ja takk so er tað tað jóhannes jo enn senni ger so væl

her stendur umframt atburð á sosialum miðlum miðlunum tað verður undirvíst ssp undirvístur í atburði á miðlunum tann parturin sjálvandi manglar hann manglar kanska bý her men men tað er ein partur sum verður undirvíst við sínum lagum av ssp umboðunum í skúlunum og heiður at verða gjørt um mørk á miðlunum men so eitt annað hugsaði eg í hesum førinum kundi mann kundi tað vera eitt hugskot at mann hevði eitt toymi ella toymir í økinum har lærarin og heilsufrøðingur og kanska sálarfrøðingur var við í í einum toymi sum reist runt á skúlunum og høvdu útbúgvingar og endamál hvussu mann gjørdi tað sum mann fekk eina javnaða undirvísing tí hugsi eg stendur eisini í endanum uppskotin at mann skal frihaldast til ymisk onnur ting innan fyri seksualitetum dømisøgu neyðtøku og annað sum eisini børn og ung kunnu koma út fyri sum eisini krevur eina størri og hægri tilbúgving
ja takk ingilín didriksen strøm ger so væl
ja altso eg haldi at tá ið mann tá mann er fyri fyri neyðtøku so er tað sjálvandi týdningarmikið at mann at mann fær táaltso tað er eitt lógarbrot og tá verður mann noyddur til at til at behandla tað sum eitt lógarbrot men tað er rætt at ssp hevurhevur undirvísingpartvíst í hesum her við sosialum miðlum og so framvegis men hetta er ikki nakað sum er dekkað í fólkaskúlalógini til dømis og nú koma eisini viðmerkingin hjá steffan klein poulsen inn á hesum her við hvør er tað sum skal undirvísa eins og hjá jóanjóanes joensen og har haldi eg saktans at mann kann fara undir eitt samstarv her eru fólk sum hava servitan á økjunum og eg haldi gott at mann kann draga av teimum samstundis sum mann eisini hevur ein lærara inni sum børnini hava álit á og kanska kenna sum samstundis eisini er settur inn í at undirvísa í seksualupplýsing sum vit hava samtykt í fólkaskúlalógini at viðkomandi skal so eg haldi at tatð er týdningarmikið at vit gera eina ætlan og eitt endamál fyri hvør tað er og hvat er sum skal undirvísast í her í løgtinginum
og tað er tað sum hetta uppskotið hevur til endamáls takk fyri
ja takk næsta røða er edva jakobsen ger so væl fyri frá forkvinna ja sum tú longu sagt sær uppskuld samtyktar um seksual upplýsing í fólkaskúlanum og løgtingið heitir á landsstýrisum at fyrireikja og leggja fyri løgtingið uppskot og neyva broytingar um seksual upplýsing fólkaskúlan soleiðis at undirvísing gerst meira skipað og tryggjar nøktandi kunning og innlit í øllir viðurskiftir ið viðvíkja seksuál undirvísing tað er nú soleiðis sum tað er longu verið sagt at eg er flokslærari og lívsfrøðislærari og innanfyri lívsfrøði og heilsufrøðingar sum hava undirvísingina undir hond í dag hevur tað her fevnir nokk so broytt uppá tann mátan at mann heldur at kanska undirvísingin er mann vil hava onnur ella mann vil hava nakað annað altso hon skal fevna um mørk og samtykki og so vil mann harafturat hava seksualitet og kynsliga sannføring og kynsliga heilsan og kenslulív og atburð á sosialum miðlum
og tí er tað eisini kanska øgiliga ymiskt hvussu mann vetur at ein undirvísin
hvussu breið hon skal vera og eg haldi at tað er týdningarmikið at mann hevur greiðar reglar og og man sigur eins tilfar soleis at tað er undirvísing er líka á øllum fólkaskúlum og tað fylgir mann sigur fylgir tí námsætlan sum mann vil hava og og kanska er undir hættinum á á gigni sum sum hevur heilsfrøðingarnar inni á á skúlanum í dag og skipað fyri undirvísing tað er kanska ymiskt hvussu nógv mann heldur hvussu broytt breið ág ein sovorðan undirvísing skal vera og hvat hon skal innihalda og skal tað undirvísast í í kenslum mann eisini sæð undirvísingartilfar sum fer rættiliga langt niður í skúlaár gangar gangi við nógvum a hasum her sum sum ingili støvm sum uppsøstillari nevnir at hava við í einari slíka undirvísing og eg haldi tað er týdningarmikið ati at mann hevur ena greiða skipan og tað haldi eg persónliga at tað manglar tað er eitt sindur leyst hvussu tað verður undirvíst hvussu nógv og hvussu hvussu broytt mann fer og hvat mann metir skal vera við hvat mann metur hevur týdning tað er ójavnt kanska kann eg est vera ójan frá skúla til skúla og og eg haldi tað at at tað má vera tað skal vera greiðar reglur eisini rundan um hetta her soleiðis ati at mann hevur tikið støðu til innan fyri tað sum tilfar til fólkaskúla hvat mann ætlar og hvussu hvussu mann ætlar at undirvísa eisini í hesum økinum annars kann tað blíva tað at at tað kann blíva rættiliga ymiskt hvussu tað verður undirvíst eftir ymiskum fólkaskúlunum tað kann vera tað ati at onkur onkrir skúla hava tikið støðu til undirvísing uttanífrá sum ikki kemur inn ígjøgnum hurðina ikki inn ígjøgnum undir hættinlá gygni men men men at aðrir undirvísarar eg veit ikki um um hvat ingilim strøm ordiliga hugsar í sambandi við hetta her málið men men ein greið ætlan hon tað tað følir mann tá ið mann tosar um hesi her evnini eisini við lærararnir so er tað akkurát sum ein mangla skipað undirvísing eisini hesum økjinum og tað er sjálvandi óheppið meni eisini avbjóðandi attað at undirvísa í í kenslum og kenslulívi tað er kanska kann tá kann tað vera øgiliga ymiskt hvussu vit seta mørkini tað mugu vit bara kenna so lat ikki mørkini um lat iki spæla strýss mørk sum vit fara at at viðgera tí so kann tað blíva øgiliga ymiskt hvussu mann bæði kann hava eina slíka undirvísing og kann skapa ymiskar ósemjur sum eru óneyðugar tí haldi tað e øgiliga viktigthvussu vit fara fram í hesun her og og og tað at at eg haldi at at mann hevur sum jav sagt at biginna við at greiða reglar rundan um hetta her mann hevur tikið støðu til tilfar sum mann skal brúka og tað kemur gjøgnum tær kanalurnar sum sum mann fær tilfar gjøgnum ígjøgnum í fólkaskúlan tí at annars kann tað kanska blíva ja øgiliga ymiskt hvat fið undirvísing blívur í teimum ymisku skúlunum so ati sambandsflokkurin skal eg persónliga eri í nevndini o skal geva teg eina góða viðgerð g vænti at tað vera áhugaverdar innkallingar sum koma at lýsa hvussu støðan er í dag og og hvat fyri og hvussu tað skal skipast og hvussu vit meta tað skal skipast frameftir og eg skal hvussu vera við til at geva uppskotinum eina góða viðgerð men eg haldi at eini at greiða reglar eisini rundan um eftir evni tí tað kann fevna rættiliga broytt ttað er øgiliga ymiskar meiningar í hvat mann heldur mann skal hava hava við í hesari undirvísingini tá ið tú nevnir um um kynsliga sannføring og og kenslulív og heilsu og seksualitet tað fevnir øgiliga broytt tað ger tað tí haldi eg sjálv at at tað er viktigt at mann hevur greiðar reglar eisini innan fyri seksuala undirvísing takk fyri frú forkvina ja takk her var onkur viðmerking elsbett mersetis gunlesdóttur ger sovæl ja takk fyri harra formaður eg skilti tað soleiðis at røðarin er positivr fyri at fáa fáa eina undirvísing men hon skal verða skipað tað vil siga attað sum eg soleiðis fati er tað at tað skal verða lærararnir sjálvur sum fáa verða fáa eina útbúgving sum teir so brúka í skúlanum eg hugsi eisini um hetta her við at visti mann skal blíva við at fáa ymiskar felagsskapir inn í skúlan altso eg veit ikki ordiliga hvar hvar hvar tað endar so men samstundis so haldi eg eri samd við røðaran í at tað er øgiliga viktigt at tað verður undirvís skúlanum ið skal toingi uppá at í tjúgu tveyogtjúgu er øgiliga nógv broytt og atgongdini hjá bæði børnum o ungum hon er øgiliga ógvusligr til tíðir so tað er pásikpláss at tað verður undirvíst serliga við hesin her hvar ganga grensurnar hjá teimum lunga takk fyri ja takk edvar jacobsen ger sovæl takk fyri frú forkvinna eg tað sum spyrjarin spyr um so haldi eg at ti greiðar reglur ikki bara ymiskt kunnu koma inn í skúlan bara visti mann kanska fær í meiriluta við
vissær at at farin í skúlan at hava undirvísing í hsini her at tað er gjørt eitt skipað
aðum fortreytum tí at undirvísing skal til og tað er ongantíð týdningarmiklari enn akkurát nú og ltallar tíðir verið men eta eisini nú men men at tað verður skipað nú er tað heilsufrøðingarnir sum hava brúkt nógva tíð ella sína orku upp á tað g teir er undir hattin á gygni og eg haldi sjálv at at vit skulu bara hava greiðar reglar soleiðis at at tað eru eins eins reglar úti á øllum skúlunum um hvussu mann ætlar at skipa hesi viðurskiftini takk fyri frú forkvina ja takk ingilein didrisen strøm ger so væl takk fyri frú forkvina ja eg haldi hetta er ótrúliga positivt at hoyra sambandsflokkurin eisini í positesinnaður um at mann fer inn og ger nakrarr staðfestir eitt endamál og nakrar ætlanir fyri
hvat tað er sum skal vera um
umfatað av seksualupplýsingini í fólkaskúlanum tí vit vitaðú tað attann vissæ tann grundsúlan av vitan sum verður staðfest í fólkaskúlanum um seksualupplýsing ikki er til staðar so er tað jú altso ein víðopin ver har sum mann í dag kann leita sær vitan alla møguligastaðni frá og kanska eisini rættiliga ivasama vitan og tað er týdningarmikið at vit fáa bæði tað heilsuespektið men so sanniliga eisini fáa børnini við so tað verður undirvíst á teirra støði so vit bæði hava eittihvat skal mann siga eitt eittieitt læraraeliment og eisini eitt heilsufrøðiligt element inni í hesari undirvísingini takk fyri ja takk edva jacobsen gersovælfyri frú forkvinna har er tað eisini nakað spennandi nokk so vítt hvat vit meta at vit skulu hava børnini við til so so at tí sigi eg greiðar reglar tí at
tað sum onkur halda at kanska børn heilt niðri triðja klassa skulu
hava upplýsingar um er tað kanska onnur sum sum ikki meta tí haldi eg tað skal vera eini ein linja í hesum her og og skal koma frá tí tí heilsufakliga og her eru manglar eisini hetta er hetta er eitt øki sum sum faktiskt flýtur nógv tað siga lærarar eisini teir føla at seg ílatnar til at tað er men men eg haldi at hugtakið hvat mann metir skal vera við kann spenna øgiliga vítt so at tí má tað vera ein linja í hesum her og guds mann fer fram og tað má vera undir einari samskipaðari fyriskipan so at tað ikki bara verður kemur inn frá øllum vinklum takk fyri frá fólkum ja takk so er ein næsta á røða er hervør pálsdóttur ger so væl takk fyri frá fólkum
ja vit viðgera t ullskot til samtyktar um at fáa
og skipaða seksoalundirvísing í fólkaskúlanum tí hóast seksoalundirvísing er eitt kravt undirvísingarevni so fyriliggur eingin námsætlan ella endamálsorðing til hetta evnið tað kann gera tað trupult ella hetta ger tað trupult at hava eina nøktandi og skipaða undirvísing fyri allar næmingar sum tað er sem eg vísti á so er tað ymisk ið taka sær av tí seksoghálvundirvísingini sum eru í fólkaskúlanum bláa heilsufrøðingar hava eisini hesa uppgávuna men tað kemur meira enn so fyri at næmingar gera vart við at at seksoghálvundirvísingin má vera breiðri og meira skipað í februar í ár tá varð ungdómssing aftur í tinginum og millum tey mongu uppskotini so varð eitt uppskot um at fáa
kata seksuallutirvísing frá sjenda til níggjunda flokk uppskotsetarin vísti á
á at seksualundirvísingin var illa skipað at tað ikki altíð var undirvíst í hesum evnunum sum er eitt kravt undirvísingarevni tí at lærarar kundu skammast av at undirvísa hesin evnum ella tað var flovisligt og at tað vóru mong evnir ið átti at verið undirvíst í soleis at ungdómurin var betri upplýstur millum hesi evnini so nevndu tey millum annað fyribyrging gravititet mensteratión kynssjúkur mørk samtykki og so víðari samstundis vísti tað eisini á at tað hevur týdning at ung fáa góða seksualundirvísing og at tey fáa sína vitan á røttum stað heldr enn á netinum millum annað forpornografiskum tilfari og tað er rætt sum næmingarnir vísa á tað hevur týdning at tey fáa sína vitan í sína kunning á rættum stað ogat tey fáa góða kunning seks og seksualitetir er enn eitt taboliserað evni ið tað hjá fleiri kann verða flovisligt at tosa um ella spyrja um men tað kann kanska eisini vera flvslit at undirvísa í undirvísa um og hetta mugu vit gera upp við tað at er eitt tapposerað evni tað kann hava við sær sum næmingarin eisin vísi á at tey fara onnur støð at leita sær vitan millum annað frá vinum ella frá internetinum og tað á internetinum hari florerar pornografiskt tilfar frítt og hetta kann vera við til at seta eitt ósunt og órealistiskt seks ideal og tað er ikki rætt at ungdómurin skal fáa sína vitan á slíkum støðum og á slíkan hátt tí eiga vit at tryggja okkum at tann vitanin og kunningin tey fáa í fólkaskúlanum er góð og at hon fevnir breiddri góð seksualundirvísing hevur positiva ávirkan á seksual vanarnir hjá teimum ungu umframt at tað eisini kann hava við sær at tey eru eldri fyrstu ferð tey hava seks eg haldi at tá vit ferð aftaná ferð hoyra næmingar og hoyra tey vísa sína ónøgd við væntandi seksualundirvísing og tá tey biðja um at fáa betri um meira skipaða undirvísing so mugu vit lurta eftir teimum tá tey siga at undirvísingin ikki er nøktandi og at tilboðini bjóða ikki eru nøktandi so mugu vit taka tey fyri fult og vit mugu ikki forbíganga tey sum skulu fáa undirvísingina eg haldi vit ofta hava lyndi til ati ativilja gera góð ting fyri ungdómin men vit ikki lurta eftir teimum tá tey siga at tey tilboðini vit bjóða kanska ikki eru akkurát tey røptu ella tey ikki eru akkurát ætlaði ungdóminum ella tey kanska heldur ikki eru relevant fyri ta tíðina vit liva í samstundis sum sum uppskotið eisini vísir á so mugu lærarar vera væl ílatnir at undirvísa í seksualudirvísing og tað kann betrast á læraraútbúgvingini ag tað kann geraste í samstarvi við fakfólkini á økinum vissi so til dømis fara í nøkur evnunum sum ungdómurin sigur at tey vilja hava meira kunning um ella læra meira um so er mørk millum annað eitt evni sum eg haldi hevur týdning at fáa við henn í seksualaundirvísingina og mørkur eisini eitt evni sum mann kann læra um eisini hóast mann kanska ikki gongur í framhaldsdeild at mann kanska ikki er í tí aldrinum har tú ert kynsliga búgvin men tú kanst læra um at seta mørk læra at siga frá hvar mørkini hjá øðrum ganga ú kanstulæra um samtykki um um tað at siga frá og at hava eitt gott eitt sumt forháld til sín egna kropp og tað at hvat onnur kunnu gera við kroppin hjá samtykki er eisini viktigt at vit undirvísa í hvat samtykkið er hvussu manntryggja sær samtykki hvussu mann kann fáa hjálp aftaná at mann hevur verið útsett fyri neyðtøku og so víðari samstundis er tað eisini gott at mann mann lærir ungdómin um at hava sunnforhold til ks seks og seksuella heilsu soleiðis at ungdómurin kanska serliga ungar gentur ikki finna seg í meira enn tær eiga tí at tær hava fingið undirvísing um at siga frá ella í hvat tær hava rætt til so eg haldi at eta eitt gott uppskot eg haldi at vitungdómssingi tey samtyktu hetta uppskotið við rættiliga stórari undirstøkur hadi taðvera eins mathvøtt ímóti eg haldi tað vísir okkum at vit mugu lurta eftir teimum tey vilja hava meira undirvísing tey vilja hava betri undirvísing og meira skipaða undirvísing øhog tað haldi eg at vit eiga at arbeiða fyri takk fyri frú forkvinna ja takk her var ein viðmerking ingilin didiksen strøm takk fyri ja nú kemur eftir øllum at døma ella nú er samtykkisgrundaða neyðtøkuásetingin komið niðan í løgtingið um mann fara at viðgerða hana seinni í í setini og eg havi enn ikki fingið lisið uppskotið til fulnar men eftir øllum at døma so er tað eini samtykkisgrunda neyðtøkulóg nakað sum mann hevur varpað øgiliga nógv ljós á niðri aftan á mann mann samtykti eina samtykkisgrundaða neythøkulógu var seksueg nemliga seksual upplýsing og hvussu týdningarmikið tað er at mann eisini var tað intigrerað heilt niður í teir smáu fólkaskúlaflokkarnar at vísa á nemliga sum hervur posdóttur kemur inn á hvar hvar mørkini eru og mann hevur eitt gott eitt gott forhold til sín sín egna kropp og eisini kropparnar hjá øðrum og mørkini har ímillum takk fyri ja takk hervur polstóttur ger sovæl takk fyri ja vit hava eisini havt hesar kampanjurnar um at sekskrevur samtykki sum hava verið
og so víðari og tí er tað eisini gleðiligt at at lógin fer at endurspegla tað kampanjað
boíðnar sum landi í staði aftanfyri tey síðstuseks árini tá ið vit hava nøkur brotsverk sum kunnu gerast móti børnum mótir vaksnim fólki seksuell brotsverk so er tað eisini viktigt at vit undirvísa í hvussu mann kann siga frá hvar mann kann fara fyri at fáa hjálp hvat mann hevur rætt til og hvat man ikki hevur rætt til tey tingini tann upplýsingin kann eisini vera við til at minka um seksuell brotsverk so tí er upplýsing seksual upplýsing eisini góð tá tað kemur til júst tað takk fyri ja takk steffan klein poulsen eina viðmerkingja frú forkvina tað hevurr undrað meg at røðarin og onnur við henni ikki hava tikið hetta upp á tungu men útaðør
ión í sína røðu viðvíkjandi
pornografi og tí teimum avbjóðingum sum standast av tí tí eg haldi og fleiri við mær at tað er ein grov vanvirðing sum fer fram av kvinnuni og har so nógv altso es ting sum sum einki barn burdi sæð og og tað kunni ivera púra samd um at tað ikki har mann eigura at fáa dardómin um seks heldur á skúlanum ella frá foreldrum og annað men í hesum uppskotunum og tað sum ler liggja nøkur onnur ting aftanfyri sum eg haldi sum sum eg havi stórt skepsis sigur fyri og tað komi eg nærri inn á mína røðu men her eru partar sum vit eru samd um men eru eisini ting sum sum sum eg ikki kann standa inn fyr ja takk hervur polsdóttir ger so væl takk fyri ja túreingin ivi um at øgiliga nógv pornografiskttilfar setir ósunn og fólskse
idealir og eru við til at gera at fólkum fáa eina ósunna
eitt ósant forhold til seks tað er eingin ivi um tað men tá ið tá ið spyrjarin nevn sigur at taðer summi evnir hann ikki kann taka standa inn fyri men hann sigur ikki hvørjir tey eru eg kann gita mær til hvørji evni tað eru miðflokkurin ikki kann standa innfyri so haldi eg at seksual undirvísing skal byggja á fakliga vitan og á evnir sum eru relevant fyri seksuala undirvísingina um mann er samdur við undirvísingini ella ikki so eru tað ikki tað sum vit eiga at taka støðu til og til dømis um seksualitet so er tað ikki vit sum skulu taka støðu til hvørt mann skal undirvísa um seksualitet tí mann ikki tekur ella ikki vil viðurkenna rættindini hjá summum við øðrvísi seksualiteti enn ein sjálvum takk fyri ja takk næstur røða er steffan klein poulsen ger so væl takk fyri
kunna tað verður víst á at
seksualundirvísing er ein mangulvøra tað er ikki nóg væl skipað og so framvegis og í uppskotinum verður nevnt ella vmarin í dali nevnd sum er stovnaði ág kyn har har kanning er gjørd sum vísir at helvtina av ungum siga seg ikki vita nóg nógv um seks og hvør hevur so ábyrgdina av seksualundirvísingini tað er ein spurningur vit mugu seta okkum sjálvum vit hava foreldrini vit hava lærarar heilsusjúkrasistarnar eisini og so kunnu tað vera aðrir felagsskapir ella aðrir persónar sum koma og undirvísa einum og eg haldi at fyrst og fremst hava foreldrini eina stóra ábyrgd sum sum eiga síni egnu børn og og og síðani hava vit lærararnir har bert fimm prosent siga seg ella seta seg føran fyri undirvísingini tað er kanska ein avbjóðing
og eg eri øgiliga skeptiskur tá tað kemur til aðrar felagsskapir
og her er pláss fyri ttillagingum eg haldi at hetta eigur at skipast betri tað eigur at stýrast betri og og landsstýrismaðurin ímentamálin burdi komið við einum boði upp á tað gjørt tillagingar har h men spurningurin er um vit blíva samd um innihaldið eg trúgvi at vit kunnu blíva samd um um stórar partar av hvat tað skal undirvísast í men tað eru summi mál sum sum kloyva okkum og og tað fari eg líka at kava eitt sindur nir í frú forkvina tí tí hvat verður innihaldið í einari slíkari seksual undirvísing vit hava havt eini rúgvu av politiskum kríggjum her inni í løgtinginum tí tað er summi sum halda at lgpt ideologiin ella lívshátnur og annað er tað sum seta fólk í frælsi og tann tann lívshátturin meðan onnur halda at vit eiga at skipa okkara samfelag ímun til maður ein maður og ein kona er ein kona onnur halda at fossurtøkan skal vera frí meðan onnur halda at rætturin til lívið er so grundleggjandi og og ein mannarættindi og hetta hetta er hetta gongur fyri seg av tí demokratiska stríðsvøllinum og tað er pláss fyri hesum spurningunum og ósemjunum her inni og og og tað er nokk tað endar ikki her tað var

og so havi er shug at spyrja uppskotsstillaran ingilín ditrercsen strøm hvat hvat leggur uppskotið hjá henni upp til tað stendur at at hendan námsætlanin ella hvat tað nú blívur til skal tryggja børnum nøktandi innlit og kunning um kynslív og visu vit hyggja eis heilt yvirorðna í uppskoti so verður seksaliteturnevndur kynslig sannføring kynslig heilsa kenslulív atburðir av sosialum miðlum og og so framvegis og og eg haldi iki a heta eru hugtøk sum allir flokkar standa innfyri og og tað er tað er ein avbjóðing og vistu vit líka venda eyguni yvir á miðnámsskúlan frú forkvina so hava vit tað sum eitur vika seks á hvørjum ári og tað hevur verið í í nøkur ár eftir hondini har ávísir felagsskapir fáa atgongd til flokkarnir tað er ein obligatorisk undirvísing sum hesir næmingarnir skulu møta upp til og so kuldu spyrja okur sjálvur hvat er innihaldið á miðnámsskúlunum tí eg møtti til feldvís einum næmingi sum hevði fingið undirvísing í ár av felagsskapinum kyn sum samstarvar við aðrar felagsskapir sum sum standa fyri viku seks og eg øtaðist við tað sum bleiv borið fram har tað koma tvær kvinnur inn lærarin fer út og øll varða biðin um at sløkkja telefonina tí at hetta er so mikið viðkvevnt tær skuldu niður í taskuna og tað verður undirvíst um behagiligt seks og gey seks a seks er flótandi og at fosturtøka er eitt menniskjaligt ella seksuelt rættindi og og og so framvegis og har nógv

men ímillum hesi tingini sum eg nevndi her so eru tvey djúpt politisk mál sum vit eru djúpt ósamd inni um inni herbeint og tað er fosturtøkuspurningurin summi halda hon skal vera frí og summi halda øll øl menniskjur skulu hava rætt til lívið hvussu ber tað so til at ein felagsskapur kemur úti frá og setir hetta upp sum ein menniskjarættindur at fáa fría fosturtøku og samstundis verða lgbtvirðini pratikaða fyri hesum ungu og sarbaruungdóminum og ja tað verður tosað um mørk men í hesum førinum seti eg spurning við um kyn kennir síni mørk og ætlar mann at hetta skal yvir í fólkaskúlan e hetta tað sum fólkaskúlanæmingarnir skulu fáa servera

eg haldi at tað skal púra greitt at tað er mentamálaráðið nam og og tey tey sum hava ábyrgd av undirvísingartilfarinum sum koma við tí og at tað ikki vera áhugabólkar sum koma uttanfrá inn í okkara fólkaskúla

tað kann vera farið skeivur men eg síggi fyri mær at hetta visi hetta visi hetta verður flutt inn í fólkaskúlanir so kann tað blíva ein ein kemtiavbjóðing fyri okkara fólkaskúla sum vit øll eru so glað fyri eg trúgvi at hetta kann koma at splitta næmingarnir í í í ymisar skúlar tí at fólkaskúlin hann er fyri øll áhbørn møta við møtast har og knýta bond við alskyns bakrundum og og tað er broyð semju um hvat fólkaskúlin skal innihalda og vit hava ein fylgibólk sum viðger hetta í dag vit vóru á fundi so seint sum í gjáramorgunin og og viðgjørdi hvussu fólkaskúlin skal skipast

javnaðarflokkinum kom í einm øgiliga áhugaverd skrivi heta er in lítsindur av síðuspori men sum lýsir hvussu hvussu hvar hvar funktión fólkaskúlin hevur og tað var tann yvirskriftin var tann lksig uum ta er siterað brot úr tí skrivinum frú forkvina gersovælso er yvirskriftin tann elititeri fólkaskúlin og hevur skrivað her skrivað at tað var í fólkaskúlanum at eg lærdi mest um ymiskleikan hjá fólki og og og so skrivan víðari um hvussu skeivt er at gera ein eliteran ítróttarfólkaskúla tí tað fer at

vissu ítrótturin í hesum førinum splittar also ítrótturin splittar ungdómin hvat so við hesum politikkinum her hvat seg vise hendan her ideologiin kemur inn í skúlan upp á hendan mátan flutt frá miðnám yvir á fólkaskúlan eg vænti at hetta kemur at at at splitta upp á nógvar mátar tí foreldur ikki ynska at børnini skula undirvísta í hesum og og um man kann hugsa at at nógv koma at renna til frískúla og annan og hetta er hetta kann eg sjálvandi hetta er bara ein pástandur men eg trúgvi at at vistu tað politiska stríðið her sum sum mangan deilir kjóðina æ
ikki tað stríðimenn so ein bara ávísir áhugabólkar skulu sleppa inn og undirvísa og og umboða tann eina partin so haldi eg sanniliga tað kemur at skapa slit í so eg má bara endurtaka at tað er mentamálaráðið sum sum má seta kósina her og og og e tað forharmar meg øgiliga nógv at hetta er farið fram í ár sum sum er sum sum kyn hevur gjørt á miðnámsskúlanum og visti tú spyrt næmingar fyri tveimum árum síðani so var hetta ikki tað sum tey undirvíst í næmingar fyri tveimum árum síðani tosa um kynssjúkur og og annað men í ar er lgpt lyrka inn og frí fosturtøka tað er tað sum næmingar hava fortalt mær sum hava fingið hasar undirvísingirnar og eg haldi tað er púra skeivt næmingarnir sum ganga av fyrsta ári á á miðnámsskúlanum eru bara nakrar mánaðar eldri frá tí teira fara úr níggjunda og tíggjunda øog og og eg haldi at vit mugu seta púra greiðmørsk yvir fyri hvat verður undirvíst í fólkaskúlanum so entur mugu allir ávarbólkar sleppa inn ella eingin og eg trúgvi tað lættast er at sum uppskotstitlarin faktistleggur upp til at tað verður skipað betri men innihaldið mugu vit so sanniliga eisini vera samd um takk fyri frú forkvina ja takk her eru nakrar viðmerkingar fyrst er tað bjarni kárason petersen ger so væl takk fyri frú forkvinna tað er tað er ikki ringt at síggja hvar stefan klein polsen stendur í hesum her spurninginumørundan um seksualundirvísing og hvat er hvat skal mann siga gott tilfar og minni gott tilfar men mann fær eina sovorðna kenslu av steffan klein poulsen heldur at tað er onkur aktivur innsatsur um at jarnavaska børnini innanfyri onkra kynssideologi øh til tað havið eg bara hug at siga er tað ikki í lagi at læra um øll hesi her viðurskiftini uttan uttan at neytúrviliga siga mann apponerar upp á tey í kristinkunnleika tá lærir tú eisini um islam og buddismu sekularismu ateismu tað betíðir ikki at mann verða umvendur frá degi til dagstíð ein fríviligur felagsskapur kemur inn at greiða frá um hvat tað snýr seg um htekur stefan klein poulsen ikki undir við at mann hevur eitt frítt altso mann stendur frítt til at læra um hesi tingini uttan at tað natúrliga skal fáa størri avleiðingarja takk steffan klein poulsen ger sovælja frú forkvina eg
eg haldi sjálvandi at at tað skal at næmingarnir skulu lærast og og undirvísast um øll møgulig viðurskifti og nú nevndi spyrjarin eisini kritn kristindómn og religión sum sum eru í fak í í fólkaskúlanum og eisini í miðnámsskúlanum men útfara hesara hesum døgunum hesari søguni sum eg fortaldi so er tað ikki mítt inntrygp á nakran máta at mann roynir at læra mann setir fosturtøku upp sum eitn mannarættindur ta tey siga til undirvísingina hygger punkt trý fosturtøka hrá mannarættindu mannarættind sum vit ikki hava í føroyum sum vit ikki hava í føroyum og tað er fer inn og og politiskt ávirka og og og missionerað ungdóm til eina ávísa ideologi og tað havi eg ongantíð upplivað í einum kristinfaki ella religiónsfaki eg haldi tað eru tvey ymisk ting sum fara fram ja takk so er tað hervør polsdóttur ger sovæl takk fyri

hann segði at hann nevndi tvey evnir fosturtøku og lgvt ella hann segði gaysaks at tað vóru tvey evnir sum ikki kundu semjast um í seksualundirvísingsúgdur sær bóð líka at siga frá teimum sum hava kyn at fostur tøkaðust og fosturtøka sum seksuellrættindi ikki er partur av undirvísingartilfarinum sum tey hava men tað kann vera at tað kemur kjak upp í undirvísing sum ger at mann fer at snakka um seksuellrættindi har ið altjóða seksuellrættindi innibera fólk sum tøku rættindi men eg ætli at spyrja stefan klaposa til tað hitt til tað sum eitur geyð seks tað vóru vit ikki samd um tað kunnu vit ikki semjast um í seksualundirvísing eru vit ikki samd um at samkynd fólk er til at tey hava seksualitet og tey eisini hava seks og at tey eisini hava brúk fyri undirvísing seksualundirvísing takk fyri tær ja takk stefan klein poulsen ger so væl fyri forkuna eg nevnd eg ramsaði nøkur dømi upp av tí sum viðkomandi hevði var blivin undirvístur um av kyn og har
vardan fostitrøksspurningurin sum har tað verður púr
púralitaði og geyð seks var eitt dømi men tað var lgbtvirðini sum tað bygdu fult ov heilt uppá og eg havi ongantíð sagt at hesi fólkini ikki eru til eg ongantíð sagt at at tað ikki eru fólk til sum sum hava kenslur fyri sama kyni og so framvegis men at fara inn upp á hendan mátan og ávirka ungdómin tað er tað er ikki tað sama tað tað haldi eg er púra skeivt og og og tí tí vísi hesin aftur tí vísi eg hesin aftur og og og velja at konferntera við tær tí at tað passar ikki at kyn ikki hevur undirvíst hesin her í hesum tingunum og víst eisini tingini sum sum eg havi víst tá tí fyri tveimum árum síðani passaði tað kanska eitt sindur meir men tað sum fór fram í ár var nakað heilt annað ak fyri so er tað edva jacobsen ger sovæl takk fyri frú forkvinna
ata sum eg hevði mínari røðu tað er tað tað at mann fær at greiða reglar rundan um eitt her
at mann fær frá mentamálaráðnum tá kemur ein skipað tilboð at so er sæð at mann hevur tað tilfar mann skal fyrihaldast til tí vistu vit bara útseta akkurát hettar so vil tað sikkurt koma inn frá frá øðrum síðum at tilfar verður bjóðað fram úti á tann ymisku skúlunum og tá kann tað vera øgiliga ólíka og óskipað upp á tann mátan at vit á mørkini kunnu blíva sett øgiliga ymiskt og tí haldi eg at tað er gott við sum at líka sum frá mentamorðnum kemur við greiðari útmeldingum akkurát á hesum øki takk fyri frá fólkum ja takk stefan klæoulsen ger so væl ja frá fólkum eru púra samdir við eftir jakobsen í at vit mugu fáa greiðar reglur á økinum og tí heita vit eisini á jensørdaguna sum er landsstýrismaður á økinum at at skipa hettar
og og tað er ikki
tað er ikki rætt at bólkar ella ávísir bólk hava áhugað bólkar kunnu koma inn tí at hvussu vit taka kyn so hava tey eina sannføring men vit hava eisini aðrar áhugabólkar privita hevur eina heilt aðra sannføring tá tað kemur til fosturtøksspurningin so burdi privita kanska staðið undir liðini á kyn og givið tá mótspæl hvist mann ynskir at brúka áhugareglutabólkarnar men har haldi eg at grei grei seg er at við politiskt bíða samd og landsstýrismaðurin ger nakrar greiðar reglur á økinum og at tað kanska heldur vera lærararnir sum fáa eina undirvísingarætlan tá tað kemur til seksuálvaundirvísing ja takk ingilin diðisaksænastøldi strongd ger so væl takk fyri fyri forkvøliga eg haldi at mann fer kanska eitt sindur av sporinum í mun til hvat hvat ið tey eru uppskotið snýr seg um
hata uppskotið snýr seg um at fáa skipað seksual
undirvísingina í fólkaskúlanum sum vit hava staðfest í fólkaskúlalógini heftir ikki ein áseting av at nakarskal koma og rópa um fría fosturtøku íí andliti á einum fyrsta floksnæmingi tað er ikki tað sum er meinin gin við hesum her og tað er at vit skulu skipa seksual undirvísingina í fólkaskúlanum og at tað skal gerast námsætlanir námsætlanir verða gjørdar av fakfólki við við fakmyndugleika á økinum og har verður alt tað sum seksual upplýsing fevnir um sum eisini er ynsmørk og kynsliga sannføring sum tað er ein partur av seksual upplýsing allarhelst eisini fer at vera ein partur av seksual upplýsingini tá ið ein fakførleiki fer at meta um hvat skal vera í einar slíkari námsætlan so tað er tað sum hann leggur upp til at ja takk
steffan klein poulsen ger so væl ja frúforkina
hi aldi ikki er farin av sporinum tá tað kemur til hetta her tí í uppskotinum verður kynslig samleiki og onnur hugtøk nevnd sum er akkurát tað sum kyn hevur undirvíst uppi á miðnámsskúlanum og tí drói eg tann paralellin og og og strukturur rundan um skúlarnir er ymiskir tað er ræðliga lætt at sleppa inn í okkara miðnámsskúlar ímeðan vit hava skúla stýrir til hvønn einstakan fólkaskúla sum sum kann seta plakatir og tað eru summi sum hava plakerað ymisk fyri nøkrum árum síðani var eitt mál í fuglafjørði og og tað bleiva plokerað har ø og fostirtøkuspurningur var ikki nevnd í uppskotinum men tá tað kemur til hesi lgbtvirðini so haldi eg ikitað er til at taka feil av og og eg haldi sum uppskotstillarini at vit skulu fáa greið viðurskifti á økinum men eg dugi at síggja at innihaldsliga er tað ein konflikt ímillum teir ymisku vangurnar r billjustinussen gersætakk fyri frú forkvinna
fólkaskúlin er ikki nøkur missiónsmark fólkaskúlin
er staðið har sum fólkaskúlalærararnir sum eru útbúðnir til tað skulu undirvísa okkara børnum á neutralum grundarlag undir eftirliti av foreldrum og myndugleikum og tí hava onnur einki at gera í fólkaskúlanum stutt og greitt tí hann litir gott at stefan kleinfólsen varpar ljós á hetta at felagsskapin royna at troka seg inn í fólkaskúlan og royna at ávirka børn hjá foreldrum sum als ikki taka undir við tí ávirkan sum summi royna at smoyggja mann yvir tey og takk fyri at tú barpa ljós á tað takk fyri ja takk stefan kleinfól sann ger so væl ja fyri fólkarnar tað er júst mín fatan eisini at fólkaskúlin ikki er og ikki skal vera ein missiónsmark og tað er hinvegin mín fatan av miðnámsskúlunum sum standa nógv opnari og eg haldi at tað verður til tíðir misbrúkt og tí er tað
verin fram at landsstýrismaðurin mentamálar
skiparøki og so eru tað lærararnir lærararnir sum sum undirvísing í hesum er og og mann eisini hug at seta spurning við hvat er vísindaliga grundarlagið undir nógvum av hesum hugtøkunum er tað ikki akkurát tað sum fólkaskúlum skal byggja á tað vísindaliga grundarlagið og og tá tað kemur til ja ja kynsliga sannføring og annað og stutt greitt so er tað ein politisk ósemja og tí havi eg ikki hildið aftur við at konfrotera við hesum ja takk hatta vóru síðstu orðini í hesum umfarinum
om nú verður tingfundurin niðurlagdur og hann verður uppaftur
fimtan tikin og vit halda fram við orðaskiftinum til fyrstu viðgerð um uppskot til samtykk um ásetingarfyri seksual upplýsing í fólkaskúlalógini nú er tað bjarni kárasom petursen sum fær orðið ger so væl takk fyri har formaður vit vit viðgera eitt uppskot til samtyktar frá ingilin diaksens strøm løgtingsmanni og tað uppskotið snýr seg um at mann skal fáa skipa seksuvalaundirvísingina í fólkaskálum
og tað sum útgangsstøðið tekur framsókn undir við framsókn heldur tað at seksualundirvísingin í fólkaskonuni er illa skipað tað er ikki strangent illa illa tað er ikki líka allastaðni hvussu tað verður undirvíst og tað snýr seg um at vit skylda onkursvegna okkara ungu at tey fáa nøktandi undirvísing á hesum her á økinum uppskotssetarin viðmerkir millum annað at mamma geva nøktandi kunning og innlit og kynslív kynsliga heilsu kenslulív mørk við meira og at tað sjálvandi skal hóska til tað støðið sum er í fólkaskúlanum og nú hevur kanska orðaskifti í ein ávísan mun verið merkt av tí meira supstantiva partinum av seksualundirvísingini
man lein poulsen var eitt sindur inni á hvat ið hann helt vóru av vandum við at fáa ein fríligan felagsskap inn at at at geva frálæru um hetta her og til tað havi eg at siga at tað er nettupp tað tað skal loysa altso at mann fær gjørt tað so mikið gott í fólkaskúlahøpi at tað ikki er neyðugt at nakar fríligur felagsskapur kemur inn at greiða frá tá ið tað jú egentiliga er uppgávan hjá fólkaskúlanum at gera hetta her á ein nøktandi hátt øh eg haldi tað hevur verið leingi bæði millum politikarar men eisini millum tey ungu vistty vist tú spyrst tey ungu bæði tá tey hava havt høvi til at útala seg í útvarpinum tá ið ta hevur verið viðgjørt í hesir útvarsendingina gentuvesi sum kringvarpið hevur og tá ið tað hevur verið ungdómsting tá haldi eg teð hava tosað nógv um at seksual undirvísingin í øllum førum út frá teirra royndum hevur ikki verið nóg góð og tað haldi eg at vit eiga tað er eitt sindur óheppið tá ið tá ið seks blívur politiskt altso vit sita inni her og tosa um hvat hóska seg til og hvat hóskar seg ikki til frálæruna til til okkara ungdóm men tað haldi eg at vit eiga at lata fakfólk um at taka støðu til øhar hevð er ikki sagt at tað eisini liggja virðir í í kynsligum samlívi og um um hvat er rætt og ikki rætt at gera tjúg onkursvegna tað sum fólkaskúlan skal læra tey ungu hvat hvar eru mørkini er hvat er markið er tað nakað flótandi er tað ymiskt frá persón til persón ella er tað nakað absolutt tað eru øll ting sum mann skal kannska ikki blíva páduttaður men at mann skal fara fáa frálæru í soleiðis at okkara ungdómur kann fara út í verðina tút frá einum upplýstum grundarlagi nú nevndi hetta her dømi við til steffan klein klein poulsen um at vit hava kristinkunnleika men í tí liggur væl saktans ikki at vit vilja læra tey upp at vera kristin altso ella limir í fólkakirkjuni ella nakað nakað sovorðið tað tað snýr seg væl sagtans um at geva eina útlegging av hvat ð er úti í verðini og hvussu ymisk vit eru og at mann má taka støði út frá tí frálæruna mann fær tí viðvíkjandi eitt sinur p á sama máta síggi eg hetta her við seksual undirvísingina at tú lærir um at har eru eitt nú summi sum síggja seg vera eitt annað kyn enn hvat tey vóru upprunaliga tilsegt til at hava har eru summi sum eru fysiskti tiltrýstin av eina sama kyni tað eru øll ting sum eru verulig og taka støði í tí veruligu verðina og tað haldi eg vit hava eina skyldu til at læra okkara ungdóm um uttan at tað skal blíva nakað at mann mann jernavaska tey innan fyri onkra kyns ideologi ella nakað sovorðið tað haldi eg eri kanska eitt veit iki ordiliga um tað ger seg galdandi og eg haldi heldur ikki tað hevur gjørt seg galdandi tá ið nú hetta her felagskapurin kyn hevur verið inni og og undirvíst um við tí tilfari sum tey hava loyv mær ivast í um tað hevur verið so øgiliga propaganistiskt vissi mann kann brúka tað orðið tað rokni eg ikki við tað hevur men tá ið tað er sagt er tað sjálvandi ein viðkomandi spurningur hvat skal vera í í hesum her frálæru tilfarinum sum vit skulu bjóða ungdóminum sjálvandi skal tað vera nakað við seksuella heilsu við preventión og tað sum hartil hoyrir

seksualitet mørk alt tað sum vit hava umrøtt í dag tað skal sjálvandi vera ein partur av tí øhikki tí at vit neytúrvliga vilja fortelja teimum hvat er absolutt rætt og absolutt skeivt væl vitandi at tað er ymiskt hvat ið fólk halda og hvussu tey liva sítt lív men at mann gevur teimum eina nøktandi frálæru um hvat er galdandi í verðini og at tey verða noyd til at taka støðu og fyri at halda seg til tað tá tey einaferð trakka inn íta vaksna lívi meni tá ið tað er sagt so haldi eg ati at tað er alneyðugt at vit frá fólkaskúlanum av t fáa skipað eina nøktandi frálæru í seksuellum viðurskiftum ella seksual undirvísing tað haldi g er ótrúliga viktigt og eg haldi eisini at tað er nakað sum ungdómurin eftirspyr bæði í miðnámsskúlanum og í fólkaskúlanum og royndirnar fortelja okkum at tað er øgiliga ymiskt hvør góðskan er tá tað kemur til frálæru innan fyri hetta her tað stendur til dømis við viðmerkingunum at tað var ein kanning har sum sum vísti at einoghálvfjerðs prosent av lærarunum ikki hava havt við daktiska undirvísing í seksuøellum evnum og harafturat sovórðu tað bara fimm prosent av teimum spurdu sum møttu seg hava neyðugu førleikarnar til at undirvísa í evnunum tað haldi eg sigi nokk so nógv tað haldi eg sigur at at lærarin er ikki í dag førur fyri at lyfta ta uppgávuna sum er álagtur honum ella sum skuldi verið álagd ur honum og tað elvir sjálvandi til at at okkara ungu ikki fáa eina nøktandi frálæru í seksual undirvísing omg tað skulu vit absolutt gera nakað við vit mugu sjálvandi fáa fakfólk inn yvir at at viðgera hesi her tingini og at gera tilfarið sum skal brúkast tað haldi eg sigi seg sjálvt eg haldi ikki tað skal vera ein ein politiskur spurningur sum so øhsjálvandi blívur tað altíð politiskt til endans um en men eg haldi at vit mugu hava álit á at fólk sum eru útónaðir innan øki hava neyðugu førleikarnar og innliti til at kunna gera tilfar sum sum skal brúkast í fólkaskúlahøpi tað haldi e at vit skulu royna at halda fingrarnir burtur frá sjálvandi skal tað vera eina ávís motiratión ýtí tað noyðist heldur ikki at vera so øgiliga fremskt sum vit onkuntíð hava hava sæð altso nú refereri eg til tað steffan klein poulsen var inni á at mann má eisini kunna forklára nuansnar og at tað eru ymisk sjónarmiðg og at og at taðeru ymisk hvussu fólk livas so lív og velja at liva o lív tað haldi g eisini tað skal vera pláss meni samanumtikið so haldi eg vit taka øliga væl ímóti hesum her uppskotinum hjá ingilín dideikersen strøm viti vit halda sjálvandi at seksuella frálæran skal vera einum nøktandi støði og skal vera undir skipaðum viðurskiftum og ikki bara nakað sum haltar so nógv at tú fær fríviligar felagsskapur inn hvør fríviligur felagsskapur tað som má vera inn at at at at læra frá sær við við sínum egna tilfari tað haldi eg at fólkaskúlin hevur eina tað er eitt sindur ein kjarnuuppgáva hjá fólkaskúlanum men tað er ikki fólkaskúlin einsamald sum skal standa fyri hesum her mann má eisini minnast til ati øll børn hava foreldur tey flestu og tey hava eisini eina uppgávu í at uppmala børnini eisini tá ta kemur til hetta her og at syrgja fyri at tey hava tann neyðuga kunnleikan um hesi viðurskiftini so tað var í tí stutta tað sum eg hevði at siga til hetta her uppskotið eg vóni sjálvandi at vit fóra at kunna viðgera hetta her nærri og kanska koma at tosa eitt sindur um hvat ið hetta ítøkiliga merkir fyri fyri undirvísingina í fólkaskúlanum hvørji evni mann fer á enná og hvørji evnir mann ikki fer inná kanska fara at snakka eitt sindur prinprinsipielt um hvat er kjarnuuppgávan hjá fólkaskúlanum tá tað kemur til seksual undirvísing tí at tað kann gott vera har sumt sum liggur væl og virðiliga innan fyri hvat ið tey skulu taka á sær og tað er kanska eisini sumt sum kanska ikki hoyrir til fólkaskúlan og sum honkur annar til dømis foreldrini í størri mun skuldu taka sær av tað var tað sum eg at siga í hesum umfari takk fyri harra formaður ina viðmerkingtakk fyri ja tað er púra uttan fyri diskussión at sjálvandi skal tað vera eitt grundleggjandi støði og undirvísing í øllum faknum eisini í í seksual undirvísing men eg hugsi at vit hava innan fyri skúlan nøkur demokratisk vald forðað sum skúlastýri foreldraumboð at mann kanska kundi brúkt tað meira í mun til tá tað kemur til felagsskapar og onnur sum vilja sleppa inn í skúlan at tað kann vera øgiliga ymiskt frá skúla til skúla hvat mann heldur er í lagi so í staðin fyri at útihýsa okkurt frá øllum skúlum og umvent at hála á nakað inn í allar skúlar at mann kanska kundi latið tað verið upp til tann einstaka skúla at havt eitt visti rásarúm at stýrta innanfyri til dømis sovorðt við við felagsskapim sum ynskja at koma inn í skúlan takk fyri bjarni káralson gersuvæl takk fyri harra formaður øja altso onkursvegna hugsi eg ati at seksualundirvísingin skal vera so mikið skipað og hava eitt eitt minimumsinnihald sum gera tað onkursvegna
a verður yvirfløtugt at skula biðja onkran
fríiligan felagsskapa koma inn at forklára hesi her tingini tú skalt so allokera hesa her uppgávuna til fólkaskúlan undir skipaðum viðurskiftum til at geva eitt ávíst minimunn støði til okkara universala fólkaskúla sum er galdandi fyri øll tí hugsi eg at tað má vera onkursvegna skipa á tann hátt at tað verður yvir fløtut at hava til dømis kyn ella provita ella onkran annan inn at forklára um hvat ið tey arbeiða fyri tí tað er í ein ávísan mun í eini áhugafelagsskapur bæði tvey øhmen líkasum at túi líkasum at tú sigur til dømis at at tú sigur kanska ikki í fólkaskúlanum at verðin er seks túsund ára gomul men tú kansn gott onkursvegna hava tann hugburðin heima við hús so er tað steffan klein poulsen
ja har formaður nú kemur røðari nógv enn ein te við
við faklig heit og skulu byggja undirvísingina á á fakligheit annað tá tað kemur til til seks og ta hevur sett upp ímóti religiónsfakunum at tað ikki skal vera missiónsfak og tað kunnu it vera samdur um men eg má bara seta spurning við hvat er fakliga grundarlagið hjá kyn at siga tað at fosturtøka er ein mannarættur tí tað er tað er ikki ein faklig spurningur tð er tað er ein jú tað er ein fakligur spurningur men tað er minst líka nógv ein politiskur spurningur har summi lond politiskt siga at frífosturtøka er fínast slamið í onnur lond siga frífosturtøka tað tað taka vit ikki undir við tí síggi eg eg síggi tað ikki annað enn enn sum ein stóran politiskan spurning har fakligheitin er kann eisini inndragast og so kan man spyrja jamen ein felagsskap sum provita hevur kanska eitt heilt annað fakligt grundarlag ella onnur sjónarmið skulu vit fara og dragja allirfelagsskapur

k uppskoti her snýr seg ikki um at at at geva kyn heimil til at taka sær av seksual undirvísingini í føroysku fólkaskúlunum tveirturímótur er tað skipa seksualundirvísingina soleiðis at kyn eggangla verður óneyðugt ha tað vil siga mann fær eina námsætlan ella hvat mannskal kalla tað í fólkaskúlanum innan fyri seksualundirvísing sum onkursvegna ger tað at kyn ella provit el lonkur annar í gásarinum verður yvir fløtugur tí at tey fara inn nú á lofta eina uppgávu sum sum fólkaskúlin ikki klára av lofta og tað er jú kjarna nýti a tað gera nakað ikki tí tey natúrliga vilja men tey síggja hern ein tørvur sum fólkaskúlan r ikki klár at nøkta ella ella lofta og tí er hetta uppskotið so er gott upp á tann máttanu tí at tað ger tað at kyn verður altso tað hav gjørt eitt gott arbeiði til víðari men hetta er ikki teirra uppgávur tað skal vera fólkaskúlin sum tekur sær av eisini her og tað er eitt sindur tað sum eg haldi at uppskotið grundleggjandi snýr seg um takk fyri hat foramað
sær tað ingilín streingerðsval takk fyri har fær maður ja eg haldi
tað er áður tað her sum mann kemur inn á við at líka sum kanska roynir at fáa kjakið inn aftur á at tað tað er uppskotið tað snýr seg altso um at fáa skipað seksualundirvísingina í fólkaskúlanum so eisini at tað ikki verður neyðugt at onnur skulu koma inn og undirvísa í seksualundirvísing sum tað annars verður gjørt í dag og tað er akkurát hetta við námsætlanum og námsætlanar í fólkaskúlanum tær verða gjørdar við fakkunnleika tær verða gjørdar av ella tann dagliga umsitingin hon er uppi á nám tað er sostatt ein mentamálaráðharrin sum skal góðkenna tær men tað er ikki nakað tað skal ikki verða ein politisk og píblanding í hvat mann undirvísir har kann mann til dømis eisini hugsa um skulu vit so heldur ikki hava menningarlæru í lívfrøði og sum framvegis ástá kundi blivið farligt vissu politikarar sluppu at blanda seg for nógv upp í hvat verður undirvíst og hvussu verður undirvíst úti á flokkaskúlunum so tað hevur mann nám og fakkunnleika til at taka sær av tíbetur takk fyri tann góða vera ordiliga áhugavert at diskutera tann substantiva partin av undirvísingina men tað er ikki ordiliga tað vit eru sett í verðini til at gera

mál sum eru meira konservatiellin onnur til dømis kynssamleiki og fosturtøkaog hvørt á sínum men tað at mann hevur ein politiskan hálning til tey tingini ger ikki tað at mann má antin fáa øll sjónarmiðini inn ella útihýsa øll altso mann má í mínari verð so má mann regpresentera øll tey galdandi sjónarmiðini og lata tey ungu í til at taka støðu sjálvi og læra tey at hugsa um hesi her tingini tú kann gottundirvísa um at summi halda at fostirtøka skal vera mannarættur og at tað eru summi sum halda at tað er moralst forkert tað er púra legitivt at hava hesi bæði sjónarmiðini og tað eg haldi eisini at tað skal innganga bæði tvey í frálæruni men at fara inn á at fara inn í smálutir her uppi politiskt og siga hvat skal við og ikki tað er ikki okkara borð tað er nakað sum faklighoytin má má gera tá tey gera námsætlanina til hettara takk fyri ja takk fyri næsti røðari er jóhannne

takk fyrihara formaður ja eg ætlaði bara at geva lítið íkast til kjakið um um hetta málið her uppskot til samtyktar um seksuala upplýsing í fólkaskúlanum ella fólkaskalalógina tað er soleiðis at fólkaskúlin verðurallar tíðinar noyddur at tillaga seg ter viðurskiftir sum samfelagið krevur ella tað sum samfelagið hvussu her fólkaskúlin skal fylgja við samfelagsgongdini og soleiðis at mann kann upplýsa og læra næmingarnir tað sum verður kravt í tíðini tá ið man hyggur eftir hesu her málinum her so saman týðiligani tað at hetta er eitta eitt av teimum málunum sum sum fólkaskúlin eisini skal taka sær av tað verða øgiliga øgiliga nógv mál tilsaman sum fólkaskúlulin hevur um hendið og visimann hyggur eftir námsætlanini fyri allar teir lærugreinir og allar tær mál sum fólkaskúln skal taka sær av so eru tað fleiri námsætlanir sum ikki eru dagførdar hetta er ein av teimum men tar fleiri
læra fyri fleiri aðrar lærugreinir sum helst er dagført so tá tað kemur til tað so eg
fólkaskúlin aftur útseltu kann mann siga og sjálvandi tá mann hyggur eftir tí øllum teimum tingum sum fólkaskulunsl taka sær av og sum eisini etta huga ting vil hava at fólkasúklin skal gera og forbetra so snakkar mann øgiliga skjaldan um hvat tað kostar og hvussunógva pengar mann brúkar pokið tí tað er nakað mann mánn finna útav inan fyri karmarnar men eg kann bara upplýsa at heildarjáttan til fólkaskúlan er ikki broytt ella hækka í eini tjúgu ár burtura frá vissu onkur serligu átøk gjørd til dømis inan fyri fremmandmalt og annað so er tað tað sama mann arbeiðir við kanska við prístals reguleringum sjálvt um tað eru fleiri og fleiri ting fleiri fleiri krøv verða sett til bæði starvsfólk og næmingar eg hugsi um í dag hvussu skipabannt økið í tað nú kenni eg væl til tað í dag hevur mann lærarar
lívfrøðilagarar og heilsufrøðingar sum taka sær av tí heilsufrøðingarnir gera eitt stórt arbeiði fyri at fáa upplýst næmingarnir innan fyri seksual øki seksual læru og tá ar tað serliga kanska nanfyri ið byrjanarundirvísingina er tað ella ið miðdeildin kann tað vera reinføri og annað meðan tá mann kemur upp í framhaldsdeildina og sjenda til níggjundaflokk tá er tað kanska meir kynslív kynssjúkur og annað sum er týdningarmikið

har kemur tað kanska meir tekniska hvussu kroppurin er uppbygdur og annað hsum eisini er krav í lívfrøði og stendur eisini í fólkaskúlalógini og í námsætlanini fyri lívfrøði men tá tað kemur til tað sum tey ungu vilja hava meira í dag so er tað ikki í ella so er tað kanska gjørt for lítlan mun ogeg eri púra samdur í at tað kann vera øgiliga óskipað ella ymiskt hvussutað verður gjørt á ymisku skúlunum og tað eigur mann at fáa upp á ein annan máta samanskjóðað til at vit hava eina heildaundirvísingum á øllum skúlu m fólkaskúlam í føroyum sum er á sama støði men hetta er ikki rættiliga einfalt so einfalt tí at tú ert eisini noyddur til at útbúgva lærarar meira innan fyri seksualøki ella seksuala undirvísing avg undirvísiseallærum tí tað er ikki einfalt tað kann blíva rættiliga ja á nógvum økjum kann tað vera eitt sindur trupult fyri summarlærarar og tí er tað kanska summi sum eru betri egnaðir en onnur til at gera tað so kanska mann skal finna lærarar sum kunnu undirvísa á hesum ymisku skúlunum sum eru vanir við tað og duga tað til til lýtar eg haldi sjálvandi at heilsufrøðingarnir lærarnir eigur at samstarva um hetta og eg vísti á at mann burdi havt sálarfrøðingar ú tí økjunum eisini sum vóru við í einum toymi og tað er simpten tann ásannan av at tú hevur ymiskar avbjóðingar í skúlunum ikki bara kanska sálarigar men nógv av tí sum vistimann hevur verið útsettur fyri ymiskum tað kann vera keðiligum innan onkur nevndi neyðtøku og annað so kann mann fáa seinfylgjar av tíð og tað kunnu vera ung fólk sum ganga í skúlanum í fólkaskúlanum tí er tað fínt millum annað at hava sálarfrøðingar við í einari skipan við einum økihar sum mann kundi nýtttann fakkunnleika sum er eg hugsi eisini tá mann snakkar um undirvísing so varð nevnt nógv hetaher við at netið verður nógv brúkt í dag sum sum informatión og vit vita tað at nógv er á netinum sum er beinleiðis skeivt og tað er ikki sannleikin og eg veit at nógv skúlanæmingar brúka nógv neti eg veit frá arbeiðinum at til dømis jútú verður brúkt sum ein ein kelda og vit vita tað har kann leggjast alt møguligt út á jutus sum ikki er sannleiki ogtað ertð øliga viktigt at børn læra at vera kritisk á netinum og har veit eg at eg havi arbeitt inna fyri ssp eisini har brúkar mann nógv tað at mann skal duga at læra seg at kenna mørk og heinta upplýsingar á netinum rætt og tað lærur mann eisini í skúlanum í dag og at duga at begangast hj á netinum at reglarnar og lógirnar inni á netinum hvussu tær eru tað verður lmillum anað gjørt innan fyri ssp í fjórða flokki tað kundi kanska verða gjørt á hvørjum árgangi tí tað er altíð týdningarmikið at vita eisini hjá okkum vaksnum hvat mann ger og vísiger og tað eru nógvar keðiligar hendingar hendar við at mann leggur ymiskt út á netið og gera ymiskt ó nærislun á netinum su man iki eigur at gera og tí meini eg heilt víst at mann eigur at eisini taka tann partin við og tað ger mann í dag í fólkaskúlanum men ger mann nokk tahesum spurningurin tað er rætt sum sum uppskot leggur upp til at mann burdi fingið betri undirvísing ar læraskúlanum tavil siga kanska samskipar tað upp á onkran máta har soleiðis at mann fekk lærararnar sum er úti í skúlanum kanska ella taka sær burturav av hesum økinum tað kundi verið tveir lærara hvørn skúla til ein av hvørjum skúla saman við heilsufrøðinginum og saman við eventuelt einum sálarfrøðingi soleis a mann fekk eitt toymi sum hevði eina skipaða javnaundirvísing so allir skúlar og øll økir í føroyum fingu somu undirvísing øh tað sum tey ungu eisini vilja hava og og spyrja eftir nú nái eg ikki meir men nei

ná líkamikið eg ætlaði at taka burtur úr grein átta úr fólkaskúlalógini har tað stendur ati hvat mann afturat kann undirvísa um í ella skal undirvísa um í fólkaskúlanum har standa fýra punkt niðureftir eitt av teimum er ferðsla eitt av teimum er vinnu undirundirvísing um vinnu og so stendur sum punkt nummar fýra sum stendur heilsukunnleiki og seksual undirvísing
túr ikki eitt stórt pláss í fólkaskúlalógini tað er ikki tíð vit brúka ein hálvan tingdag til at viðgera tann partin faktisk hevur morgunsangur kanska størri rúm í fólkaskúlalógini enn hvat seksual undirvísing hevur men harfyri er ii sagt at tað er eitt týðandi evni tað sum eg hevði hug at siga tað var ikki at koma inn á tað sum okkara fframsøgufólk hevur verg inni á men kanska meiri hetta her við tá ið vit viðgera
at vísa á at eg haldi tað hevur so ómetaliga stóran týdning at fólkaskúlin skal vera neutralur og og ópartískur upp á allar mátar tað skal vera pláss fyri øllum børnum í fólkaskúlanum og foreldur sum senda síni børn í fólkaskúlan skulu kenna seg púra trygg tá ið tey senda børnini í skúla at børnini verða ikki útsett fyri ávirkan hvørki hendan handan ella hinvegin men at tey verða undirvíst í tí sum er grundleggjandi at lesa og skriva og rokna og tey at fáa teir førleikarnar á heilt neutralum grundarlag umframt tað tey so eisini fáa um umumheimin og tey fakini sum annars eru í fólkaskúlanum men at tað ikki snýr seg um at at børnini skulu beginna at hella hendan handan ella hinvegin tí tann partin at ávirka børnini eiga foreldrini fyrst og fremst og hann skal verða reserveraður til foreldrini til børnini sjálv eru nóg búgvin til at kunna taka støðu til hvussu tey síggja upp á tilveruna og tað er tað sum eg haldi eri er vandamikið til tíðir í fólkaskúlanm tað er tað at nøkur halda at fólkaskúlin pp á einlannan máta skal lata upp fyri at onnur skulu koma inn og gera sína ávirkan galdandi tí at tey halda at nú mangla børnini at fáa tað og tað at vita og fólkaskúlin er plássið hjá fólkaskúlalærarum og ikki hjá øðrum teir hava tikið eina langa útbúgving hvar ið teir læra hvussu teir kunnu á neutralum grundarlag læra børnuni tey mest illimenteru tingini á einum tryggum grundarlag tað skal vera pláss fyri øllum børnum í fólkaskúlanum bæði børnum hjá ingilin didissen strøm og hjá steffan klein poulsen og tey skulu sum foreldur føla seg líka væl at senda børnum í fólkaskúla óansæð um tey hava kanska tvær heilt ymiskar heimsmyndir og tí haldi eg at mann skal ansa øgiliga væl eftir grundin til eg sigutað tað er tí at tað eru til tíðir so koma felagsskapur bólkar og áhugafelagsskapur ág onnur og spyrja um tey kunnu sleppa inn í fólkaskúlan og gera sína ávirkan galdandi millum annað í sambandi við hetta her so so nevndi steffan klein poulsen at ein felagsskapu sum eitur kyn hevur roynt at komið inn hann er inni í miðnámsskúlunum og hann er kanska inni í fólkaskúlunum í dag eisini og eg veit frá fólki sum hava verið til undirvísing hjá teimum hjá kyn íð til dømis í í í miðnám tey hava til dømis undirvísti bilmekanikarum og elektrikarum sum eru í nógvum førum vaksni menn sum eiga bæði eitt og tvey trý børn og eru giftir og alt um bassundirvísing seksualundirvísing um hvussu mann fær børn og annað skuldu taka burturav sínari skúlatíð í miðnám slík ting tað eru fullkomiliga burturvið at at at mann mann trýstir sovorðt inn í miðnám men hetta er tann sami felagsskapurin sum nú eisini hevur bankað upp á dyrnari fólkaskúlan og ætla sær inn í fólkaskúlan at læra børn um tað sum tey ikki halda at fólkaskúlalærararni læra teg um millum annað um aðra kynsliga oreentering enn tað sum er normalt og tað sum hevu verið vanligt og aðr tá sendi tú ikki børnini til eitt trygt stað tá ið tú lovar felagsskapin inn í skúlan sum til dømis læra børnini hjá tær eina kynsuffatan sum tú sum av moralskum orsøkum sjálvur ikki tað mugu vit ansa øgiliga væl eftir tí tá verður fólkaskúlin ikki longur eitt stað fyri øll men fyri faktiskt meiri fyri tey sum ynskja at ávirka og gera fólkaskúlan til eina missiónsmarkni á nøkrum ávísum felagsskapim tað skulu vit ansa øgiliga væl eftir tað skal vera rúmligt í fólkaskúlan up á tann mátan at øll skulu kunna føla seg trygg oghann skal vera neutralur og ópartískur og ofta brúkar mann orð felags nevnari sum eitt negativt orð men tað skal vera lægsti felagsnevnari soleiðis at undirvísingin er so ópartísk og er so neutral at øll føla at tey kunnu senda børnini í eitt trygt stað takk fyri harraformaður j era viðmerkingar bjarni kárason petersen fyrst takk fyri harra formaður eg eg skilji væl sjónarmiðið hjá biljustinussen men hvat skal lívfrøðilærarin gera tá mann opnar kapittl um koppseting hvat skal ann gera tann opna kapitl um menningarlæru hvat skal hann gera tann ona kapitlu um jarðfrøði hvussu gomul jørðin er uo e rund ella fløt hvussu skal hann gera tá hann opnar avsnitti í kristinkunnleika om ateiismu og hvussu skal hann gera í náttúru tøkni tá hann skal forklára 5img tað eru so ræðuliga nógv ting sum vit hava eina meining um men lærarin hevur til uppgáva í besta fyrimuni at royna at læra um hvussu verðin er og hvussu veruleikin er og tað haldi eg at vit hava skyldu í okkara fólkaskúla at at gera at vísa verðina sum hon er og ein partur av tí er diskussiónin um til dømis fosturtøku um kynsligan samleika og seksualitet tá ið tað er ein lynnreglan partur av hvussu verðin er snikkað saman tá má tað eisini
framganga í undirvísingartilfarinum har við er ikki sagt at so er tað bljustinsen gersuvælnei tað er ja men harharvið segði svaraði bjarni kárasom petersen uupp á sín egna spurning tað er munur á at hava
ein boðskap og at undirvísa um hvussu í tey ymisku læra um til dømis ateismu um buddismu um kristindómis víðari tað er munur á og tað er har i man viðhvørt fer skeivur og hvar ið felagsskapur halda at fólkaskúlin manglar líka sum at oppastær á hesum økinum og tí vilja vit koma inn og royna at ávirka og trýsta og tí fólkaskúlin ger ikk nóg gott og dyttu datt o at her uppskotið fer eisini eitt sindur tann vegin at mann heldur ikki at tað er gott nokk við seksualuvísing í fólkaskúlanum og tí heldur mann tað at tað tað tað tað tað skal gerast nakað meir og millum annað tíð eru eisini onkur felagsskapir sum sum operera á hesum feltinum og sum royna at koma inn í fólkaskúlan og royna at hjálpa fólkaskúlanum við hesum partinum sog tað er tað skal a

kanni koma inn á hesa røðuni men eg haldi faktiskt at tað er áhugavert hettar her sum biljustinussen sigur at øll skunu vera trygg at senda síni børn ífólkaskúlan og so leingi sum vit ikki hava eitt greitt endamál og eina greiða námsætlan fyri hvussu undirvísa skal íseksualupplýsing so er tað øgiliga ymiskt frá skúla til skúla frá læra til lærara hvat undirvísingin verður tað kann fara yvirmark hjá summum børnum og summum foreldrum og tað kann vera alt for lítið fyri summi børn og summi foreldur og tað er tað sum mann hevur at arbeiða við tá mann ikki hevur sum lærari eitt endamál og eina námsætlan fyri eina greiða visjón fyri hvat tað er sum børnini skulu læra og hví te skulu læra tað og tí er hetta her uppskotið lagt fram jbilljustinesenaltso mann skal ikki verða blyndir fyri tí at tey sum undirvísa fólkaskúlanum eru væl útbúgvin fólk sum hava lært hvussu tey skulu undirvísa í í hesum fakunum og

sum stýritíð hvussu í tað verður hvussu í undirvísingartilfari og tilgongdin er fyri tann einstaka flokkin og flokslærarar og lærarar sum heild duga eisini sjálvir at seta tey í mørkini og at útvega sær tað tilfarið sum teir skulu brúka til sína undirvísing tað er millum annað tað teir hava lært tað teir hava lært til lærarar og tí tað skulu vit ikki undirmeta at at vit sum løgtingsfólk skulu halda tað at tð tað ikki er gott nokk tí tað er tað er eitt hav av lærugreinum annars sum fólkaskúlin eisini skal taka sær av sum tey ikki hava serliga undirvísing á á læraraskúlanum men fyri tað skal fólkaskúlin taka sær av tí tí at fólkaskúlalærarar hava millum annað lært at útvega sær tilfar og hvar ið
hvussu mann brúkar tað tilfar sum er
at undirvísa á einum á einum neutralum og góðum grundarlag ja so er tað steffan klein poulsen ja harra formaður biljustinussen nærst aftur við spurningin hvør er tað sum eigur børnunm og harald vit mugu bara strika tjúkt undir at tað eru foreldrini sum hava ábyrgd av børnunum sum sum eiga t og vim mugu ikki ikki koyra for nógv yvir á skúlan egdiskjótt at tað blívur í skúlum hetta í skúl um hatta men fyrstogfremst er tað foreldrini sum hava ábyrgd tel a uppgáva síni børn og og vit mugu halda fast í hesun her at fólkaskúlin skal vera fyri øll eg haldi tað er tað er mis forstaðið at at miðflokkurin júplar av at at eitt fak eitur kristni og vit tí kunnu miskinera í tí fakinum eg haldi sletti tað sum fer fram men hin vegin vissu politiski boðskapur koma inn eitt nú sum vit síggja upi í miðnámsskúlanum so trúgvi eg øgiliga skjótt at at tað kemur at splitta fólkaskúlan og foreldur tá tað kemur til hvar tey skulu senda børn í skúlan sinusenja tað er so púra rætt sum steffan klein poulsen sigur og fólkaskúlin er ikki ein kristin frískúli hóast tað so eru vit øll samd um
tað at fólkaskúli nú brúkti eg nógv
borðið neutralur at fólkaskúlin í sínari grundsúlu byggir á tey kristnu virðini tað hevur frá byrjanin av verið í grundarlagum til fólkaskúlanum men tað er ein so alt umráðandi kjølir undir fólkaskúlanum at tað er fyri sovitt óneyðugt at taka fram tá ið vit tosa á tí støðini sum vit tosa í dag men tað er ómetiliga týdningarmikið at foreldur kenna seg trygg við at senda børnini í fólkaskúlan takk fyri fær orðið ger sog væltakk fyri harra formaður eg haldi at tað er eitt áhugavert uppskot og tað er eingi ivi um at
at tey ungu fólkini sum hann spyr tey so vísa tey á at
tað er tørvur á at hava skipaða undirvísing og seksuál upplýsing og fyribyrging um heilsu um at kenna mørk og at verja seg sjálvan og annað og tað hava kanska ongantíð havt so nógva atgongd til ymisk tilfar sum fer púra ófylgtrerað út á netið og tí er tað kanska ongantíð verið meira neyðugt enn nú eisini at tosa við ung fólk um eg veit ikki mann kann siga hvat er ókey og hvat er ikki men eisini at læra tey at verja seg og tá ið tað blívur sagt at fólkaskúlum byggir á kristi grundarlag tað eri eg glaðfyri og í mínari verð er tað slett eingin ansøgn at hava seksualundirvísing samstundust og tað er ein púra natúrlig partur av
senja kristina lívinum tað sum uppskotið leggur upp til tað er at tann frálæran sum er í dag er kanska eitt sindur óskipað og hon er kanska eitt sindur tengd at
persónun so tað er ikki so soleiðis at tað er eitt ferligt tilfar sum hann veit øll farið ígjøgnum tú ú hvussur sera ymiskt hvussu tað verður upplivað og tí hevur tað eisini verið viðgjørt á ungdómstinginum og tað hava tikið tað fram tá ta ungi og tí haldi eg að tað er nokk so gott at tað varði tikið inn aftur her soleiðis at okur eldri kunna fylgja upp upp á tað sum tey ungi sjálvi vilja hava kyn hevur havt hesaher undirvísingina sum eg skilji hvussu sera væleydnaða í í miðnámsskúlunum og tað er nokk serliga hett her við at ung undirvísa ungum og tað fólk sum tey ikki skulu hava eina kontakt við aftaná sum kanska hevur gjørtað eitt sindur lættari og tað r fólk sum eisini hava fingið skeið í hvussu tey undirvísa og tey vita hvat tey gera so tað tað hevur hvørfall ljóðar sum eitt gott tiltak og so er ta sjálvandi ein røð av tiltøkum sum verða gjørd í skúlunum tí lærarani gera sjálvandi eisini eitt arbeiði og gjignn hevur eisini regluliga undirvísing við fólkaskúlanæmingum so her er undirvísing og sjálvandi fara okur í nevndini at brúka eitt sindur av tíð upp á at fáa lýst hvussu tað er skipað soleiðs at mann fer tað heilt nágreinað at tað kann blíva kanska meira støðugt ø okur høvdu herfyrri eisini eitt annað uppskot sum kom frá ungdastinginum tað var her við at hava fyrstu hjálp inni í skúlanum og tað var faktiskt eitt sindur tað sama sum bleiv sagt um tað at tað var eitt sindur óskipað at í summi skúlar høvdu góða fráliru í tí summir høvdu ikki men tdað uppskotið bleiv so felt og mann metti at tað skuldi fara inn í tað arbeiðið sum var við at fáa gjørt dagføraingar í fólkaskúlalógini og eg gangi eisini út frá hetta her eisini kemur inn har tá ið tað kemur til alt hetta her evni við seksualiteti so er tað kanska nakað sum ertrupult hjá okum at viðgera okur duga kanska nokk so illa at viðgera tað tey ungi duga nógv betri eldri em mann er kanska verri her og eg veit hvussu eg veit ikki vusu tae nú men fyri nøkrum árum síðani hevði mann gjørdi mann nakar royndir í norra har mann hevði opna sovornar klinikkir fyri ung sum tey bara kundu koma inn á og har kundu tey fáa alla tar ráðgeving tey høvdu brúk fyri og tey kundu fáa priventión vist tað var tað og alla upplýsing um um heilsu eisini í sambandi við kynslív og annað so tað var se in heilsu klinikki kammnan iga fyri fyri ung og taðði tað var heilsufrøðingar sum stóðu fyri tí har og tað hevði mann góðar royndir við so tað er heilt sikkurt í at tað eru nøkur ting mann kann gera og tað mán tekur tað visti ann kann siga eitt stig víðari so hevur krappamansfelagið faktisk eisini víst á yvir fyri landsstýrinum ati tað er eingin sogosologisk klinikk í føroyum og tað er sjávandi ikki nakað sum hevur akkurát við hetta at gera men tað er allíkavæl eitt tekna um tað at hetta er eitt øki sum er eitt sindur undirmett og sum ikki verður verður viðgjørt í nóg stórum álvara tí ykur duga kanska at for illa at viðgera tað so at hetta skal hvussur fáa eina eina góða viðgerð frá okkum takk fyri ja tað er ein viðmerking frá ingilín strøm ger su væl takk fyri ja eg haldi nemliga a tað er áhugavert við at hví mann ikki hevur skipað hetta øki betri heldur í í fólkaskúlanum og tað er kanska ja mann hevur ein vissanbarøringsanskt ella eitl annað tá ið tað kemur til hesi her evnini at mann ikki tekur tey í álvara sum annar partur av undirvísingini eisini ø tá ið vit vita attil dømis tá ð tað kemur til harðskap bæði harðskap og kynsligan harðskap atat tað er ein øgiliga stórur partur av atat tar her við útbúgving í mørkum og samtykki og so framvegis sum eigur at vera ein partur av tí vanligu seksualýsin ella heilsuupplýsingini í í skúlunum og at tað kann vera við til at fyribyrgja sbakk fyri harra formaður og takk til ingilein destrøm ja jer púra samd hett her við atseta mørk og og og tað tað veit eg hvørfall eg nakað sum heilsufrøðingarnir eisini arbeiða øgiliga miðvíst við í fólkaskúlunum og tað verðu gera lærarar ivaleyst eisini og tað er sjálvandi við til at fyribyrgja harðskapi og okur hava eisini havt okkurt annað uppskot frammi sum kundi eisini bøtt upp á hetta her akkurát het her øki

sum sum gikni veitur so at tað fer longur upp so tað eru nógv ting mann kann gera í felag men tað má vera skipað so at tað er eitt nøkulunda eins tilboð til allar næmingar takk fyri tær takk sær tára johannes joensen takk tær for maður bara ein lítla viðmerking tú verður ikki liðugur ordiliga við tey sum tú skulu siga í ánøv men tað er tað at í miðnámsskúlum hevur mann viku seks sum sýnist at virka øgilgiliga væl og tað haldi eg mann kann halda á fram við men eg hugsi í fólkaskúlanum og nú hoyri eg so nógv sum um hálova fólkaskúlan so eg vóni eisini at tann hálovingin sæst aftur í í at mann fer at játta pengarnar tá ið tað vísir seg at mann vil hava at fólkaskúlanum skal umsitja
t og gera ella
hava eina holl undirvísing ina fyri øll evnir og alt tann nýggjastum kemur skal fólkaskúlan eisini taka sær av og við røttum eisini men ofta so mangla játtanirnar pengarnar til at gera átøkini bæði til útbúgving útí á læraraskúlanm og eisini her til t út á setrinum og eisini her høga tingunum til at fáa dagligtagn at koyra í í fólkaskúlanum soleiði sum eg síggi tað so eru vistu tú skult fáa tað her á at koyra á skinnara so mann noyddir til at játta fleiri pengar taðtað hetta kann ikki gerast bara við verandi játtan tí tú skalt hava meira útbúgvingfólk hvussu her betri og
fólk á økinum eisini hvussu er rættað til tey ungu
tí teyð krevja meira og betri undirvísing og tú skalt eisini hygja eftir námsætlaninim at fáa tær gjørdar tað krevir tíð og orku og tú skalt eisini hava eitt samskipað samskifti millum bólkarnar altso heilsufrøðingarnar lærararnir hvussu mann skipar títt toymir egveit ikkihu hann ger tað men í øllum førum allir skúlar í føroyum mugu so hvussu samskipa tað hvussu mannvil hava tað skal skipast ella fortað sjálvandi við at vera soleiðis at skúlarnir skipa tað ymiskt sum teir halda best og so fært tú sjálvandi eisini ymiskar ymiskar skipanir tað tað kann man okna við sjálvandi skúlaleiðarar teir royna at gera sít besta men men fólk eru ymisk menniskjur ymisk so v helst hava eina javnaundirvísing allastaðni so eg vóni tað at at mann fer at síggja meiningina í at vit samskipa tan p á onkran máta soleiðis at lærararnir sleppa at taka sær av tí fáa útbúgving innaninnan fyri tað soleiðis at økið verður dekkað og at tey ungu føla at tey fáa tað sum tey hava forvæntað kundu forvæntað í skúlanum men annars at siga tað at taðer skúlin er royni so best í tað og tað at at at siga tað at at tað ikki er nøktandi tað kann mann gott siga meni men eg kenni jú fleiri starvsfólka skúlanum sum gera eitt stórt arbeiðina fyri øki og til dømis innan fyri tað sum eitur ssp eg kann ikklata vera at nevna tað har brúkar mann øgiliga nógva orku nú serliga við hesum her at kenna mørk og og serliga hvussu mann brúka netið og vit vita tað at netið internetið tað verður avbjóðingin í framtíðini hjá børnum og ungum í føroyum tað er allastaðni í verðini men sanniliga eisini hjá okkum hvussu brúka vit tað skilagott og tað gverið nógvar diskussiónir um um mann skal forbjóða tað ella u mann skal avmarka tað hvønn mun mann skal gera tað men tað má vera best at mann dugir at læra fólk at brúka tað og ikki misbrúka tað í alt forstóran mun verður alnótin misbrúkt tað síggi eg javnan og spurningurin er bara hvussu nógv ork hvussunógv pengar brúka v upp á hetta økið tí hetta eit sindur fjalt vit síggja tað kanska ikki so væl og sjálvandi foreldur og familjur hava trupulleikar við athava eftirlitið heima tí tað er tað er ikki so lætt og í skúlanum er heldur ikki lætt t hava eftilit við tí men g eri væl vitandi um tað og hava upplivað tað fleiri ferðir bæði í vanligum fakligum kjaki at næmingar fara í telefonirnar ella teldurnar og finna fakta burtur úr av av alnótini sum er púra púra skeiv tí at tey hava kanska upplýsingin er ikki nóg góð altso upplivingar iggja jú allastaðni og hvønn pált skal mann fara á sum er tann sanni summir pallar eru púra púra skeiv sum mann heintar upplymsingar av ogtað er eisini ein vandig í framtíðini takk fyri siristenberg eina viðmerking takk fyri hara formaður ja skúlin geri eitt stórt arbeiði roynir og tað ger gygni eisini og taðer eingin ivi um t heta her við netinum er ein risaavbjóðing tí at tú fer atgongd til alla verins vitan kanska uttan at duga nakað um keldukritikk ella hvat er nú tann rætta vitanin sum sum er hóskandi eisini til til tín aldur og so víðari so har er nógv at gera og nú er tað settir hesin her bólkurin niður sum skal dagføra fólkaskúlalógina at nú er einki umboð frá landsstýrinum til staðar men men er hetta ting sum mann sær fyri sær fara inn í ta arbeiðið við at dagføra fólkaskúlalógina ella ella eg ikki komið so langt í t í arbeiðinum enn jajóhannes joensen takk fyri fyrispurningin sirur stenberg ja nú eri g eit sidur vitandi um hvat hendir har eg ætlaði ikki neyðugt at fara út við nøkrum áðrenn mann hevur komið tilaa niðurstøðu har men men eg trúgvi mann hygur eftir øllum pørtum men tó eg soleiðis sum eg síggi tingini í skúlanum so so vil mann helst royna at læra næmingar at brúka netið skilagott heldur enn at forða tí ella forbjóða tí tí vit vita at forboð tað kann bara skapa
ja aðrar mátar at koma framat upplýsingar heldur
má mann læra næmingar keldukritikk sum tað verður sagt og og royna at finna út av hvussu hvussu vit skilagott kunnu nýta netið rætt men at avmarka haldi eg mann má tora at gera tað torar vit alt ov lítið í í dagli entaðr at avmarkað takkfyrij so er tað steffan klein poulsen ú ko røðarin inn á hett her við internetinum sum er ein stór avbjóðing tað er sum eitt wiwest har sot sið at ongar lóg ir galda kann mann siga tað eru ting sum vit hava tikið støðu til her í føroyum sum sum er púra til
toingiliga internetinum og tað er ikki
e lætt at tækkla men bretar millum annað teir teir royna at seta tiltøk í verk soleiðis at tú skalt verið fyri sera tú ert átjan ára gamalt fyri komun á ávísar heimasíður sum eru óviðkomandi fyri børn tað kundu veri ein loysn eg veit ikki hvussu tað er titv vit mugu diskitera og og og børn mugu sjálvandi fáa vita hvussu tey navigera á netinum og eg haldi mann má mann má ávirka í ávísan mun altso eitt sjeyára gamalt barn burdi ikki havt atgongd til tað sama sum vit vakn fók oog so upp eftir so so vit sleppa ikki rundanum rundanum at diskutera hvussu vit skulu fori halda okkum til internetið her í løgtinginumjannes jnsetakk harar formaður ja tað er viðkomandi altso vit kunn vera púra samd um at at seragamalt barn skal ikki hava atgond til nakað sum vaksnaðir av
undir og hvussu mann ger tað ja

men eg haldi at øll hava verið rímiliga
positiv um at vit skulu fáa skipa undirvísingina sum er í fólkaskúlanum og tað eri eg ótrúliga glað fyri man kann so eisini siga at tð hevur verið nakað kjak um hvat tann undirvísingin skal fevna um og har er tað jú soleiðisnar ati at tað ikki eru vit sum eru politikarar í løgtinginum sum koma til at orða eina eina endaliga námsætlan fyri hetta her øki so og tað koma fólk við teimum fakligu førleikunum nokk til at at taka sær av í nám sum hevur tað undir undir hendi so í heila tikið haldi eg tað hevu verið ein øgiliga positiv viðgerð av at vit skulu hava eina greiða ætlan og eitt endamál fyri
fyhvat er sum børnini skulu læra í seksualupplýsing eins og vit hava í øllum øðrum fakum sum vit hava samtykt skulu vera partur av fólkaskúlanum
øheisini fyri at tryggja bæði børnum og lærarum at at mann veit hvat tð er sum verður undirvíst í og skal undirvísast í og hvat tað er sum mann skal fáa burtur úr tí undirvísingini sum er og tað er jú eisini soleiðinar at ati í hesum her námsætlaninum har eru mann líkasum mann staðfestir at mann skal hava nakrar greiðar fakligar førleikar fyri hvørja lærugrein sær og mann hevur ein samanhangandi stigvøkstur frá tí lægsta til tað hægsta stigið ígjøgnum øll árini í fólkaskúlanum og tað skal sjálvsagt eisini verða galdandi fyri seksual upplýsing so er tað eisini nógv er komin inn á gygni uppgávurna hjá gygn og skúlaheilsuheilsufrøðingunum og tað er sjálvandi eisini ein partur av hesum her at fáa upplýsti kanska nærri eisini inni í nevndini hvat tekur gygni sær av í hesari undirvísingini og hvat áttu lærararnir kanska tikið sær av og um tað kann samanfinnast ella hvussu mann fær skipað tað allarbest nei vt hoyrt frá summum frá gygni ella summum sumarbeiða sum heilsu røktarar at har eisini eru nakrir trupulleikar við tí arbeiðinum sum gygni er settur til at gera úti á á skúlunum við skúlaheilsufrøðingunum við at normeringin ikki er ikki broytt síðan trýogfýrs og so framvegis so har eru heilt sikkurt eisini nøkur ting sum mann eigur at at hyggja uppá mensamanumtikið so haldi eg at hetta hevur verið eitt gott kjak og eitt positivt kjak um hetta málið og tað takkifær sjálvandi at fylgja tí takfyriso eru ikki fleiri sum hava biðja um orðið orðaskifti er enda og hetta málið verður beint í mentanarnevndina til víðari viðgerð síðani koma vit til næsta mál á skránni tað er løgtsmál nummar trýoghálvfjerðs tað er uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtslóg um húsalandsgrunn heimildastovna almannagagnlig bústaðarfeløg vit skulu biðja um framsøgufólk fyri fólkaflokkin er ta jacobvestergaard fyri javnaðarflokkin aksel ja fyri javnaðarflokkin er tað eykun samuelsen fyri fyri sambandsflokkin rósa samuelsen og fyri tjóðveldi er tað siristenberg og billjustinfensen fyri miðflokkin og rutt vang fyri framsókn fyrst fær jacub vestergaard orðið ger so væl
takk fyri at formaður rættur eitt av fleiri uppskotum frá javnaðarflokkinum sum ja á pappírinum skal síggja út til sum tað skal vera bíligari og meira um etur hjá føroyska borgarunum at liva men veruleikin er heilt annar tað er einki tað er einki sum er fyri einki her í verðini í hesum førinum er tað ein víðkaheimild til húsalandsgrunnum sum skotin verður upp soleiðis at mann kann stovna eitt almannagandligt bústaðarfelag diskussiónin um hvussu tí kommunurnar skulu blíva partur av ymiskum virksemi her hesin føroynum bústaðarbygging hevur verið uppi á venda við jøvnum millumbilum og eg havi altíð verið ivasamur um títt rætt at kommunurnar invovera seg í hetta hví vit taka tað dømi nú at okur síggja fólk sum keypa seg dýrar íbúðir og dýr hús so sjálvandi ljóðar tað gott í oyruni at mann kann fáa stuðul nú frá kommununi
til at fáa hesar her bústaðirnar upp at standa men tey sum í gjár fyri ein viku síðani mánaðsíðan hava keypt tæ dýran bústaðarhavn fyri fleiri milliónir skulu eftir hesum uppskotinum umframt tað tey skulu betala til bústaðin nú yvir skattin betala eitti munandi eina munandi upphædd til kommununa afturat sum so skal geva øðrum eftir hesum her at døma bíligari bíligari bústaðir tað er ikki nakað sum eg haldi er gott og sum eg up á nakran máta taki undir við eg kom í kommunkommunupolitikk fyri nógvum harrans árum síðan fyri tretivu árum síðan bað borgarstjórin lítlar kommunur tá ið kommunurnar høvdu lánt seg út á sjógv við fleiri involvera seg í vinnulív og annað ág mann var noyddur at seta krepputiltøk í verk og tí havi eg altíð verið ivasamur um hvar ið heimildir mann skal geva kommunun eg haldi ikki at kommunar skuldu inn á hetta økið hetta her við at skaffa bíligar bústaðir tað er bara finna útav við útboðnum at fáa bygt n óg nógv soleiðis at útboðið svarar til eftirspurningin so koma øll tey tingini upp á pláss og tað hevur sitandi samgonga gjørt

bústaðin tað er uppæddinir lánið upphæddirnarsoleiðis at bústaðið kann fara til verkarnar saman við privatum og bara og bara á tann hátt fáa okur nøkta eftirspurningin á økinum tí okur hava sett bústaðið o byggja útav og hava sett tey privat at byggja og tað er eingin munur á leiðuprísinum sum so hetta her við profett sum framgongur av hesum uppskotinum tað ljóðar øgiliga gott í oyrunum á fólki hesi návn proffektfeløgini hava ongantíð kunna veitt eina tænastu til ein betri prís enn har sum kapping er tí har sum kapping er ímillum har kemur altíð prísurin niður á tað ni vogið sum er tað rættanir vogi til til til ein og hvørja til ein og hvørja tíð eg skal brúka eitt lítið sindur av tíð til til hetta her við við bústaðir øll mínum tykki so fungera bústaðir yvirhøvur ikki bústaðir hevur fingið væl av pengum til ati kunna seta ymisk virksemi í gongd og tað ger bústaðir ikki í hesum her uppskotinum tosar mann um at bústaðir kann ja ein partur av hasum her tíggju prosentunum kann verða veita at veita grundøkir at veita onnur ting tað ger bústaðir í dag tað gera kommunur í dag kanska ikki eftir bókini tað eru dømir um ati bústaðir fingu framikjá rætt at keypa økir kommunur hava næstan grivið út og fylt út fyri fyrri bústaðir tað vil siga t forfordeilt í mun til aðrar borgarar í kommununi og á tann hátt men tað sæst einki til at tær bústaðirnir annars eru bíligari enn enn aðrir enn aðrir bústaðir eg síggi ongan ongastaðni taðhevur altíð tosað um í byggivinnuni tá man byggir so skal mann kunna bjóða út og og tað er nøkur sum hava sætt seg vera talsmenn fyri at bjóða út teg hav ongantíð sætt nakar hjá bústaðunum bir at bjóða út ráðgevarar ráðgevarir veru ikki óðaður bjóðaður út arbeiðstakari verða ikki bjóðaður út undarlig undarlig máti tað virkar sum um mann arbeiðir við ávísum vinum og kenningum sum sum som skulu byggja og virka tað sum bústaðir ger eftir ávísum eftir ávísumtreytum hjá bústaðir hetta er eitt rættiliga tá ið mann roynir at fáa innlitt í hesa skipanina so er hamn rættiliga innilukka og goymd skipan sum øgiliga ringt at fáa innlit í og tað sum mann haldi eg mann kann lesa tað er tað hetta her diskussiónin um avgjalds avgjaldið er tað mann hevur klárað at byggja fyri hjá bústaðir tað heldur yvirhøvur ikki stykk ati mann mann klárar mann klárar ikki soleiðis sum mann skipar seg tiltil dagin til dagin om vegin so eg haldi ati lati tað privatu fáa frið at byggja eitt sovorðt uppskot sum hetta fer at seta ein støðgara fyri tíð tí mann skal inn við skattaborgaranspengunum sum stuðul til nøkur ávís fara at skeikla allan bústaðarmarknaðin í staðin mann koyrir sum mann gerst roynir at økja útboðið soleiðis at t prísurin kemur niður á tað nevogi sum mann skal tað sum hetta fer at gera tað fer at støðga tí teimum privatu ætlanum sum eru og tað eru ikki so fáar okur hoyra um tær kring landið har tey privatu royna ati vera við í at byggja byggja bústaðir lat tað koyra og lat tað fáa frið at koyra soleiðis

onkursvegna situr og og skaltar o vattar næstan sum mann vil við teimum penalmennu pengunum mann per at umsita tað er ikki ein góður skipan eftir mínum tykki tí har er einki gjøgmskygni í mann mann velur nøkur út nú veit ikki hvørnum kriterium mann velur tey úteftir og hvør skal tað er einki opið opið og alment um tað hvussu mann hvussu mann ger tað og tí áðrenn áðrenn mann í heila takið fer at tosa um at víðka um heimildina hjá bústaðinum eigur man at fáa skil á á á stovnum bústaði tí tað er einki skil á tí stovninum í dag takk fyri harra formaður ja so ver tað nakrar viðmerkingr fyrst er tað høgni hoydal gersuvæl ja hrra formaðurhetta kom frá manninum sum hevur býtt okkara felags oy út til nøkur heilt fá reiðaríir uttan nakað gjøgnumskygnin so framvegis men fólkaflokur forinokta seg ikki húsalandsgrunnurin bústaðir er hjartabarnið hjá tjóðveldi og eg kann vissa jakubvestegar umvegshan ikki veit av tí elatvistahan ikki bil vita tað at uttan húsalandsskrunnin hevði tað vanliga fóltkið lettik

erta jakovestegerd takk fyrihara formaður ja tað skilji eg væl at skilja bústaðir er sum tað er tá ið hjartabarnið hjá tjóðveldi so so kann tað spegla av hugsanina hjá tjóðveldi um um bústaðir har er einki gjøgnumskygdni í hava einki bjóðað út mann velur tilvildarliga hvør skal byggja og tað er ein sannroynd í síðstu samgongu kláraði mann
ikki at lána eina krónu til bústaðin
bústaðir bústaðir sat bústaðir sat og bíðaði eftir pengum tað vóru tað vóru í trotið við pengar og títí er millum annað støðan sum er nú hava okur skaffa bústaðin eina eina rímiliga stóra nøgd arbeiða fyri trupulleikirn er organisatiónin bústaðir riggaði ikki organisatión og bústaðir riggar ikki og tí má tí má tað gerast okkurt tar organisatiónina hon speglar hon speglar tað sum tjóðveldi hugsar um organisatión takk fyri ja takk tað skal vera friður í tingsalinum so er tað aksel johannesen sum fær eina viðmerking ger so væl ja takk fyri harra formaður skal líka rætta jakovestegaard bústaðir fekk heimild einaferð tveys tvyogn ses seytjan at lána tveyhnoghálvtrýss milu
krónur og bústaðið bygdi
áðrenn ein eina íbúð um vikuna seinasta valskeið men eg haldi tað var for lítið tað buri bygt meira jakovestergaad hevur rætt í tí at at økið um útboðir at fáa fleiri bústaðir tað uttan iva fær prísurin niður tí at tar manglar bústaðiðr í løtuni men jakovestergaard siggur tað at kapping er betri enn námprofitt feløg fyri at fóra prísurin niður so e haldi ikki at nú heilt rætt í seinastu viku skipaði javnaðarflokun fyri eni raðstevnuni tá sóu vit prísir í danmark leiðuprísir altso almenni leiðubolagar og privatar leiðubolagar har var tað ein triðing bíligari í meðal at hava eina almenna leiðubol við eina privata leiðuíbúð so í danmark er tað munandi bíligari við almenn leiðuíbúð jacobvestegoard ja takk fyri hara formaður ja hasar tvey hundrað og hálvtrýss milliónirnar tæastæ vær fíggjarnevndini so minnist eg aftur men mann hevði mann hevði nógv størri ambitiónir ambiiónsniboð enn tað tað var tað sum eg hugsaði um tað kom hannvg við og tað var ja tað sama sum javnaðarflokkurin annars sat við landsstýriskvinnan fekk
fekk tá fekk borðið upp í knappi av milliónum tvey hundrað milliónum tað var hon bygdi ikki
hon keypti iki ein pakka av skrúvin ein gang og og og tað er so nú nú mann situr í andstøðu skal mann skal mann orðna alt á á byggimarknaðin nei lat marknaðin fáa frið uttan at gera allar føroyingar til almanna klienta sum skulu hava stuðul frá kommununm landið fyri at seta føtur undir eygumborð lat marknaðin finna út av hasum har námprofitt feløg hava ikki verið til gags fyri føroyska samfelagið upp á nakran máta takk fyri hara formaðurjrgja harra formaður tað er týðiligt at vinstravongurin tjóðveldi javnaðarflokkurin teir vilja líka sum nationalisera alt landið altso teir ræðast privata intiativið øll
privat eru ræðuligu forfer
erdilig men visti mann í dag fer út skal leiga sær ein leigubústað so er bústaðið ikki tað bíligasta tað sum eg kenni til tað er at flestu aðrar íbúðir eru bíligari enn tað altso eg meini so við einaferð høvdu vit eitt monopol av einari trygging so tað hava givið leyst vit fingu betru o bíligari tryggingar so høvdu tað monopol á teliøkinum vit fingu loyst upp so onnur sluppu hesi her ræðuligu privatu sluppu framat vit fingu bíligari og betri dlisamskifti eg meini seg við vit kunnu fara aftur í tíðina sum tjóðveldi og javnaðarflokkurin við aftur til konguliga einahandilin tað var e mpn provfytt hvar lógu føroyingar ja føroyingar lógu rókust í gøtunum uttan so frægt sum taka yvir høvdi tá og tað er tað mann skar aftur til nú jakovestigardtakk fyri harra formaður jar ja eg minni minnist ikki á sosialismuna tí hon er hon er drepandi fyri fyri samfelagað alt

gera allar føroyingar til almennar klientar og ati tæir skulu hava stuðul til alt tað var skjótt vissi javnaðarflokkurin fyr regis so sat mann bara gapaði sum bað man óafóðrðaður eisini sum eitt óluktur onkustaðni tað kann ikki vera endamálið eg haldi t besti mátin til at skipa etta her við við bústaðarmarknaðinum taðer at lata fáa bústaðir at virka soleiðis sum tað er í samráð við tað privati at fara undir at byggja nokk av av íbúðum og húsum soleiðis at marknaðurin verður normaliseraður og tá fáa okur tann rætta prísin hjá føroyingum at bæði leiða og keypa bústaðir takk fyri síðani fær billjustinussen vimerkinpíhara formaður nú hevur jakuvestegaard sitið rundan um landsstýrismannaborðið í eina tíð og fólkaflokkurin hevur sitið á hesum økinum bústaðarpolitikki í eina tíð og vit hava játtað fýra hundrað og hálvtrýss milliónir til bústað
tað er í hesum her vælskeiðnum
men enn er lítið g einki komið burturúr hvar trýstir skógvurin hví hendir for lítið á hesum økinum havi g hug at spyrja jakud vestegaard er tað okkurt í systeminum sum arbeiðir ímóti politikkinum hjá samgonguni veit jakudvestergaard nakað um tað er tað nakað sum vit sum politisk skipani kunnu gera og broyta fyri at fáa gongd á her og núhara formaður ja eg haldi organisatiónin bústaðir fungerar fungerar ikki mann arbeiðir ikki eftir tað sum hevður verið gottlatín eftir marknaðartreytum marknaðargrundarnum treytim mann bjóðar einki út mann situr og velur velur parktnar út onkustaðni eg fornerma við onkran annan organisatiónin bústaðir fungerar ikki og tað er trupulleikin tað skuldi havt verið loyst sjálvandi skuldi tað tað men so leingi sum handan
organisatiónin koyrir sum hon koyrir og k
ikki koyrir og góðtekur gásaregin tá sóvíkur tá ið politikkurin hjá hjá samgonguni berð framlagdurúti í almannaráðnum á sinni at leiðslan góðtók slekkipolitikkin so leingi sum tað er tilfeldi so kemur einki burturúr og og tað kann ann ikki á fyrsil og takka seg sjálvum fyri at mann ikki hevur kanska gjørt meira við at fáa skipað bústaðir og stovnur bústaðir ppá ein heilt annan máta jaspurlangr ta eina viðmerkingja takk fyrihera formaður eg haldi tað var í fimtan ati eldra ikki bleiv lagt út og í dag hava vit bæði sambýlir og ellisheim og annað ø sum kommunurnar í dag byggja og eiga

kundi opna eitt sindur upp fyri tí at at kommunurnar saman við landinum ella saman við bústaðir og øðrum kundu farið inn og gjørt nakar leigurbýstaðir og og aðrar bústaðir sum kundu verið til tann partin av marknaðinum takk fyritakkfyriharar formaður ja tað er ein heilt annar tað r ein eilt annar spurningur og tað er man tosa um í øgiliga nógv ár at mann so fríðgevur ein part av teimum húsunum sum eru við við sæg at at eldri fólk fáa flutt inn í í aðrar og og minni kanska betri planlagdaríbúðir at vera í á ellisárum og so kann mann frígeva tað sum mann situr í til til næsti nærtsigoneratión og eftirkomarar so tað er tað er fínt eg haldi mann kann tað í dag eg haldi kommununar kunnu vera partar av tí í dag men tað er sjálvandi eisini ein gongd leið til at til at økja um
um útboðið tí
sum støðan er í dag sjálvandi ja eftirspurningurin er sum gir stórur at prísurnin eru øgiliga høgigir øllum førum her í miðstaðarøkinum so tað er eitt tað erein sparspurningur um øki um eðboðið og tað er dgongu bara gongur bara for seint men tað privata má og skal vera við hetta her uppskotið fær bara at niðurtóvna tað privata og okur vita hvussu teg verður tá ið tað almenna verupurleikin tað kemur einki gott burturúr tí vis tað almenna bara er í hesum
á hesum
takk fyri ja takk fyri so er tað næstu røðari sum fær orðið um tað er eyðgunn samoyggin ger so væl ja takk fyri harra formaður tað sum vit hava til viðgerðar í dag tað er uppskot frá javnaðarflokkinum um at geva bústaðir stovnum bústøðum nakrar heimildir afturat at húsalandsgrunnin at hann saman við kommununum fær heimild til at stovna tað sum vit nevna almannagagnligi bústaðarfeløg og tað sum annars stendur í uppskotinum eisini er treytin fyri at stovna eitt almannagagnligi bústaðarfelag tað er at kommunan skjútir í minsta lagi tíggju prosent av útvegarvirðunum inn í búeindirnar sum stuðul og at hesi her feløgini so kunnu fíggja bygging av bústaðum við lántøku og eg haldi eg fari at byrja við at lesa tær almennu viðmerkingarnar upp sum vit fáa meira eina hóming av hvussu her uppskotiði er snikkað saman orsakað uppskotiði tað snýr seg um at veita húsalandsgrunnum heimild at stovna almannagagnligum bústaðarfeløg saman við
kommununum samstundis so verður nágreinað at húsamlandsgrunnirin hevur møguleika fyri saman við
øðrum íleggjarum eitt nú kommunum at reka og leiga út íbúðir íbúðarhús og lestrarbýli og at seta á stovn almannagagnlig bústaðarfeløg sambært grein fimm b innan fyri tað fíggjarkarmar sum eru ásettir í lógini almannagagnlið bústaðarfeløg er tað sum í danmark verður kallað fyri almennu teaboliir høvuðseyðkennið hjá einum almennagagnligum bústaðarfelag er at eingin skal forvinna pening upp á húsaleiðina íbúð hjá einum almenna gagnligum bústaðarfelag er frí fyri alla spikulatión og leiðan er kostnaðargrunda tað vil siga ásett eftir veruliga kostnaðinum av íløguni rakstrin viðlíkahaldi og so framvegis tað vil siga at roknskapurin hjá einum almannagagnligum bústaðarfelag sum vístgjørligt skal geva eitt úrslit á null krónur ár eftir ár visti mann tekur eitt dømi um at húsalandsgrunnurin og ein kommuna til dømis ætlað at stovna eitt almannagagnið bústaðarfelag sum skal byggja íbúðr fyri hundrað milliónir so skal kommunan skjóta í minsta lagi tíggju prosent av vegavnarvirðunum inn og tað er sum ein stuðul ø vist kommunan hevur ynski um at akkurát hesar íbúðnar skulu hava eina lægri leiði so kann kommunan sjálvandi veita meira enn tey tíggju prosentini av útveðavnarvirðunum endamálið við hesum her uppskotinum við at eisini at fáa almannagagnlig bústaðarfeløg í føroyum tað er bæði at víðka um útboði av leiðuíbúðum og ikki minst at tryggja eina lægri húsaleiði enn á tí privata leiðumarknaðinum so øll hava møguleika fyri einum heimi sum tey hava ráð at gjalda tað má staðfestast at bústaðarmarknaðurin er glóðheitur í løtuni tí er tað trupult hjá vanligum fólki yvirhøvur at finna nakað at búgva í og verður okkurt funnið so er prísurin so mikið høvur at nógv fólk enda í relativum fátækravága tí ein so stórur partur av tøkuinntøkuni fer til bíligsútreiðslur hetta sæst bæði á húsaprísinum og eisini á leiði í marknaðinum har høgar húsaleiðir eru við til at tyngja tey sum frammanundan ikki hava ráð at keypa sær eitt heim verður okkurt munagott ikki gjørt beinanveg fyri at fáa bíligar leiðug íbúðir til vega so er vandi fyri at vit fara at síggja økir í landinum har bara fólk við høgum lønum búgva tí láglønt og enntá miðallønt fólk ikki hava ráð at keypa ella leiða har fyri at tryggja at savningarmegina í samfelagnum so er neyðugt at hálønt og láglønt ung og gomul búgva liðum lið og at fólk kunnu búgva til ein prís so tey hava ráð o liva ein bústaður skal ikki vera ein spikulatiónsvøra ein bústaður skal vera eitt heim at samstarv ímillum kommunur og bústaðir um almannagagniða leiguíbúður skal tryggja at at fjølbroytni á bústaðarmarknaðinum so tey múgvandi og tey sum hava eitt sindur minni a peningi um hendi kunnu búgva síð um síð í sama grannalag endamálið er sjálvandi at føroysk húsarhald kunnu fáa eina bíligari húsalagi hesin jóðingavbjóðingin er samansett og tað skulu uttan iva fleiri loysnir til og tað eru eisini konnar fleiri loysnir tey seinnu árini men eingin av teimum sær út til at hava verið nóg munagóð so hetta her er ein loysn sum kann sum saman við hinum kann skapa betri umstøður hjá føroyingum sum skulu seta búgv nú er tað tosað nógv um hetta her við tað almenna og tað privata og visu vit so fara at lurta eftir búskaparráðnum sum eg ikki rokni við er hoyri eg so øgiliga politiskt lita tað vildi mann ikki trún so er tað so sigur búskaparráðið hvørfall at tann bústaðarpolitikkurin sum verður førdur nú hóast eg má mo siga at at tað er ikki hent nógv av tí politiska pallinum í trý ár men úbúskaparráðið kallar hendan bústaðarpolitikkin fyri at umvenda rópin huddpolitikk har har útboðið er so lítið og prísurin er so uppblástur at at mann flytur fólkatalið vaksin nógv og lønin er ikki vaksin samsvarandi so mann flytur faktiskt trýstið ella mann ger tað ímillum ættarlið at at pengarnir fara frá tí unga ættarlignum frá barnafamiljum til tey sum eru betur fyri og hetta her uppskotið er heilt vist eitt sum kann vera við til at hjálpa upp á tann partin so at vanligu vanligar barnafamiljur eisini hava ráð til at at fáa sær ein bústað sum er til at gjalda øh tað sum mann sær í í øðrum londum tað er at hetta her við almenn gagnligum bústaðarfeløgnum tað er tað er ein eitt ískoyti tað er við til at tryggja ein fjøltáttaðan bústaðarmarknað visti mann hyggur til dømis í danmark so eru tjúgu prosent fimti hvør bústaður í danmark er ein almenn gagnlig leigubústaður og í føroyum r tað ikki meira enn tvey prosent so at tað er absolutt pláss fyri at at mann eisini kann fáa henda partin við tá ið mann hevur arbeitt við bústaðarpolitikkinum so hevur mann eisini sæð visti mann hyggur hvør býr í hesum her bústøðunum til leiðubústøðunm til dømis í danmark so er tað ung fólk sum flyta heimanífrá og meðan tey eru undir útbúgving tað eru ein stórur bólkur og ein annar stórur bólkur tað er so eldri fólk tá ið mann hevur hug at fara úsíin og sethúsun og fáa sær ein bústað sum er til at gjalda og hyggja vit eftir hesum her við bústaðarbyrðini hvussu stóran part av síni løn mann brúkar til til at fáa ein bústað so sigur ocd at markið tað er fjøruti prosent av tí tøkuinntøkuni tað er absolutt hámark fyri hvat fólk burdu brúkt til ein bústað hyggur mann eftir almennum bústaðum so eru familjubústaðirnir har er tað fýraogtjúgu prosent av lønini sum fer til leiðu ungdómsbústaði er tað tretivu prosent og tey eldru er tað fimmogtretivu prosent tað vil siga ein góður triðingur ferð til bústaðarútreiðslur meðan vistu vit hyggja eftir tí tilsvarandi í føroyum sum við hesum prísinum sum vit hava so er tað munandi størri partur av avtí inntøkuni sum fer til fer til bústaðarútreiðslur og sum ger at fólk bæði eldri fólk og kanska eisini barnafamiljur enda í relativum fátækravága tá ið broytingar vórðu gjørdar í lógini um bústaðir síðst tá eftirlýsti tá bleiv tað tosað nógv um bygging til serligar málbólkar og tá hoyrdi mann eisini til dømis frá tórshavnar kommunu at og eisini frá øðrum at tað eru bólkar í samfelagnum sum við hesum dýru bíliksútreiðsluum og dettarniður millum ikki hava ikki hava ráð til at fáa sær taka yvir høvdið at vit mangla tað sum eitur sosialt bústaðar byggjarí bara tórshavnar kommunan nevndi at mann hevði kanska avkutt brúk fyri einum tørvi á einum hálvtrýss eina hálvtrýss sosialum íbúðum og tað tað vil siga tað at at hetta uppskotið her faktiskt vil eg siga leggur afturat møguleikunum sum eru í verandi uppskoti og tekur tann bólkin tekur hædd fyri fyri at tað lu at tað eru fólk í samfelagnum sum kanska ikki hava ráð til teir prísirnir sum eru í einum vanligum bústaðarmarknaði og man tí eisini eigur at byggja til tey og hví ger mann tað tað er bústaðarpolitikkur at mann at mann ynskir at mann skal hava ein fjølbroyttan bústaðarmarknað mann ynskir at øll í samfelagnum skulu fáa tak yvir høvdi øll skulu kuskulu kunna búgva liðum lið bæði tey sum hava hægri inntøkur og miðal og lægri tað er øgiliga viktigt at hava ein fjøltáttaðan bústaðarmarknað fyri tað sum hann sigur er samanhangsmegin í samfelagnum og tí er hetta eitt uppskot sum absolutt vil vil stuðla undir eini góðan sosialpolitikk har øll í føroyum kunnu fáa eitt heim og ikki verða noydd til at fáa ein bústað sum er eitt spikulatiónsupsjekt takk fyri harra elsbet mersetis gunlestóttir eina viðmerking ja takk fyri harra formaður

vit minnast øll at hendan samgongan hon samtykti at húsalandsgrunna ella bústaðir skuldu fáa møguleika til at ella heimild til læna ein hálvan milliard ella sirkað har ám leið og nú hjá javnaðarflokkur við einum uppskoti í samband við bústaðir er tað eg síggi at tað verður sagt í í hesum uppskotum at hetta fer ikk at hava nakrar útreiðslur er tað tí at mann døgar upp á teir pengarnar sum hendan samgongan hevur fingið til viga ella givið bústaðan heimild til er tað ella hvussu hongur hetta her saman við at hetta ikki kostar nakað eygun samensen takk fyri harra formaður hetta her er eitt uppskot um at um at mann kann gera almenn gagnlig bústaðarfeløg og tey eru vanliga fíggjaðir soleiðisr at tann kommunans at ein kommuna er við kommuna letur tíggju prosent í stuðli og so kunnu til dømis bústaðir vera við ella onnur men mann kann vanligani so láni fíggja mann tann partin sum sum tað sum mann skal byggja fyri
við tí bústaðarfelagnum mann hevur eitt innskot frá báðum pørtum og so lánið fíggjar mann
tann restina men tað verður ikki lagt upp til her at bústaðir skulu læna meir men innan fyri at mann eisini kann byggja almenn gagniliga bústaðir innan fyri teir pengarnir sum bústaðir hava fingið heimil til at læna nú annars er tað ikki fyrstu ferð at bústaðir hava fingið heimiltil at læna tað fingu teir í tvey túsund og sekstan tvey hundrað og hálvtrýss milliónir og tað viðførdu eisini at mann fekk eina íbúð lidna um vikuna meðan undanfarna um vikuna meðan undanfarna samgonga sat mann er ikki sæð nógv til tað elseg trý árini sum eru liðin síðani henda samgongan tók við takk fyri harra formaður j takk fyri so verður tað næsti ráðari og

nú fær orðger so væl takk sær eitt formaður ja sum sagt so er hetta her eitt uppskot frá javnaðarflokkinum um at heimøla kommununum saman við húslandsgrunnum ella bústaðir at seta á stovn almenna gagnlig bústaðarfeløg tá ið arbeitt var við tá ið arbeitt var við broytingini í lógini seinast tá bleiv tað serligani lagt dentur á í viðmerkinum til í álitinum at mann skuldi taka hædd fyri ein serliga málbólk sum er millum okkum so serliga tey sum eru sosialt útsett serligani sosialt útsett vit hava enn ikki sæð um nakað er komið í gongd enn við tí um tað er ein orðing sum skuldi verið meira markant ella skuldi staðið inn í eina lógarbroyting tað er kanska tað sum skuldi til møgulvís men eg skilji væl tað tað hugsanáháttina aftan fyri hetta lógaruppskotið tí at
fyrr var tað soleiðis tað at kommunurnar kundu byggja almenn gagnligir bústaðir til dømis hevur tórshavn kommuna fleiri av hesum eru bústøðunum
stórsan kommuna hevurið fleiri av hasum her íbúðunum sum tær høvdu havt hava havt heimild fyrr at gera men í dag hevur mann ikki tað somu heimildina men tæð kunna so í dag gerait samstarv við bústaðir við at byggja hesar íbúðirnar tað sum mann kundi gjørt í hesum her heldur enn almenn gagnligi bústaðir eg sigi ikki eri ikki avvísandi við at gera alment gagnli bústaðir tað er kanska ein máti at gera uppá soleiðis tað at mann fær tryggja eina bíliga leiði er at seta loft á íbúrði í dag er tað soleiðis tað at tá ið bústaðir hevur hevur eitt bústaðarøki so er tað fimtan eg meini tað fimtan hvør íbúð sum hoyrir undir almannaverki og so kundi mann eisini sagt at tað var ein íbúð sum var á einum ni lægri kostna soleiðis tað at fólk kundu hava møguleika at ella fíggjarliga orku til at betala fyri bústaðin hin møguleikin er seta bústaðarstuðul inn er tað tað vit vilja so skalt tú aftur gjøgnum eina sosiala skipan so upá ein annan máta er mann noydd til at finna eina loysn upp á hvat mann ger fyri at hjálpa hesum fólkunum sum standa í tí støðu ikki hava hava ráð til eina húsaleiðin takyvir høvdið skulu øll hava og tað eru tað er øgiliga romantiskt at siga at øll skulu byggja sær síni egnu hús kommunan skal hava nokk av grundstykkjum men veruleikin eru bara ikki so tað eru ikki øll sum hava møguleika at skaffa sær sínimsigur hava møguleikar ella umstøður ti at byggja serliga tá tað kemur til stakir uppihaldarar ella fólk sum arbeiða innanfyri umsorganarøkið í arbeiði niðursetta tíð sum ikki hava møguleikar til at við teimum høgu inntøkuni tí tað her brúk fyri sum fólkunum allastaðni í í samfelagnum

málið fer í trivnaðarnevndina og tað er umráðandi at vit taka øgiligan isit taka kommunurnar inn og hyggja eftir hvat tær vilja hvat ynski tey hava eg veit at tórshavn kommuna hevur havt eitt ynski um at í ein ávísan mun at hava møguleika til at byggja tí at að tað akkuá sæg hvur sárbarar bólkarnar sum tey hava

við o eg meini tað var tá vit arbeiddu við lógini seinast at tað vóru einir hálvtrýss fólk sum stóðu av kuttum bílista og standisfólkini enn á kotombílista tað kann mann vænta tí tað er ikki komið nakrar íbúðir enn og ta talið hálvtrýss eigur at nokk vera økt mes sig tað eiga nokk at verða meira enn hálvtrýss sum standa og tann tær hoyringarnar viljai so eisini taka o vita hvar ið kommunurnar standa í hesum her um kommunurnar sum eftirlýsa at vilja hava møguleikan meira spesifikt tí møguleikin er í dag hjá kommunum at lata lendi sum egplanera í sasamstarvi við bústaðir men ikki at ávirka leiðiprosin altso hvat húsaleiðarn er tað hevur mann so ikki møguleikan atuttan at ger tað í að g eg dug ikki at síggja t tað er heimild í lógini fyri at at at forhandla til eina bíligar leiði so at tað e eiki ivast í at eg vil s øllum førum gera hvat eg kann fyri at lýsa málið neyvt og kanna eftir um tað er kommunurnar hava otað e ynskihjá kommunum at koma

vera við til at byggja alment gagnligar bústaðir so kann mann siga t tað at tað eru eisini kommunur sum eru ikki hava fíggjarliga orku til tað um mann so skal geva tað møguleika til atøkja um leiði ella ella lániloftið so tað er øgiliga nógv ting sum standa spæl uttan tað mann kan bara siga at vit taka og samtykkja hettaher uppskotið so er mas isig so er loysnin er funnin so atsum eg sagt sum sagt so skal eg nokk mssig tryggja at tað verður málið verður væl viðgjørt í nevndini og at tað verða góðar hoyringar inni og hoyra hvat ið hoyriðspartarnir siga tí í hesum her lógar upskotim stendur a tað at málið er ikki verðr hoyringar so ateg haldi hettað er rættiliga áhugavert mál takk fyri ja so fær eygun samuelsen eina viðmerking ja takk fyri harra formaður eg eg nevndi eisini sjálv í hesum her tað sama sum rósa samelsen kemur inn upp á hetta er sosiala bústaðarbyggjaríi sum hann fekk væl lýst í trivnaðarnevndini síðst og tá var tað nettupp hetta her við at tað var eingin bestemtur eingin heimild og heldur eingin myndugleiki sum líkasum hevði ábyrgd av tí men visti mann hyggur eftir mátanum mann samanskrúvar almenn almenn bústaðareløg ella tað almenn gagnliga feløgini sum hetta uppskotið leggur upp til so er tað nettugp hesin málbólkarnir sum búgva í sovorðnum bústøðum aðrastaðni og tað er ikki spurningurin um at kommunan skal seta seg í bótnleysar skuld tí tað hevur mann nevliga hava vit altíð verið ímóti at kommunurnar einsamallar skulu fíggja kommunurnar skulu seta tíggju prosent av av byggikostnaðinum í hetta felagið sum minim um tíggju prosent sum stuðul a og so er vanligt at mann hevur kostnaðargrundaða leiði so atat
so er tað rósa samuelsen ger so væl takk fyri haranformð
maður ja altso mann kann eisini siga tað at heimildin hjá bústaðim og kommunum er í dag eisini kermar lutíbúður og har er tað eisini ein ein ein ein lágur kostnaður tiltiltil leiðið og tað sum eg kann blíva ett sindur stúrin um tað er tað at mann kanska færa eitt kompleks har tso nú stendur hetta er alment li íútbúður at tað so er verður kanska ein ein góttur líknandi og og kanska ikki fær tað á virðing og og er so tign sum taðhevar uppiborið so at sum sagt hetta skal fáa eina góða viðgekk takk fyri ja takk næsta røða er sigur staendberd ger so væl takk fyri fyri forhvinna tað hava verið stórar broytingar í bústøðum innanfyri síðstu árini vit t máa hugsa nøkur ár aftur so eru eingin iðvi um tað at tað at
tann gamli húsalónsgrannurin bleiv settur á stovn var tað sum
sum gjørdi tað at vanlig fólk fingið fígging til at byggja síni egnu sethús og fingið sett føtur undir egið borðið og tað er kanska serliga mín foreldurrengin ráðsjón sum kláraði tað sum gjørdi tað tí at áðrenn tað var tað øgiliga trupult og tað var eisini stígur í bústaðarmarknaðinum akkurát sum tað er aftur nú so er tað við tíðini blívur broytt og fíggingin er farin út til bankarnar og mann hevur broytt bústaðir til at ikki vera eitt stað har tú lánar men eitt stað sum byggir og faktisk er tá bústaðir skal vera amboðið til at útføra tann almenna bústaðarpolitikkin men tað hevur mann so aftur broytt nú og nú kann bústaðir bara byggja saman við privatum og tað atkvøða
høvdu tykur verið mótur og vóru øgiliga forharmað um tí at okur sóu fyrið um tað
at tá ið bústaður skal byggja saman við privatum so er ein altíð á vandi fyri at vinnan fer upp tí nei prísurin fer upp tí teir skula sjálvandi hava sítt avkast tað var akkursum tann einí parturin men hin parturin er eisini tað ati tey fólkini sum betala leiði hvønn einasta dag tey koma ikki at betala inn til bara inn til bústaðir felagsskapin sum so kann investera pengarnur víðari men tey koma at betala til ymisk privat verkir og og tey fóra at fáa ognarskapin á leiðibústøðunum so tað haldi eg eisini er ein er ein skeivleið nú mást so koma við einum uppskoti um at kommunurnar saman við húsalandsgrunnunum kunna stovstovna almannagagnlig bústaðarfeløg og at kommunan skal so skjóta tíggju prosent av útverðarkostnaðinum inn sum stuðul og tað bleiv sagt at mann legði upp til eina kostnaðargrundaðari leiði altso tað var ikki ikki tað stórur profittira um at sjálvandi skal tað betala íløguna aftur so upp á tann mátan átti kommunan ikki at komið í fíggjarligt óføri soleiðis ser tað bussur r lagt fram tað er eingin ivi um tað á bústaðarneyðum er alvorliga stór hon begenti kanska vera í miðstaðarøkinum nú er hon allastaðni kring landið og við tí er prísurin eisini hækkaður heilt nógv onkuntíð fær mann ein ein tanka um tað at eta onkur sum hevur ein adressu í at ikki verið bygt for nogvt tað heldur eisini prísurin uppi men mann hevur nokki loyg at teinkiaso men nú er tað dýrt allastaðni í føroyum tað er dýrt bæði at eiga og tað er dýrt at leiga og tú sær nógv økir kring landið har tað næstan ikki verið bygt nakað nýtt tí eingin hevu ráð til tað og tað er trupult at vera ung familja og tað er trupult at vera fólk sum hava eina vanliga miðalløn te hava ongan kjans at skaffa sær nakað at búgva í fyri tað sum tey tjena og tíann seldur til at samla pengar upp við við tí negativu rentuni sum eisini er so eg haldi t okur hava eina stóra avbjóðing og tí má mann prøvað øll tey ting sum mann yvirhøvur kann fyri at fáa fólki taka yvir høvdi ella fáa hjálpa fólki at fáa sær sítt egna heim gera okur ikki tað so er eingin ivi um at tað fara av landinum og tann fólkavøksturin okur hava havt og tann búskaparvøksturin okur hava havt fer at steðga onkur spurdi í áðni hví tað var hent so lítið í bústøðuni tey síðstu árini tað haldi eg er nokk so einfalt at taðheur verið so nófigur tað hevur verið skifti í í nevndini ella í stýrinum og tað hevur eisini verið framt ein lógarbroyting sum skapti stóran ófrið og visti man ikki klárur at fáa friði um tað arbeiðið so verður tað øiliga trupult hjá teimum at arbeiða so eg vil siga at tey hava ikki fingið arbeiðs um støður bústaðarmynstrið er nógv broytt eg haldi eisini fólk eru farin burtur frá tí at mann í vendavís skal hava eini stór hús í fleiri hæddum til kanska mann mann vil hava okkurt at leiga ella okkurt minni og tað sum mann sær í løtuni er tað at at er nokk so tíðir upp á at oljan verður rættiliga nógv dýrari og vara verður dýrari og alt tað so fer tað at skunda enn meira undir at fáa minni búeindir og tað verður trupult hjá øiliga nógvum sum sita í stórum tungum húsum halhaldi okur hava eitt álvarsmál sum okur eiga at tosa saman um okra góði fyrrverandi borgarstjóri í vági etáð eini shálm hann er hevur akkurát verið frammi í miðlunum um at stovna eitti lutaíbúðarfelag tað er eisini nakað við at tú eigur ein part av av íbúðini og restin altso verður som fíggjað í hesum heri felagnum tað er er eisini ein máti at fáa loyst bústaðarkreppuna uppá so so tað eru eru nøkur intiativ á veg og tað er sjálvandi gott hevur verið diskuterað øgiliga ofta hett her skal kommunan hava heimild at byggja og eg veit at tað bleiv eisini umrødt við kommunurnar og tað er tað vera eitt sindur ymiskar á málið um tað tí tað hava eisini hildið at fyri nakrar kommunur eta sikurt fínt men fyri nakrar eru eru tey nervøs fyri um tey ikki hava fíggingina tí tey klára kanska ikki ta grundleggjandi tænasturnar sum tey skulu veita í dag men her kann mann siga at her er tað so í felag við við húsalandsgrunninum og til tíggju prosent so tað tað eigur at hvørfalla bøta upp á nakað lógin bleiv so broytt fyri nøkrum árum síðan til at kommunurnar kundu byggja eldraíbúðir frá trýss ár altso ta pjødist ikki at vera fólkapensjonistar sum tað var áðrenn eg haldi at nøkur initiativ eri í gongd men men ðhar kundi eisini verið meira og tað er eingin ivi um ati at okur hava stóran tørv á eldra bústøðum og bústaðir finguð fingu eisini tvey hundrað milliónir í seinast samgongu tað ikki rætt sum bleiv sagt her at at ta einki fingu ella tvey hudrað og tað var so tað bleiv eisini gjørt nakað ið eg kann bara fortelja frá har sum eg búgvi koma ein eitt fantastiska gott næmingaheim finnsem bleiv bygt her og ein røð av íbúðum komu og eygun samunsen nevndi tað ein ein búeind um vikuna so at hetta uppskotið skal sjálvandi fáa eina góða viðgerð frá okkum okur fara at gera okkum ómak í nevndini ok fáa nýggjan formann í trivnaðarnevndini eg hopi ikki at útsøgnurnar sum vóru her í salinum um hetta málið verða vísandi fyri hvussu tað viðger hetta málið fer tí hetta málið er alforalvorligt til at kunna spjaða eitt løgting okur noyðast at standa saman um at finna nakrar loysnir sum hjálpa fólki at byggja ella at fáa føtur undreyðiborð og eg haldi statvekk at at mann eisini átti at farið aftur til tað at bústaðir eisini kann lána og ikki bara bara at byggja men eisini lána altso at at fólk ssum búgva kring landið avso rintu at fáa fígging tað er ikki ein nýta tað er so og tað er einki sum bendir á at tað verðið lættari við teimum hekkandi prísunum sum eru so tað átti eisini at verð ein partur av einum samlaðum pakka so eg haldi at haokur hava eina stóra stóra uppgávu fyri framman tí at fólk eru í alvorligai neyð takk fyri ja takk so er ein viðmerking ingilein didriksen strøm takk fyri frú forkvinna ja eg haldi tað er áhugavert hetta her sum vit komu inn á kanska íí tí umfarinum tá ið framsøgufólki fyri fólkaflokkinum hevði orðið at mann vildi aftur til tann kongaliga einahandilin men er er tað ikki soleiðis í dag at at bústaðarneyðin er so stór altso tað eru so nógv fólk sum hava brúk fyri at fáa útvega sær ein bústað at vit kunnu líkasum onnur lond eitt nú danmark sjálvandi hava bæði tann privata og tann almenna leiðumarknaðin og í tí almenna leiðimarknaðinum tryggja at vit hava nakrar bíligar íbúðir til fólk sum so kunnu búgva har meðan tey eitt nú koma byggja sær kanska upp til at keypa eini hús ella bara vilja búgva har vista tað sum hann ikkir takk fyri ja takk siristenberg ger sovæl takk fyri frú forkvinna og takk til ingilemsdrøym ja tað er einki í vegi altso tað er slett einki til hindurs fyri at tair privata byggjar so galið sum tað vil í løtuni og tað evr brúk fyri at tað verður bygt frá fleiri síðum so tað er bara gott eg haldi ati tey umboðini sum hava havt orðið fyri fólkafloki
eg veit ikki mann loyva at siga so á hesum kvinnudegi at tíðin er farin frá sovorðnum á nátt stand rópin
takk fyri næstur at røða verður ein maður bilju stinussen ger tú væl takk fyri trúforkvinnurin hevur fyrstur er blivin presenteraður sum ein maður tá ið eg skal hava orðið men tað er tað var væl meint sigur forkvinnan tað er eitt uppskot frá javnaðarflokkinum um at geva húsans skuldum heimildastovuna almannagagn við bústaðarfeløgum

halda sum útgangsstøði at alt sum kann vera við til at økja um útboðið á bústaðarmarknaðinum er skilagott tí stóri trupulleikin á bústaðarmarknaðin í dag er at tað er for langt ímillum útboð og eftirspurning og tað var eisini tað sum búskaparráðið vísti á í sínari frágreiðing sum kom í síðstu viku tí tá ið eftirspurningurin
er so stórur sum hann er í dag og útboðið ikki klárar at fylgja eftirspurninginum so oyðileggur tað prísirnar tað ger tað at prísirnar fara til himmals og tað eru tey sum hava átrokandi tørv á bústað
staði sum bøta fyri tað og tað er ikki gott og tí er tað ein stór avbjóðing sum tey sum ynskja sær ein bústað standa yvirfyri hava ógvuliga trupult við at við at vinna sær ein bústað meni búskaparráðið nevndi ikki hetta sum eitt alternativ altso almannagagnligar bústaðir tað sum varð boðið hjá búskaparráðnum tað var at kommunurnar skuldu øskuldu taka seg saman og útvega nógv fleiri grundstykkir og tað er sjálvandi ógvuliga týðandi at kommunurnar vera offensivar á tí økinum og útvega nógv fleiri grundstykkir enn tær higartil at hava útvega og tað er kanska eisini í meiri í tráð við altso tann seinasta kanningin sum eg havi sæð innan fyri hitta øki er ein kanning sum tórshavnar kommuna gjørdi og tað er eftir hondun í nøkur ár síðani og tann kanningin vísti heilt greitt at føroyingar allarstørsti partur av føroyingum vilja ikki búgva til leiðu men teir vilja eiga tað sum teir búgva í og tað er rímiliga nógv eisini í tráð soleiðisnar sum føroyingar eru og soleiðinar sum sum vit hugsa at vit vilja gjarna eiga okkara egna og vilja sleppa at røkja tað og sleppa at hava ein garð rundanum og føla tað at hetta her er mítt tað liggur nokk so djúpt í okkum føroyingum tó eru tað nøkur sum kanska meiri eru á ferð í lívinum kanska ein ung familja sum hevur brúk fyri einum fyribils bústaði í eina tíð áðrenn hon kanska fer víðari kanska flytur av landinum í lestrarørindum ella ein onnur ung familja sum eru komin aftur úr lestrarørindum og fyribils hevur brúk fyri einum leigubústaði til mann hevur samlað sær eitt sindur saman til at kunna byggja sítt egna so tað er eisini ein marknaður fyri tey sum ynskja at leiga og tí haldi eg at vit eiga eisini at hava leigurbústaðir í landinum tí eru nøkur initiativ í dag her í havnini til dømis eru privatar leiðuíbúðir í gongd á fleiri støðum og tað er tað eru feløg sum ordiligani eru komin í gongd við at byggja størri kompleks við privatum leiðubústøðum og tað er sera gott men framhaldandi so hava vit ein so mikið høgan fólkavøkstur at vit eru ikki komin upp á nivo at byggja líka nógv líka nógvar bústaðir sum fóafólkavøksturin eigur at tilsiga og tí er framvegis for stórt glopp ímillum útboð og eftirspurning so kann hetta vera við til at økja um útboðið so haldi eg tað er skilagott og vit fara sjálvandi at ja nú fer hetta her uppskotið nokk í trivnaðarnevndina hvussu heita á trivnaðarnevndina um at fáa kommunurnar á tal og spyrja kommunurnar um hetta her er nakað sum kommunurnar sjálvar ynskja í øðrum lagi so kann javnaðarflokkurin sjálvandi eisini greiða frá um javnaðarflokkurin hevur verið í samband við kommunurnar og hevur spurt seg fyri eg hoyrdi formannin í javnaðarflokkinum nevna í útvarpinum at tær kommunurnar har javnaðarflokkurin hevur ræði og tað vóru so og so nevndi hann tórshavnar kommunu vágs kommunu eg haldi at í porkerins kommunu hevur javnaðarflokkurnum eisini ræði minnist meg rætt ella nei eg minnist ikki eg haldi at hann nevndi íg hvussur tórshavnar og vágs kommunu tær fóru hvussur at vera viðleikarar í hesum høpi eg vóni tað at eta so at kommunur ynskja hesa heimildina og hendan møguleikan at tær eisini fara sjálvandi at verða viðspælarar til at fáa bygd slíkar almenna gagnligar bústaðir men tað er nakað sum trivnaðarnevndin eigur at finna útav eisini tá ið tey fara at arbeiða við hesum málinum samanumtikið so haldi eg at vit skulu dyrka ein og hvønn møguleika sum kann vera við til at økja um útboðið á bústaðarmarknaðinum takk fyri frú forkvinna ja takk har var ein viðmerking siristenberg ger sovæl takk fyri frú forkvina ja eg haldita e e i áhugavert hetta her við at eiga og leiða og sjálvandi skuluku gera bæði men eg haldi tað er eisini viktigt sjálvandi at mann hevur nakað til leiðið men at mann eisini heldur fast í heta her við at arbeiða við fíggingarmøguleikunum eisini til fólk sum vilja eiga síni egnu hús taðtað hevur verið nokk so trupult nú gjøgnum tey síðstu nógvu árini og tað eru eisini nógvir pengar í pensjónskassum og øðrum sum mann ikki ordiliga skilir hvussutað ber til at teir ikki koma ordiliga út lat kanska virka meira í samfelagnum øtil til til dømis til atbyggja leiðið men eisini halda fast í sun er at fólk eisini mugu eiga sum ikki bindur allar pengarnar so so tað eru kanska eitt ein kompinatión á fleiri lutaíbúði so sjálvandi eisini

takk biljustinussen ger sovæl ja ja sirustenberg nevndi lutaíbúðir í sínari røðu tað jú tann lógin hevur verið gildi í nógv ár men tað havi ikki verið so øgiliga nógv indiativu á tí økinum eg veit ikki um tað ikki passar væl til til føroyingar menaltso eg hali í hvussur at tað var ein nokk so genial skipan tí at tann sum býr í einum lutaíbúð hann kemurkemur baragjad

istar at hava ein bústað oman so býr har alt lívið og tí virkaði tað sum ein skilagóð skipan men at vit hava ein fjølbroyttan bústaðarmarknað tað trúgvi eg er gott tí at tá eru tilboð til alt slag av ynskjum og alt slag av av fólki sum sum hava ymiskar ymisk ynskir og tørvir so hetta her er so eisini við til at fjøltátta bústaðarmarknaðin takk fyri ja takk næsta røða er russ vang ger so væl takk fyri men vit viðgera eitt uppskot frá javnarflokkinum um at skapa grundarlag fyri at gera almanna gagn
bústaðarfeløg har sum millum annað kommunur kunnu vera við
og eg skilji væl at javnaðarflokkum kemur við at snara uppskotinum bústaðartrotið haldi eg sjálv er ein tann størsta avbjóðingin vit hava í løtuni og sæð í ljósinum av tí er tað sendarligt at hendan samgongan er kanska ein gongd siga at vit fingu so lítið av skafti tí í veruleikanum hevur um einki einki fingið av skafti tá ið vit tosa um um bústaðarpolitikk bústaðir felagið bústaðir hevur ligið lamið síðani hendan samgongan tók við vit sirdu fyri at tað bleiv bygd at bústaðið bygdi eina íbúð um vikuna meðan vit sótu og tað lá eitt uppskot klárt sum vit tíverri ikki fingu ígjøgnum áðrenn hendan samgongan tók við á tvey hundrað og hálv
trýss milliónir og síðani hendan samgreiðin
gongan hevur tikið yvir hevur mann brúkt orkuna upp á at umskipa og klandrast og manrerað aftur og fram í bústaðir og nú sær tað út sum um at mann er klárur at fara til verka men tað er altso hálvt triðja ár farið uttan at tit hava gjørt nakað við størstu avbjóðingina vit hava í løtuni so har má eg siga bústaðarpolitikkinum eins og í fíggjarpolitikkinum har hava tit dumpað hetta uppskotið leggur upp til at mann skal fáa fleiri leiðubústaðir og at mær siga tað beinanvegin ati vit hava fáar leiðubústaðir í føroyum og nógvir av teimum sum vit hava eru fór undir undir forótryggum korum kjallaraíbúðir sum er fína loysnir upp á nógvar mátar men oftani merkir tað at mann er nokk so ótryggir og mann kann blíva uppsagdir úr ni nær sum helst so tí væntar okkum leiguíbúðir har sum mann kann búgva undir e havi hug at siga undir tryggum karmum tað hevur verið so populert slagorð hjá hesari samgonguni hinvegin so eri eg avgjørt forstalari fyri at vit gera alt hvat vit kunna fyri at hjálpa ungum familjum at fáa føtur undir egið

ið javnaðarflokkurin arbeiðir fyri at fáa fleiri leigur bústaðir so havi eg hug at minna á at í øðrum londum sær mann at er tað nakað sum skapar ójavna so ar tað nemliga hetta við at leiða alt lívið og at eiga sín egna bústað og tí haldi eg at vit mugu vit mugu ikki flyta okkum yvir til at ein stórur partur altso størri partur av fólkinum fer yvir til at leiða heldur enn at eiga og nú sjálvandi hugsi eg um fólk sum ynskja sær at eiga sína egnu hús tí eg haldi at tað er ein skeivgongd og sum fer at skapa størri ójavnað enn vit hava í dag og tí havi eg roynt at arbeitti fyri ímillum annað í tórshavnar kommunu hetta her at mann raðfestir at byggja bæði tað kommunan sjálv og skapar karmar fyri at byggja smærri bústaðarroyndir sum fólk hava ráð til og tað virkar sum um at tað er onkustaðni runtan um tríggjar milliónir at markið er fyri og tá ta tað er sagt so er tað so ræðiliga nógvar sum slett iki klára at vera við har men miðal familjan her í í miðstaðarøkinum klárar sjáldan at fara upp um tríggjar milliónir og tí er tað ómetaliga viktigt at vit tryggja at tað eru bústaðir tøkir íí einum góðum kvaliteti og at útboðið er stórt akkurát í hasum prísklassanum og tíbetur sær tað út til ati ganga rættan veg á tí økinum onkur vil vera við eg havi ikki sjálv heilt kekk upp á tølini at tað eru eini túsund íbúðir ella bústaðareindir sum liggja hampiliga klárar lutvíst farnari gongd og og onkur liggur á skrivaraborðinum enn og tað fer at gera mun men tað fer neyvan at vera for nógv hetta her við um kommunurnar skulu vera partur av tí at byggja eg veit ikki ordiliga eg eri spent upp á hvat ið nevndin fer at koma til fer hetta í rætta trivnaðarnevndina har sum vit ikki hava umboð tar ergra meg eitt sinda tir tí eg haldi tað er ein øgilia intesant diskussión eg eri ikki eg et sindur skeptiskt at lata kommunurnar fara undir at byggja bústaðir altso meira tí at altso av øllum møguligum orsøkum men millum annað tað at vit eru eitt lítið land vit eru gott hálvtrýss túsund fólk og vit hava nógvar vælferðaruppgávur og vissu vit víðka alla somlu tíðina vælferðaruppgávurnar millum annað at byggja at tryggja fólkið bústað sum undir vanligum umstøðum megna at skaffa sær sín egna bústað tað haldi eg faktikt t ein skeiv leið og tí haldi at vit skulu heldur tryggja karmarnar at tað eru góðir møguleikar hjá privatum at byggja samtíðis skulu vit eisini ansa eftir at vit sum kommununur til dømis ikki ikki eru viðspælarar hjá spekulantum lat tey privata taka sær av teimum sum spekulera í í íbúðum tað sum kommunan er parturav haldi eg er øgiliga viktigt at vit byggja tað til bústaðarendamál fyrst og fremst og ikki til íløgu endamál eg haldi at ht r eitt áhugavert uppskot og skilji væl at javnaðarflokkurin leggur tað fram tí hetta er jú fult í tráð við ta ideologiina og tað at fáa loyst bústaðartørvin eri eg púra púra samd við javnaðarflokkinum í at tað er átrokandi tað er ein tann størsta avbjóðingin fyri ikki at siga tann allarstørsta vit hava í løtuna og tað verður gjørt alt alt alt ov lítið frá samgonguni á tí økinum takk takk her vóru nakrar viðmerkingar biljustinussen ger sovæl takk fyri frú forkvinna ja tað kann vera at tað er gjørt for lítið frá samgongunasíðu men tað eru játtaðar næstan tað játtaðir fýra hundrað og hálvtrýss milliónir krónur til at fáa gongd í í í almenna alalmenna íbúðarbygging harumframt snakkað rutt vang um at hon er skeptisk fyri almennum og heldur at mann skal gera betra karmana fyri tí privata og har kunnu vit jú gleðiliga siga tað at tað eru nógv privat byggivirksemi í gongd til dømis mark hevur undir kongar varða knappar hálvtrýss og ætlar at byggja hálvtrýss upp í oyggjarvegin men er steðgaða av landsverk í løtuni so eru tað arktiko teir hava teirva byggiprosjekti oman fyri hundrað jóðnan fyrir vang oman fyri væl oman fyri hundrað og í runanvíka hált annundrað íbúðir tað eru nógvar íbúðar verkætlanir sum eru í gongd nógvar loyður bústaðir sum nógvir loyð bústaðir sum fólk kunnu flyta inn leypandi so tí haldi eg at mann skal ikki síggja so svart upp á tað hóast
leigubústaðir altso tað er har vit eru øgiliga nógv afturúr og
passar at mark hevur gjørt nakrar fínar íbúðir tað sær út til at rigga ordiliga væl eg haldi ikki tað oyggjarvegnum er ætlað sum leiðibústaðir eg haldi tað er er eigaraíbúðir tá ið biljustinessen vísir á at tey hava játtað fýra hudrað oghávtrýss milliónir ja tað passar at tað játtaði frahundra og álvtrýss milliónir men tvey hundrað av teimum milliónum eru til at byggja tað sum vit vanliga kalla fyri stovnar og sambýli sum eru tey til tey sum vit sum hava serligan tørv og tað haldi eg eisini er heilt ótrúligt at mann fyri tað fyrsta ikki hevur givið bústøðum karmar at loysa ta uppgávuna sum tey eru sett í verðina til og so afturat tí áleggur teimin at byggja almennar stovnar tí at mann ikki vil raðfesta tað sjálvur men heldur vil brúka pengarnar upp á upp á alt annað tað tað haldi eg eisini er ein undarlig raðfesting takk fyri ja takk jóhannes joensen takk fyri frú forkvinna ja ruttvang
kemur eina nógv ávert kann eg sandur er nógvav tí sum sigur
men eg hugsaði eitt nú er hon býrórpðspolitikara eg sjálvur verið tað eisini hví er tað so torført hjá kommunum at byggja eldraíbúður eg hugsi í ellisheiminin har eru bíðilistrar tað vitaav tev tað verið leingi og vit vita at tað vóru fleiri fleiri eldri og tað er fleiri teiri eldri sum vilja sleppa í íbúðir sum sum tey megna at vera í hví hevur mann so ringt við at byggja íbúðir til eldri ú hán havt møguleikan í nógv ár takkfyri ja takk ruttvang ger sovæl takk fyri ja eg haldi akkurát hatta r ein sera áhugaverd diskussión eg havis lítla tíð men eg skal so siga at í tí nýggja prosjektinum sum kommunan nú er farin undir har eru røktarbústaðir ein partur av tí men tað er ikki til altso tað er til til so mikið eldri fólk at tey hava tørv á røkt eg giti at tað sumviðmerkjarin meinar er meira til eldri fólk sum sum statvekk klárar seg og páeimafta haldi eg tann diskussiónin er nokk so áhugaverd í
eg æt nógvar av teimum
bústøðurnum sum verða bygdir fyri tíðina eru sera væl egnaðir til eldrifólk og tað eru sera nógv eldri fólk sum velja at keypa sær eina íbúð til dømis heldur enn eini hús tann møguleikin er har tað pjøvars at eita eldra íbúð fyri tað og so er tað sjovandi et her við at fara út at leiga eisini tað haldi eg vit eiga at diskutera hvussu nógv eldri fólk eru interesseraður í at selja sín egna bústað og fara út at leiða fyri eina mánaðarliga leiði eg havi inntrúkkað av t at kanska
serliga við tí ættarliðnum so vit hava nú
at nógv vilja halda fast við at eiga sítt egna takk fyri ðrsel willemson johannesen akk fyri frú forkvinna tilviggerar er eitt uppskot frá okkum í javnaðarflokkinum um at gera eina broyting í lógu um húsalandsgrun soleiðis vit víðka heimildina hjá bústøðum at stovna almenn gaglig bústaðarfeløg saman við kommunum og hvat er so eitt almenn gagligt bústaðarfelag eitt almenn gigt gagligt bústaðarfelag er kent í londunu rundan um okkum tað er eitt felag har eingin skal forvinna pening upp á húsaleiðina ein almenn leiðuíbúð er fyri ella r frí fyri allari spekulatión roknskapurin skal helst vísa null hvørt ár aftaná fastar útreiðslur og útreiðslur viðlíkahald er goldið og hyggja vit so og so sigur lógin eisini tí eisin kopi era úr oka grannalondum at at tið er kommunur og tað er bústaðir sum saman stovni há bústaðarfeløgini og at kommunurnar skjótast sla hava sítt innskot á tíggju prosent í einum felagi sútgaðspunkt er sum stuðul

yvir tretivu ár so er jú eigur man nakrar íbúðir framvegis leiðu inn tá verður tað sjálvfíggjandi sum mann sær kanska serligan í danmark nú mann hevur havt hefta he í nógv ár at mann byggir nýggjar almennar leiðíbúðir so er tað sjálvfíggjandi tí mann hevur pengarnar har táð at mann fær leiður inn frá íbúðum sum eru útkolmnar øh

sum an hygga eftir taka danmark sum dømi eg kenni iki nei aktivu tølini í norrø á svøríki og og og íslandi men har hevur mann eisini almenn gaglig bústaðarfeløg men danmark hevur mann seks hundrað túsund seks hundrað túsund almennar leiðuíbúðir um eg skuldi havt tað sama í føroyum so skuldu vit havt seks túsund almennar leiðíbúðir vit hava trý hundrað og hálvfjerðs hjá bústøðum so t eg sigi ikki tað t it skulu up á seks túsum tað skuldu nokk ikki í føroyum tí vit hava eina aðra traditión um hvussu vit búgva men vit skuldu munandi longur upp og tá jakovestergaard sigur ati at tað vísir seg at tað er bíligari at búgva til privata leiðuinn hjá bústøðum so er tað heilt einfalt ikki rætt aprísirnin liggja á heimasíðunum hjá bæði bústøðum og hjá tí privata sum leiðar út við bygd t endamáli ohar sær ma hvat fermetrarprísurin her bústaðir eru munandi bíligari om vit fingu upplýst í seinastu viku raðteðnum hjá javnaðarflokkinum har eini donsk kvinnuna sum umboðaði almenni boligir í danmark leggið hagtøl fram at tað er ein triðing bíligari at búgva í eini almennari leiðuíbúð enn einari privatari leiðuíbúð í danmark so tað er munandi bíligari tað sigur seg sjálvt tá lýsir tað stuðullig inni og eingin skal hava nakra profitt men avbjóðingn hjá okkum í føroyum er tann vit hava rættiliga stórt trýst á bústaðarmarknaðinum og tað er ein risastór avbjóðing aftan á fólkavøkstrin vit hava havt prísurin á sethúsunum er methøgur og setir met altso hvønn mánað næstan eg haldi tað seinasta vit hoyrdu tað var at meðalprísurin her í tórshavn var tríggjar komma sjey ella trígjar komma átta milliónir krónur og inn í eysturoynni í nærkastan tfimu milliónum og tað sama í klaksvík tá sigur tað seg sjálvt at tað e rættiliga nógv fólk sum sletiki hava ráð til at seta búgv ella keypa hús og tað skapa vit okkum risa avbjóðingar og tað sama sum vit hyggja eftir hatn tað kostar at leiga eina kjallaraíbúð í teimum størri økjunum fyrst og fremst í havnini men kanska eftir hondini eisini í skálafjørðinum í klaksvík so kostar tað ofta átta til tíggju túsund krónur um mánaðin á leiðandi hjallaraíbúð tá sigur tað seg sjálvt at fólk sum ikki hava høgar inntøkur at tey hava trupult at búgva í eina tílíar íbúð lvirhøvur at fáa nakað at búgva í og tað sigur seg eisini sjálvt at fólk sum kanska hava eina ávísa inntøku sum hava ráð til at leiga í eina tílíka íbúð at tey øgiliga skjótt kunnu enda í ein relativum fátækravága tí so nógvir pengar av inntøkuni sum teyða hava fer til bílipsútreiðslur og tí hava tað ikki nógv eftir at keypa mat og annað fyri og lesandi hava so sæð ongan møguleika tí kanska ein kjallaríbúð í havn kostar eitt tvýfalt tað sum lestrarstuðulin her tað sigurtað sjálvandi at tað er trupult og vandin sum vit vita í javnaferkki sígja í hvussu her tað er at at samfelagið brotnaður um tvøra tað vil siga at vit fáa økir í landinum har tey sum eru hálønt búgva og vit fáa onnur øki í landinum har sum láglønt búgva øh at vit halda fyri samfelagi ta er rætilia stóran týdning at varðveita samanhangsmegina soleiðis at ungu gomul og hálønt og láglønt búgva liðug um lið ta hevur líkasum verið styrkin í føroyum at vit ll øll koma hvørjum øðrum við líkamikið aldur og líkamikið koyra inntøku vit annars hava og tað eiga vit at varðveita

tá tað kemur til tað sum onnur at vinnja á so er eg púra samdur í tí at at orsøk til at bústaðarprísirin erhøgur tað er sjálvandi eitt útboði at bústøðurni er so lítil sjálvandi skuldu vit eisini stykkja meira út vit skul hava fleiri ctúsun fleiri oyaraíbúð r fáa tann prísirin niður men tað er eisini neyðugt at at hava fleiri leiðuíbúðr og munandi fleiri men víst til danmark so skuldu vit havt seks túsund vit hava trý hundrað so vit mugu hava munandi fleiri og tryggja at fólk hava ráð til at búgva bæði tórshavn í klaksvík í skálafjørðinum aðrastaðnis til ein prís sum hóskar til teirra inntøku og tað hava vit eina avbjóðing við í dag og tað hevur við sær bæði tað at nøkur fólk ikki velja at búseta seg í føroyum tað sita kanska av landinum at fytta ikki til føroyar tí tay ikki hava møguleia búgva í ella tet fordurt at búgva í ella at tey mugu mugu flyta langt frá har sum tey arbeiða tí at tað ber ikki til at at búgva har sum tey arbeiða so vit hyggja eftir london til dømis brúka eina ræðumynd men tað sær út til at nógvir stór býir enda harpeint reykjavík líkist eisini tí og keypmannahavn eftir hlondini so hava fólk sum sum halda lív í býnum altso skrellimenn og sjúkrasystrar og námsfrøðingar og fólkaskúlalærarar og onnur sum sum eru tey sum vakna upp til hvønn hvønn dag og sum halda lív í í london ta hevi ikkirað tir búgva í london tað búgva altso tveir tímar uttan fyri london tí tað er ómøguligt hjá teimi við teirra løn og búgva í london og tað vár ikki henda í føroyum at vit koma í ta støðuna øh fólkaflokkurin hvussu tá man lurtari eftirjakug vestergaard og tá mann lurtaði eftir jørgun niclasen síggja út til at hava tann varhugan ella tann tann tað fatan at tað almenna er á tí ónda tað er altíð av tí ónda og tað almenna skal halda seg langt frá bústaðarmarknaðin men lata ta upp alir privat at byggja og kanska eisini spikulera í neyðuni hjá fólki og forvinna pening upp á bústaðir øh tað er tað besta fyri vinnuna sambært jakob vestergaard og fyri fyri jargun niclasen fyri tað fyrsta halda vit í javnaðarflokknum ikki at bústaðarpolitikkur er vinnupolitikkur vit halda tað er vælferðarpolitikkur vit eig at tryggja at øll hava eitt heim sum ter ráð til tað ernummar eitt nummar tvey so eru vit sannførd um at tað nógv nógv nógv besta fyri vinnuna tað er at vit hava so bíligar bústaðir sum møguligt tí handilsvinnan tænastuvinnan byggivinnan tey liva fyrst og fremst av húsarhaldsnýtsluni hjá okkum føroyingum meira pening húsarhaldin brúka upp á bílisútreiðslur færri pengar hava tey til nýtslu harvið kundu tey keypa minni á handlunum tey kunnu keypa farminni av matstovu og tað kunnu keypa minni frá byggifyritøkum og so framvegis umvkunnu fáa prísirnar niður tað kann hetta uppskoti vera við til soleiðis at vit fáa nakrar almenn gagligar bústaðarfeløg sum byggja nakrar leiðuíbúðir sum eru bíligar einki eingi profittir er inni so kunnu tey fólkini hava tað meira at brúka til nýtslu sum er gott fyri føroysk vinnulívið eitt annað sum onnur vj sum vit eisini samdíð sjálvandi eiga kommunur eisini styrkja meira út bæði til oyaríbúðir og til raðhús og til sethús soleiðis at útboði verður størri og tann prísurin eisini fer niður og tað er tað sum gagnar føroyskum vinnulív tað gagna ikki føroyskur vinnulívið at tað so dýrtur búgva í føroyum tí nøkur heilt fá skuldu spikulera í í føroyum og forvinna nógvan pening tað durkar tað fyri føroyingin at búgva í føroyum og tað ger tað at fólk hava færri og pengar at brúka sum annars kemur vinnuni væl við tí tað er liva at allarflesta tey sumurikki ikki liva eksportið tey liva av nýtsluni hjá mær og tær og øllum øðrum í føroyum so javnarflokur heldur heta eitt gott uppskot biljustinusen var lítsindur inni á hesum her um komm mununa taka undir við tí eg kann ikki svara fyri øllar kommunurnar nú koma teir inn til til hoyringar meni men javnaðarflokkr hevur sjálvandi viðgjørt tað at floksvøslufundir har býróðslimur eru við áðrnvithøvdu uppskotið fram og eisini hava fund beinleiðis við býráðslimirnir hjá javnaðarflokkinumher tórsavr kommunu har er býrráðslimin já okkum hvussu rættar postriní móti uppskotið og halda at at kommunurnar sjálvandi eiga at taka av hesum her men tað kemur ikki vera soleiðis at tað kemur at kommunurnar skulu brúka ein partar av íløgunum til hettar bara ein heilt lítlan part tíggju prosent mentað var sjálvstøðug bústaðarfeløg sum koma at uptaka lán og so er tað leijavn sum betalir lánini aftur og sum sagt upp á longri sygd so varð tað sjálvfíggjandi tí so hvørt sum lánini varð niðurgoldin so hevur mann pengar til at byggja fleiri íbúðir fyri uttan mann skal spíta meira pengar í hvørki bústaðir ella kommunurnar so javnaðarflokkun vónar at uppskotið fer at fáa eina góða viðgerð í trivnaðarnevndini og um tað ikki undartøkan fyri tí at vit hvussur klára at flyta nøkur nakar tankar inn í hesum her húsunum soleiðis at at vit kunnu fáa broytt hetta her innan alt ov langa tíð tí tað ereingin ivi í at skulu vit halda fram við bústaðarvøkstri og fólk skulu hava rýmilig fitta pengum at liva fyrri aftaná tað av goldið til sín bústað so er hetta her nakað sum er neyðugt at fara undir vit kunnu ikki bara siga at tað er vinnaneinsamøll sum kal tryggja føroyingum og takúr høvdi tað almenna bæði land og kommunur mugu eisin spæla við frú har var onkur viðmerking jóhannes joensen ger so væl akfyri frú forkvinna ja aksele johannesen førur tað fram sum vit eru samd um í javrnaðarflokkinum eg hugsaði bara um eitt tað var ein ein áhugaverd framløgu eisini um høvuðsstaði í svin var um um hvussu mann skipað tað har tí har var leiðirnar heilt niðri á fýraohálvtýsund krónum fyri hvørja mu aksel ve johansen kundi lýst eitt lítiðsindur tað hvat hvat takikk út uppá um tað var nakað sum mann hndi lært eit sindur

ja aksel v johannesen ger sovæl ja ívin fór mann heilt aftur fyri næsta hundrað árum síðani at taka ein serligan skatt inn far fermetur sum fóltk áttu av fastari ogn g sum mann o brúkti til at byggja almennar íbúðir fyri bygdi er bíligt og har eru prísurinr heilt niðri á fýra túsund krónur altso í miðalprísurin og okkurt eitt indur dýrari okkurt sindur eitt sidur bíligari
fyri vinnulívið í vinum eisini at fólk kunnu búgva so bíligt tí tað hava rættiliga nógvar pengar so til forbrúk tí tey hava nógv meira eftir aftanáhald varð goldið til fastar útreiðslur at fólk skulu búgva aðrastaðni sum eru at kunna brúka til forbrúk so
er nakan vit kunnu liva av at fáa búsaprísirnar niður og at fáa bílisútreiðslurnar niður tað er ikki tað er fyrt og fremst gott fyri føroysku húsarhaldini men te faktiskt eisini gott ið føroysk vinnulív tí fóktsk tú hava meira pengar til vanliga nýtslu takk fyri frú forkvina ja takk næstra røða er jóhannes jonsengersovætakk fyri frú forkvina ja eg mátti taka orðið og hava lítla viðmerking til hetta málið tí eg hetta málið er sum vit koma við í javnaðarflokkinum haldiðg
tí eg hevði so stóran tíð
týdning í samfelagnum hjá okkum bústaðir er eittgrundleggjandi sum nakað sum vit hava tosað um í í rættiliga nógv ár el at hava nøktandi bústaðarbústaðir til fólkið í føroyum og vit standa statvekk og tosa um tað sama uttan at vit handla eg haldi vit handla alt for seint sjálvandi tekur ta tíð men í fleiri førum haldi eg tað at vit tosa nógv og handla lítið eg fár t hugsa um til dømis tað visti tú hyggur eftir bíðilistunum til grundstykkir í kommununum so eru teir alin langir næstan allastaðni og sjálvandi er tað eisini tí at fólk flyta til føroyar i ikki tay bara bara tey fólkini sum eru á staðnum men tey flyta til og tí má mann sum grundleggjandi hyggja eftir jamen hvussu nógv gera vit nokk á hesum økinum tað kostar nógv men mann fær alt inn aftur í seinastu aftaná á man hevur gjørt íløguna hjá honum seinni tú fært fleiri borgarar til kommununa
hvussu her eri hvussu eg hugsi mestur í vágunum so veit eg at bílistan er stór
turi til grundøkir og eg kenni eisini til familjur sum eru fluttar til við væntan um at fáa íbúð ella grundøki men er noyddar at flyta v landinum aftur tí tey tað var so leingi at bíða so vissu vit ikki hava nøktandi tilboð so fært tú ikki fólk at flyta til føroyar og so er tað tað ty fólk sum eru her frammanundan tey sum hava bíðað í eina eviheit og kanska búgvin hjá foreldrum kanska eiga børn og alt men noyðast at búgva heima tí tey ikki kunnu fáa nakað at búgva í og so er tað as upp aftur onnur sum kanska føla seg heimleys tí tey pá einlanan máta er komin eina kelja støðu men hava ikki møguleika at fáa nakarn bústan nakrastaðni mann hevur hoyrt um fólk sum liggja inni á sjúkrahúsinum tí at tað ikki kunnu fáa nakað at búgva í men mugu so búgva har úti inntil tey kanska fáa eittl annað stovnspláss men nen oftan er einki so har eru nógv øki innan fyri ta sum eitu bústaðarmarknaðir ella bústaðir sum vit mangla í føroyum og tá tað er so alvorligt at vit manglað bústað til fólk so haldi eg at nógv av øðrum tingum vit snakka um eg lukzus í mun til tað tí visti tú ikki kanst búgva nakrastaðni gevur nakrastaðnn at vera so hevur taðikki tann grundleggjandi torvin sum skalt hava

hvussu gera vit ja men altso vit hava havt kommunur at havt møguleikar til at byggja at til dømisa eldraíbúðr man ha snakka um hetta her við at at tað vildi gerast fleiri fleiri eldri og tí bíilistar á ellisheimum men eg dugi ikki at síggja atað verða bygdar serliga nógvar eldra íbúðir sjálvt um eg veit at eldri fólk ynskja sær at búgva í einum minni kanska íbúðareindir ella íbúðarfelagsskapur eg haldi at tað verður gjørt for lítið við hesum tingini bara at líta á at privatur skulu taka sær av tí tað er ikki nokk tað hjálpir men vit mugu hava bæði kommunur og vit landið má inn í myndina og hetta uppskotið liggur á borðinum her er ein møguleiki afturat til at byggja fleiri íbúðir og gera tað bíligari nú nevndi í jáðni at mann í vin kann fáa íbúðir niðir í fýra týsun krónur mitt inni í býnum tá mann kann tað í einum so stórum og ríkum landi sum eysturíki so eigur mann væl eisini at kunna t gera tað í føroyum men eg haldi bara ikki at vit hava raðfestað nóg høgt og so tá tað kemur til at skula seta sær búgv serliga tey ungu so er tað tað at tað verður so dýrt hjá teimum og hví ver tað tað ja men at í fleiri førum sum kepur spekulatión í tað tað er soleiðis at og tað segði búskaparráðið eisini at tað verða tey sum eiga pengarnar frammanundan sum speklera í at fáa meir pengar páppikortini hjá teimum sum ongur eiga ella lítið av pengum eiga og har er okkara skyldu at byggja íbúðir til tey sum ikki hava so nógvar pengar og har eiga vit sum tað almennar ganga fremst men har haldi at vit að vera alt for sein og eg kann taka tað á meg sjálvan at at eg haldi tíðina sum eg havi sitið her hevur tað gingið alt for seint me sjálvandi eg havi ikki avgerandi orðini at skulava sagt eg hugsi um í vágum til dømis eru tólv íbúðir haldi eg leiðíbúð meini eg til trý túsund fólk umleið vit tú hava rætt sumu niðri í danmark so skulu tað verið væl oman fyri hundrað so har eru vit eftir bátar sum tað forslær og eg hugsi soleiðis er tað yvir alt landið í føroyum vit hava faktiskt borgarar í føroyum sum vit hava staðfest eru heimleys og vit gera einki við er fleiri av teimum mugu væl flyta av landinum aftur tað er væl ikki nógv annað at gera visu tey fáa betri sømdur aðrastaðni

ikki komið ordiligan inn á hetta her men eg haldi hetta hetta økið er sera týdningarmikið o vit eiga at semjast um hvussu vit skulu raðfesta tað ja akk sta áh har var ein viðmerking frá ruttvang sonú fekk røðarin ein minutt afturat um ikki anað til viðmerking men eg nú skal eg lerk vera ljósasløkkjari eg eri púra samd í hesum her og tað haldi eg eisini eg gjørdi púra greitt í mínari røðu at eg heldi at hetta er tann størsta avbjóðingin vit hava í løtuni men altso vit skulu ikki so øgiliga langt aftur fyri at hava upplivað at tað stóðu stór byggiprosjekti við bústøðum tóm og og eg nevni tað fyri at minna okkum á at tað er eisini eini risiko við bústaðarbygging og tí hugsi eg eisini at vit skuldu hugsa okkum um áðrenn vit lata kommunurnar taka á seg for stóran váða í sambandi við bústaðarbygging nú hava vit havt ókavøkstur vit hava havt hákonjuktur sera leingi men tað fer at venda vónandi er ikki forógvusliga og so kann tað vera at støðan er er øðrvísi
tað er bara tað vit verða noydd til at hugsa ikki bara um løtuna í dag men eisini frameftir takk fyri ja takk jóhannes joensen gert so væl takk fyri viðmerkingina eg hugsi eg ikki orði samdur útvang har tí at eg meini at eina íløgu í í fólki sum býr av staðnum
ber júg tað at tú fært feir fólk til og eg hugsi vist tú fært fleiri fólk eina kommunu tú sært kommunurnar í føroyum tær sum vaksa tað er tær sum hava nøktandi bústaðarmøguleikar og nøktandi møguleikar til fólki sum býr har tað er tær kommunurnar sum vaksa og sjávandi tórshavnar ommunan burdi havt nógv fleiri møguleikar enn ter hava í tag o egseð í tórsavnar kommuna voksi nógv meir men men eg eri púra sikkur at visti man ikki ger íløgurnar í íbúðir íbúðarøki so fært tú ikki tann vøksurin sum tú burdi fingið takk fyri øðanhoydalgersovæfrú forkvina viter sjálvendi sjvandi fegin um ati aftur at viðgera eitt uppskot um bústaðarmál ella ella bústaðaravbjóðingina sum kanska er størsta avbjóðing vit hava í løtuni hjá fólki í hesum landinum og javnaðarflokkur skýtu so upp at gera eina broyting í lógini um
að er tað sum fer at húsalandsgrunnurin
og lat me bara sova fast frú forkvinna at húsalandsgrunnurin tað sum nú eitur bústaðir er hjartabarnið hjá tjóðveldi áðrenn jsjálvandi kom á ting í nítjan hundrað og hálvtrýss og legði longu tveir mánaðir seinni uppskot upp upp um at stovna húsalandsgrunnin men teir gingu altso fjúrtan ár áðrenn hann bleiv veruleiki og síðani tá hendi í veruleikanum ein sólsinssøga áður enn tað og nógv av okkum sum inni her minnast tað sjálvandi ikki tá var støðan upp eftir verjunum er í dag í roynd orveru ella kanska kanntað samanberast ógjørligt hjá vanligum fólki hjá verkafólki og miðalløntunum at útvega sær ein bústað
mann mátti leiga sær ella búgva inni hjá foreldrunum familju við børnum ella leiga sær ein fuktian kjallara
og serliga í havnini var talan um ein bústaðarmarknað sum var rein spekulatión eisini tá mann so útstykkjaði tá vórðu tað privat spekulantar sum gjøgnum teir sóu sótu so og sið at býráðnum og fingu sær okkurt stykkið og selda so víðari dýrt til til fólk og tað var ikki nakar nakar vanligt fólk sum kundu byggja sær eina hús men húsanirskundin broytti alt tað tá bleiv tað gjørligt hjá einari vanligari familju einari verkaverkamannafamilju ella verkafólkafamilju ella einar miðalatnarfamilju at útvega sær føtur undir egið borð og tað hevur verið ein eina eitt annað standandi framstig og fyri at gera søguna skjóta og lidnað so royndi so hevur tað verið roynt í nógv ár bæði frá bankum og serliga frá fólkaflokkinum at niðurleggja húsalansgrunnin og tað var hárgjørt at tað hendi í tvey túsund og ellivu men fólkaflokkurin fór út úr samgonguni og ein minnilutasamgonga varð skipað sum tjóðveldi stuðlaði og okkara høvuðskrav var at vit skuldu fáa broytt lógina um húsalandsgrunnin til bústaðir soleiðis at vit fingu bústaðir sum kundi bæði fíggjarlán eisini úti um landið til til sum øll kenna í dag so trupult at fáa land til til til egna bústað skuldu kunna byggja lutaíbúðir leiðuíbúðir lestraríbúðir eldrabústaðir so framvegis eisini saman við kommununum og tað er tað sum javnaðarflokkurin er roynir at snapresisera tan heimildin er so at siga næstan í lógini sum hon var

gera ein eina esa hesa longru søguna stutta so hendir so tá hendan samgongan koga hertil og tey fillaðu bústaðirsundur gjørdi bústaðir nú sum hevur verið entae hetta amboðið hjá tí vanliga fólkinum bústaðið er fyri fólk at útvega sær føtur undir egiðborð at byggja heim byggja sítt egna heim tað bleiv knappliga eisini ett spigulatiónsamboð har húsalansgrunnurin ella bústaðir nú skuldi fara inn saman við privatum og byggja prosjektir sum mást so kentu upp á og so fingu vit so tann hækkaða prísin til tað vanliga fólkið tað er tað sum er hent og tí er eitt sindur vónspikin av at javnarflokur ikkisitdru up at broyta tað at vit sjálvandi ynskja sjálvandi húsalandsgunnurin ella bústaðir fáa tein møguleikanu sum vit allan hava ynskt at vera tann drívandi megin í einum bústaðarpolitikki har mann bæði kann útvega sum nevnt leiðuíbúður lutaíbúðir sum er tíbetur roynt í vági eg haldi er eina sera góð skipan eldrabústaðir lestraríbúður og sjávandi eisininakar leigíbúður men lat meg undirsika frú forkvinna at sirustembert varð inni á tí at vit í tjóðveldi halda at tað er og formaðuin í búskaparráðinum vístur á tat henda ættaliga sjógvin sum er millum tey sum eiga og tey sum ikki eiga í dag hon er øgilig og vil í tjóðveldi hava gjørt eina kanning sum vísir at fyr eni vanliga familju er gjørligt at keypa sær eina hús ein bústað í miðstaðarøki vistu tú ikki kennir onkran sum kann lána teir pengarnar at geva tær so vit ynskja fyrst og fremst at so nógv fólk sum gjørligt eiga sínum egna bústað tað skal sjálvandi møguligt hjá leiða men helst kanska fyri ein tyttripart tí annars fáa vit hetta her ovurstóru kjónna millum ættarliðini og sjálvandi millum sosialu bólkarnar har summi eiga hini leiga og tey sum eiga tjena kassan upp á tað lat barat taka t dømi ein trø uppi á ternuryggi er eftir trýst gjøgnum býráðið broytt til at vera bústaðarøki nú ein familja tjena fjúrtan milliónir nakrir privatir komu inn og og keypa trønna og byggja nakrar íbúðir og so kemur eitt vanligt fólk at gjalda restina av lívinum fyri eitt eitt yvirskot hjá hesum her tað er ikki ein bústaðarpolitikkur sum sum sum sum loysir tað karlamargsarbreyt eisini vleg kann siga tað greitt frú forkvinna við at trýsta ella brúka sínar býráðslimir broytt in á byggisamtikn vár bygdir bara eyka omaná fyri at teir sum bygdir skuldu fáa eyka vinning av at byggja nakrar fýrakantaðr á kassar tað líkist svarsta ongum orsaka meg frú forkvina so vit mugu vit mugu rættust at fáa eisini bústaðir afturá beint so teir kunnu fíggja vanlig hús til vanlig fólk at seta føtur undir á egið borð og mugu eisini fáa møguleikan at geva lán til at byggja hús kring landið umframt tað sum javnarflokkurin skjtur upp ja takk her var onkur viðmerking ruttvang ger sovæl takk fyri eg eri púra samd við høgna hoydal at tað sum vit skulu royna aftur er at skapa karmar fyrst og fremst fyri fólki at fáa føtur undir egiðborð og snakkar um hetta her at vanligar familjur hava ringt við at fáa at ogna sær eini hús í havnini í dag eisini tey sum megna at fáa eini hús sum typiskt liggja um har tríggjar milliónir sum vanliga familjur hava klárað at at fíggja tey fáa eisini lutfalsliga nógv nógv minni fyri pengarnar enn tey sum hava ráð til at fara longri upp altso kvadratmeti prísurin fyri tað tú fært fyri tríggjar milliónir er nógv nógv hægri enn vistu til dømis klárar at fíggja fýra milliónir so tað er har vit skuldu gera ein innsats og syrgja fyri at útboðið verður gott og breitt har sum øll kunnu vera við takk fyri ja takk høgni hoydal ger sovælja eg eri fegin um viðmerkina hjá ruttvang vit eru kasta ikki helst samd um tað so eg eri vit í tjóðveldi eru eru komin til tað at at hetta er ein bústaðar
marknaði er eitt púra skeivur háttur at viðgera bústaðarpult
otikk tú hvør er atgongdandi marknaðin tað er bara tey sum kunnu eiga og sum hava møgulekarfyr at koma inn á meðan øll hini eru bara lutir í marknaðini hjá øðrum og tí vilja vit altso hava ein politikk sum veru veruliga gevur fólki møguleika fyri at byggja og eiga sína egnu íbúð ella hús ella bústað og alternardabústaðir og alt tað tað mugu vit gera tí annars fáa vit eina øgiliga gjógv og útlendingar koma eisini inn tað hvi roynt at steðga og landsstýrið hevur gjørt tað við einum ena lunkaðum uppskoti og hygg epat stóast sum hon er í tað altso okkara størsti bankin hevur fimm hundrað milliónir og vinnusbýdi til sínar tilsínar parteigari meðan bústaðarneyðin er so stór hvat er hvat er hetta færi nakað komi estan at hyggja eftirhesinher vit mugu droppa marknaður tosið og siga nú er tað av sær mannarættir at kunna útvegað sær eitt egið heim sum tú eigur sum tú ikki verður settur av og bara verið partur í spekulantaná og í spekulantaná spæli ogso kann g líka skal eg pía frú forkvina eg haldi eisinivit mugu fara at tosa um eg haldi onkur ver inni á tí í tingsalinum her at seta nøkur krøv til fagurfrøði til trivnað hjá fólki yg eftir
samansabreyt
bva og búgva har sum bústaðirnir eru tei mur nøkur krøv til tað eisini annars fáa vit altso blokkar bara í føroyum sum eru sum eru prosjektir sum keta pengar næstur at røða er heðinsachariasen takk fyri frú forkvina ja ógvuliga áhugavert uppskot og diskussión og eg haldi tað at tað er øgiliga umráðandi at vit syrgja fyri ella mann kann siga uppgávan hjá myndugleikanum er at skapa umstøðurnar og so komn mann heldur so eygir mann at venda teg siga altso hvør hevur ábyrgdina av at eg skal skaffa mítt mær mítt egna heim ert er tað ikki ein sjálvur soleiðisnar hugsi eg í mínum í mínum tankagongd at tað er tað sjálvandi hvør einstakur sum hevur ábyrgdina av tí og og so er bara spurningurin hvussu kemur mann har til og út frá tí so hevur tað verið vanligt at tú hevr vent hær til kommunurnar og biði um á grundstykki og síðani hevur tú fingið eitt grundstykki og so hevur tað verið sjálvandi trupulleikar hjá nógvum at fingið grundstykki tí at taðhevr verðið gjørt for lítið við við tann partin men eg
skat vera tann fyrsti til innráma tað at sjálvandi tíðirnar broytast og eg taki undir við øllum sum tað eisini verður sagt her fyri at skapa umstøður at fáa møguleikar til at byggja
tí útsagni eri ikki ein partur av tí og eg haldi tað at visti mann hyggur eftir so haldi eg at ati húsalandsgrunnurin hevur gjørt eitt gott arbeiði høgni hoydal var inni á hesum her við ella bústaðir og og í sambandi við húsalandsgrunnin húsalandsgrunnurin var ein grunnur sum tá fíggjaði sethús til fólk sum bygdu bústaðir í dag er ein ein stovnur sum sum byggir íbúðir til at leiga út og tað haldi eisini eg gott eg haldi tað er gott at vit hava ein stovn sum sum eisini ger tað møguligt hjá øðrum sum ikki hava teir somu pengarnar soleiðisnar at tey kunna fáa innivirst tað er tað grundleggjandi í lívinum tað at tú skapar tær títt egna heim antil at tú eigur tað ella tú kanst leiga tað alt eftir teimum førumunum sum vit hvør einstakur eru í og vit hava jóhans joensen var inni á hesum her hvussu nógvar leiðuíbúðir vóru í vágum í í sundan kommunu er tað átta og tað er komnar tí bústaðir hava verið við og hava bygt tær tær loypu íbúðirnar og tað haldi eg gott tí taki eg fult undir við at bústaðir fær fær møguleikar og fær umstøður soleiðsnar at tey eisini kunna virka tað betýðir ikki tað at tann privati ikki kann virka og tað betíðir heldur ikki tað at fyri tí vit hava nakrar almennar skipanir at so skulu ongar privatar skipanir hava sjálvandi hevur tú nakrar privatar skipanir og nakrar almennar skipanir og tær ganga hond í hond altso hesin her hesin her hugsanarhátturin at tað santil skal alt verða alment ella skal alt vera privat eg skilji tað slekki vit hava brúk fyri hvør fyri øðrum og tí er tað ein partur av at byggja samfelagið upp at byggja eina kommunu upp og at skapa umstøður til tey ymisku fólkini vit eru hjá øll líkafyri fíggjarligani og tí er tað gott at tú hevur ymiskar møguleikar hjá kommununum var tað soleiðis nar fyri nøkrum árum síðani at tá blivu kommunurnar álagdar at tað tað sum ein útstykking kostaði skuldi tú áleggja grundstykkinum sum hjá teimum sum skuldu keypa tað vit høvdu eina veldiga diskutión sunda kommunu tá ella tá var ta í hvalvíka kommunu hvat vit søgdu nei tað gera vit ikki vegurin og oklákir og og og og gátuljós og annað tað er eitt felagsmál men lendi og at skapa tann partin tað áløddu vit yvir á tann sum skuldi byggja og tað sum er interssant í hesum her tað er tað sjálvandi at tú tú gerst tú brúkar allar møguligar mátar fyri at kunna gera tað bíligari men tað stutta at langa tað er tað at alt skal gjaldast og ein ella annar skal gjalda hata fert tú út til og áleggur eitt gjald til tey sum eiga fastognir ella eit annað so er tað tey sum eru við til at gjalda at onkur annar skal sleppa bíligari so onkuntíð er tað so frú forkvnina eg haldi at og tá ið mann tosar um hetta her við við bústaðum at tað eru fýra hundrað og álvtrýss milliónir komnar inn ja tað er tað men tað skapar eisini møguleika fyri at kanska fýra hunrað og hálvtrýss aðrar milliónir koma inn upp á tann mátan eisini skapar eina betri umstøður til at byggja upp aftur meira bústaðir so mín niðurstøða til hetta her eg sigi sum billjustinussen allir møguleikar sum skapa umstøður fyri at gera tað betri og at tú upp á tann mátan fært skapt meira bústaðir til til fólkabúgva í tað er viktigt og samfelagið broytist sog tí er tað eisini viktigt at vit sum politisku myndugleiki broyta tað soleiðisnar at øll hava møguleikar í samfelagnum takk fyrija takk her vóru tvæir viðmerkingar jóhannes joensen ger sovæl takk fyri frú forkvinna ja nógva tíð sum jensakaresen fór fram nú nevndi hann tar at tað skal ikkivera antil ellari í privat til alment men tað er væl helur ikki tðat mannleggur upp man leggur heldu ikki upp til tað mann leggur up til at bæði virkað á á marknaðinum og tú kanst gott byggja alment sjálvt tú hevur privat virksemið sín av sum byggir tað skal bara ikk vera skal verða alment til alt skal verða privat tí tað men vit mugu tryggja okkum at tey sum hava lítið kunnu gjalda minni leiðir at tey hava møguleikar ella tað kanska sum ikki er før fyri at sitra bygd at vit møguleika at ybyggja til tey og tað er tað fyrst og fremst tey sum bústaðið skal byggja til tey sum hava vánligan tørv at kunna byggja sjálvur ella fara í gongd sjálvur við at byggja takk fyrija takk insacariasen gersovæl ja takk fyri viðmerkingina e er púra samdur við ohannes joensen í tí og eg eri faktiskt tað grundleggjandi í tí tað at mann skapar umstøður soleiðis at øll fáa eitt eiein bústað og tey sum so ynskja at byggja og eiga og hava møguleikar til tað at tey kunnu tað og eg haldi eisini
tíliga umráðandi at mann eisini skapar møguleikar hjá øðrum fólki sum ikki
hava teir somu møguleikarnar sum ikki hava teir somu inntøkurnar og sum kanska ikki ynskja at eiga eini eini hús at tey so eisini fáa møguleikan og at mann so við einum einum húsalansgrunni ella við einum við bústaðir ella við við um tað so er in kompinsatión av tí sum mann tosar um her og kommunurnar eru ein eru ein lítil partur í tí eg haldi at kommunurnar ss skulu vera líkasum vera við til at leggja grundarlagið men tá tað kemur til til byggingina og tann partin so haldi et e nokk so umráðandi at tað eru feløg og tað vil siga tryggingarfeløg og grundnar sum so kunna taka tað og reka tað víðari takk fyri ja takk so er tað høgni hoydal ein viðmering gersovælfrú forkvina
hevði væl røðuna hjá heðins akariasi
sumfór niður í í sakina og eg eri púra samd úr tí eg eg sigi ikki at tað almenna skal byggja allar bústaðir tað siga vtað hedur ikki tjóðveldi tí tantann marknaðurin er har kortini men skulu vit yvirhøvur at fáa nakra sosiala javnvág og rættin til at seta føtur um dregið borð so so mugu vit hava ein stovns hssgunnin og tað er heldur ikki ókent í ókra grannalondum t taka ísland ibúðarlanarstjóvurin hevur verið høvuðsamboðið til hjá fólki at seta búgv í norre er tað hugsmankun imen visu ann iki hvur havt teir stolarnir inni so er tað bara blivin ein ein ein marknaður sum bara er fyri tey allarríkastu og har hugsa at vit eru samdur við við mhens agarias uma tað tað tað má ikki henda jatak ynsacariasen ger sovælja takk og takk fyri viðmerkingina eg eri faktiskt púra samdur í tí sum møgni hoydal førr før førir fram altso vit eru faktisk komin í ta støðu ati at visti tú tekur tann peningastovnarar o su víðari so eru tað farnar inn at hyggja øgiliga konkret upp á hvussu for rentað vit hetta her og hvar hava vit best møguleikar til at fáa sær pengarnar aftur í sambandi við at fíggja
tretas og annað og tað er ein trupulleiki úti um runt um í
føroyum og tí er tað ein politisk politiskur ella ein politisk avbjóðing sum man so ella so átti at ella eigur at taka upp og at fingið loysn tí tað kann ikki vera rætt at tú ikki kanst kunna byggja sethús og har vit fáa tæir takur yviyviregihøvd uttan at tað skal vera á nøkrum bestemtum støðum har eiga vit at at fáa gjørt nakað og visti tað er tað sum skal til so hevði eg tikið undir við tí tí eg haldi tað at tað er mann sær tað meiri og meira og meira at tað er blivin ein trupulleiki og dýrari alt við verri blív a og tí er tað ein trupulleiki og om vit sum løgting eru tað sum verður sett til til tat skapa umstøðurnar soleiðisnar at er pláss fyri øllum samfelagnum takk fyri
ja takk næstur at røða er erhærdur
jentakkfyri frú forkvinna øhja til viðgerðar er eitt uppskot frá javnaðarflokkinum um at at gera onkrar broytingar í í lógini um húsalandsgrunn øat geva húsalandsgrunninum heimild til saman við kommununum at fara og og fremja almenna gagnligari íbúðarbygging oku kun hyggja eftir íbúðarbygging í dag vissi okur eru á tí helvtini sum sigur tað at ati hetta her við íbúðim tað er nakað sum marknaðurin sjálvur skal klára so kunnu okur hyggja eftir aftur í tíðina tey síðstu fjøruti áruni av teimum síðstu fjøruti árunum havi eg hvussu so er í eini fimmogtretivu ár ella kanska tretivu ár verið stórur mangul uppíbúður tað verður nøkur heilt fá tíðarskeið aftaná kreppuna tá fyrstu í hálvfemsunum aftan á finanskristina í tvey túund og átta tá varð eitt sindur av íbúðum í stóð tómar annars hevur tað verið kroniskur mangul upp á íbúður serliga her í mistiðark
ikki úti um landið hetta er líka sum tvíbýtt men tað sum
okur so hava gjørt okur hava gjørt møguleikarnar fyri at leiða út altso okur hava gjørt møguleikar fyri út leiðarar rættiliga góðar haldi eg tað er soleiðis at vist tú at byggja leiðuíbúð í dag so fert tú tjúgu prosent afturgoldið av meirvirðisgjaldinum tú kansn enda á leiða út sum privatpersónur fyri hundrað túsund krónur um árið uttan at tú skalt gjalda nakan skatt og tú kanst selja íbúðina aftur aftaná tíggju ár uttan at tú skalt betala nakað mveg aftur og í hesi í hesum her tíðarskeiðnum hvar ið tú hevur havt eina stóra virðisøking av hesum húsinum kanst tú selja hana aftur skattafría eg haldi tað er ein dømi at tú kanst selja aktiv skattafrítt í føroyum tað er fast ongd og allíkavæl so hava okur eina íbúðarneyð sjálvt um okur hava givið so góðar treytir hava okur et statvekk eina íbúðarneyð og so kann mann siga tað jamen tað er nógv í gongd jamen eftirspurningurin er bara enn o størri opinpart til leiðararnar tey sum eru noydd at fara út og leiða tí tay eru nogv ið eru noydd at fara út tað eru nógv sum ikki tá ið tey flyta heimanífrá ðr er ferdig við sína útbúgving og skulu í bankan at fáa sær lán tey fáa ikki lán tav si at tey mugu leiga og so kann mann spyrja ja men hvat er tað so sum regulerað marknaðin jamen tað er so at siga bara eitt ting og tað er útboðið okur hava ikki klárað at fingið útboðið upp soleiðis at tað er ein balansi í útboðið og eftirspurningi og tí standa okur við hesum her uppskotinum í dag og tí haldi eg at mann skal taka hetta her uppskotið í álvara øtað er hvussusur av faktum at áðrenn húsanansgrunnuri kom var so at siga var eingin leiðiíbúðar marknaður í føroyum gjøgnum skygdur leiðiíbúðar marknaður í føroyum men tað er tað a okur hava hvussu fingið spírar til ein ein íbúðarmarknað hvar okur kunnu fara inn og hyggja eftir alment hvat ið kvadratmediprísirini kosta í í teimum ymisku blokkunum í teimum ymisku íbóðrarøkjunum sum eru bygdar eg haldi at hetta her at húsalagsgunnirin kann fara og byggja saman við kommunum tað er vert at hyggja eftir tí tað er kommunurnar sum hava ráð her hugsi eg serliga um um kommunurnar í miðstaðarøkinum tí hetað tað er tóst alt her ið tann størsti eftirspurningurin er tórhavnar kommunrna til dømis hon hevur hon hevði havt ráð at farið inn saman við húsalansgrunninum og jú størri atgongd okur geva av kapitali til at fara í samstarv við húsalandsgrunninum jú fleiri íbúðir fáa okur fyri tann peningin sum okur hava veitt húsalandsgrunnim sum lán tað vi siga at jú longri koma hesar tvey hundrað og hálvtrýss milliónir krónurnar sum eru ætlaðar til íbúðarbygging kring landið at røkka og tað var ætlanin við hasi ásetingini tá ið tá ið húsalandsgrunnurin fekk ta heimildina sum an fekk fyri einum ári síðani takk fyri ja takk har var ein viðmerking frá biljustinussen ger sovælmen frú forkvinna altso tað sum er ørkymlandi tað er at tað virkar sum at tað er lítil og eingin gongd í teimum ætlanum sum samgongan hevði við húsalandsgrunnunum tað virkar sum at hvar eru prosjektini hvar eru byggiætlanirnar veit erhard joensen nakað um hvar vit eru á hesari kósini tí tað skal helst vera so at tað skuldi verið bygd í gjár heldur enn í dag men tað hendir snøgt sagt millum lítið og einki hvør hvør er orsøkin heldur erard joensen og hvat kunnu vit gera fyri at fáa gongd í ja takk erard joensen ger sovæl takk fyri frú forkvina nei teg ani ikki hvat tað er sum fyrigongur eg kann bara konstatera tað at eg sat í trivnaðarnevndini tá ið hetta uppskotið fór ígjøgnum og tá upplýsti leiðslan í í húsalandsgrunninum at tað vórðu tað lógu prosjektið
gjørð klár og høvdu ligið tað leingi og teir sóu ikki nakran trupulleika at fara í
í holt við prosjektir saman við privatum tí tað vóru eisini privatir sum høvdu hendvent sær til bústaðir um at sleppa at byggja saman við teimum so eg dugi simpultenn ikki at skilja hvat ið tað er sum hendir har ð tað sum eg kann gita tað er tað at teir hava brúkt tíðina upp á at at kríggjast ímillum millum stýrið og leiðsluna og at ti sama suður einki komi burturúr tað er bara míni mín mítt besta boð tí tað vóru allar forsetningar fyri at tað skuldi fara í gongd beinanvegin tær stóðu og bíðaði eftir pengunum søgdu teir í leiðsluni tá so eg skilji ikki hvat er sum fyrigongur úti í bústøðun beint nú nei takk fyri næst at røða er ingilín didrecsen strøm ger sovæltakk fyri frú forkvina ja vitv
uppskotið frá okkum í javnaðarflokkinum
um at gera broytingar í húsalandsgrunnunum so at mann kann stovna almannagagnlig bústaðarfeløg saman við kommununum vit hava ein glóðheitan bústaðarmarknað í dag vit vita at tað er ein fyritreyt fyri góðum livirkorum og uppvakstrarmøguleikum at hava trygg og góð bústaðarviðurskiftir tann føroyski bústaðarmarknaðurin hann eigur at verða fjølbroyttur so tað hevur bústaðarmøguleikar fyri øll og hetta krevur at vit hava almennagagnligar leigubústaðir so eisini láglønt og ung sum vilja búgva í føroyum hava ráð at búgva undir virðiligum korum hetta uppskotið tað snýr seg um sum eisini nógv hvæ greitt frá at mann gevur heimild til at húsahaldsgrunnurin kann saman við kommununum stovna almannagagnlig bústaðarfeløg og fyri at stovna hesi her feløgini so er tað ein treyt
at kommunan skjýtur í minsta lagi tíggju prosent av útviðanarvirðinum av búoyndum
av búoyndunum inn sum stuðul almannagagnlig bústaðarfeløg kunnu fíggja teirra bygging av bústøðum við lántøku og endamálið við almannagagnligum bústaðarfeløgum tað er bæði at víðka um útboðið av leiðuíbúðum og ikki minst at tryggja eina lægri húsaleiðu enn á privata leiðumarknaðinum so øll hava møguleika fyri einum heimi sum tey hava ráð til at gjalda nú varð búskaparráðið sum fleiri eisini hava nevnt her í dag kom í síðstu viku við sínari várfrágreiðing og vístu har á tað ovurstóra trýstið á bústaðarmarknaðinum har siga tey athettar her trýstið tað kemur av at íbúgvartalið tað er vaksið nógv seinastu árini meðan bústaðarroyndirnar ikki eru vaksnar samsvarandi og tað er við til at trýsta prísin upp úr tveimum komma sjey milliónum í tvey túsund og átjan og upp í trý komma sjey milliónir í tjúgu einogtjúgu fyri ein eini hús her í í í í høvuðsstaðarøkinum men tað er eisini uttan fyri havnina at prísarnir prísirnir verða pumpaðir upp tað er ótrúliga trupult fyri ikki at siga næstan útiloka hjá ungum familjum í dag at sleppa inn á bústaðarmarknaðin mann hevur eina sokallaða boblu at inntøkurnar tær eru ræðla nógv lægri enn tað sum bústaðarnir kosta og tað merkir jú at tað er onkur sum onkursvegna spekulerar í hesum bústøðunum tar komuð spekulatión í og tað vil siga at fríviruhúsini hjá teimum sum frammanundan eru á bústaðarmarknaðinum tá veksur og veksur meðan tað gers trupllari og trupllari hjá ungum familjum o einstøkum at yvirhøvur koma inn á bústaðarmarknaðin og tær umstøðurnar eru ikki nnøktandi tá ið vit hugsa um at vtofegin vilja hava ung fólk at búseta seg í føroyum eisini tá mann hugsar um hvørjar avbjóðingar vit fara at hava í framtíðini við at vit vera fleiri og fleiri eldri eg haldi eisini at tað er interessant nú høvdu vit eitti eitt tiltak í síðstu viku um bústaðarviðurskiftir og tá kom tá kom kom mann millum annað inn á hví mann í heila tikið niðri var farin undir at byggja hesarher almenn nýttie boliðir í danmark og tað var tí at mann mann mann vildi tryggja arbeiðarin hefta sjálvandi langt síðani mann vildi tryggja arbeiðinum tak yvir høvdið og tað vildi mann gera tí so hevði mann støðuga arbeiðsmegi færri sjúkradagar og betri samanhangsmegi í samfelagnum sum kom øllum til gagns

so eitt samstarv millum kommunurnir og bústaðir um hesar leiðuíbúðirnar tað skal tryggja at fjølbroytni á bústaðarmarknaðinum so tmúgvandi og tey ið hava eitt sindur minni av peningi um hendi kunnu búgva síð um síð í sama grannalag endamálið tað er at føroysk húsarhald kunnu fáa eina bíligari húsaleiði og tað sum er í ferð við at henda hjá okkum í dag tað er tað sum hent í fleiri stórum býum í europa tað hevur verið nevnt her at fólk keypa bústaðar upp ímiðøkinum og soleiðis flyta tey vanligu fólkini út um tey stóru miðsavnaðu økini og tað er ein dupultstraffur hjá bæði lágløntum og ungum sum ikki hava ráð til at keypa sær nakað búgva í fyri tað fyrsta skulu tey betala eina dýra leiðu hendan leiðan er kanska uttan fyri høvuðsstaðin uttan fyri har sum tey skulu arbeiða og sostatt verður reallønin hjá teimum jú lægri enn enn hon annars hevði verið vist t hevur tú havt ráð til havt ein bústað í havnini kann fáa tígju sekunda afturat tat kema fyri tí at vit skulu gera okkum púra greitt at bústaðarpoitikkur tað er ein samfelagslig ábyrgd og vit mugu simpulten hart í gongd við at hava við at tilviga ein aktivan bústaðarpolitikk sum tryggjar øllum borgarum eina hóskandi ein hóskandi bústað tí at ein bústaður eigur ikki at vera ein vøra men eitt heim

fyri frú forkvina ja tað sum fekk meg at taka orðið aftur tað var hetta her meira prsprinsipiella diskussiónin um hvat er tað marknaðurin kann loysa og hvat loysir marknaðurin nykkjar og eg eg haldi á kjakinum her inni at eg kann ganga út frá tað er eingin av okkum sum heldur at marknaðurin einsamallur ella myndugleikarnir einsamallar loysa hendan trupulleikan tað er bara ein spurningur hvar á hesum skálanum vit onkursvegna liggja eg haldi at vit vit okkara størsta problem í løtuni er at tað er ein sovorðin væntandi javnvág í marknaðinum tá ið tað kemur til bústaðir í løtuni útboðið er alt alt alt ov lítið í mun til eftirspurningin og tað pressar prísin upp altso tað er ikki meira innviklað enn taðvit síggja at marknaðurin tillagar seg tað er øgiliga nógv í gongd tað kemur at loysa trupulleikan í stóran mun tað trúgvi eg virklig uppá
at tað so samtíðis tann almenni parturin hevur ligið púra lamin í hálvt annað ár og ikki hevur loyst ein part av trupulleikanum sum hann kundi loyst tað er sera heimiligt
men altso hetta her við at skumpa meira og meira yvir á almennar myndugleikar at loysa tað haldi eg vit skulu ansa okkum við og serliga visu vit hyggja eftir bústaðum í øðrum londum nú er tað javnaðarflokkurin sum leggur hetta her fram sosialdemokratar hava havt ræði í keypmannahavn síðani ter komið í verðina tað sæst ikki aftur í íbúðarprísinum í í í keypmannahavn mann hevur nakrar bíligar bústaðir sum onkursvegna eru nokk innan fyri hetta her modelli sum javnaðarflokkurin skjýtur upp nú og tey fáu sum fáa hjálp tann vegin altso tað eru jú øll sum bera kostnaðin av tí onnur dømir grønlandi nug har eigur tað almenna øgiliga eg tori ikki at koma vá nøkrum tali men men almenntað almenna eigur ein øgiliga stóran part av bústøðunum í grønlandi tað hevur heldur ikki loyst trupulleikan tvørturímóti kanst tú risikera at verða fluttur úr einari íbúð í eina aðra meðan tú bíðar eftir einari aðrari ella einari triðju almennari íbúð og so havi eg hug at taka eystureuropa fram nú ar tað nokk so aktuelt aftur í hesum døgum nú vit síggja nærmast konturin av einum nýggjumjarnitjaldi men aftaná múrurin fall tá høvdu vit møguleikarn at fara í eystureuropa og síggja teir skrøkkiligu minnisvararnir yvir teir almennu bústaðirnar í hvussu sum mann búði á í eystanfyri jarntjaldi og tað er ikki nakað sum nakar av okkum ynskir hvørki fyri okkum sjálv ella nakran annan tað var resisfult so eg trúgvi upp á atmarknaðurin kemur at loysa trupulleikan í stóran mun vit skulu bara tryggja at tað ikki at rammurnar eru har til staðar og so skulu vit sum almenni myndugleiki taka okkum av teimum sum ongantíð koma at hava ein kjans á marknaðinum tað var míni orð til hetta takk fyrija takk so er tað viðmerkingar akseljohansen fis ger suvælja takk fyri harra formaður nú komi et brúkti ruttvang másktað mrn minna í danmark sum ræðumynd altso í keypmannahavn er tað hóast alt soleiðis at tjúgu prosent av øllum bústøðunm eru ein almenn leiðuíbúð sum er ein triðing bíligari n ein privat leiðuíbúð so tað er sjálvur sær eg kleskio gali og tað er ikki soleiðis at onnur betala fyri tað ta tað eru sjálvfíggjandi tær íbúðirnar men prísirinr er høvur í keypmanahavn tí tat útboði av bæði íbúðum og percelluhúsi og øllu ørum er for lítið og kanska eisini tað at tað eru fleiri teyspekilantar sum keypa heilar bygningar upp til at leiga út á bmb og og annað spikulatiónsvirksemi sum hevur trýst prísin upp í keypmannahavn og nógvum øðrum býum stórbýum í okkara í vesturheiminum íg okkara grannalondum tíverri ogtað er rætt at tað eru tað eru nakrir fáir bíligir bústaðir í í keypmannahavn sum nøkur heilt fá hava ágóðan av men tað er ikki nevnt at loysa og og rith bjergaard er kend fyri at lova fimm túsund almennar bústaðir og tá ið avtornaði søgdu tey at hon kláraði at

ger ikki tað er ikki nakar gandastavir tá ið tað kemur til at loysa íbúðar trupulleikan takk fyri jaogso er tað elsbett mersedies gunnleystóttir gersuvælja takk fyri harra formaður og eg eri púra samd við rutt vang tá mu sigur tað ella setir spurnatikin við altso í byggifólkini ikki hví byggi bústaðir ikki tá ev ingja heim a at blíiva hálva milliard hvat er tað tey bíða eftir bíða tey eftir nøkrum hví byggja tey ikki tey fingja heimild til at byggja fyri eina hálva milliard dugir rutt vang at siga mær gjøgnum formannin um teg hvt hvat er tey bíða eftir takk fyri ruttvang ger sovæl takk fyri altso
eg haldi at tað vendur eitt sindur øvut altso
eg hevði eg kundi hugsað mær at sett akkurát hendan spurningin til s-band mær sett í skundersløttir sum hevur verið av í snøsunumeg haldi tað er tað tað er ein katastrofa at einki er hent í tveyogtólvta ár men at mann hevur brúkt so nógva tíð sæð í ljósinum av hvussu støðan hevur verið at skipa bústaðir av nýggjum tað má eg siga at tað er ómetaliga heimiligt og so vil eg eisini minna á at av hasari hálvu milliónini fer helvtin til at byggja almennar stovnar
sum man ein uppgáva sum mann hevur
lagt afturat oman á bústaðir sum í ikki ein gongd í nóg stóran mun hevur klárað at loyst tann trupulleikan sum bústaðir settu verðina til hevur mann afturat givið bústaðir ta uppgávuna at loysa sum tað almenna ikki hevur klárað nemliga at byggja sambílur og stovnar til tey sum ikki megna at at skaffa sær sjálvum bústaðum takk fyri so far jakob vestergaard orðið
e
ætakk fyri hara formaður fyri at taka tað síðsta upp sum var so er tað organisatiónin o bústaðir sum er stóru trupulleikin g sum má ruddast út ruddast upp tað tori eg at siga til ein og hvørja tíð tað har er einki silaog tann politiski myndugleikin gjørdi sína uppgávu og játtaði pengar til bústaðir organisatión og bústaðirvíki klára at lyfta uppgávuna og tí má mann gera nakað við ta organisatiónina sum ikki hongur saman eg nevndi í míni fyrri røðu eg havi ongantíð sett nakað at bjóða úti ongantíð tað tað verður tosað um gjøgnumskygni og útboð og annað tað er einki sovrugt eksisterandi tá ið tað snýr seg um bústaðir organisatiónina bústaðir og tað er stóri trupulleikin tí verður einki bygd eg eri slettiki sikkur í at hetta fer at hjálpa upp á nakran bústaðarmarkna yvirhøvur hetta fer at steðga teimum privatu tí nú fór øll at bíða til tey fáa eina gávu frá tí almenna hví skulu tey fara
at byggja hús hví skal hví skal privati spíla seg út til at byggja bústaðir
tá ið kommunur saman við almenna bústaðarfelagnum kannum nú tað almenna kann hjálpa øllum føroyingum til at byggja hús hví hví skulu hv hví skulu fólk tað lat hettar koyra soleiðis sum tú hevur koyrt okur hava almenna bústaðarfelagið bústaðir fá tag at virka tí tað virkar ikki í løtuni eg tori ikki at siga hvat eg haldi um tað so tað er ikki borðparther á tingsrøðarpalli tað má ruddast út í tí tí organisatiónini har er nokk av pengum til saman við privatum at fara í holt við tey ymisku prosjektini sum liggja kring landið og fáa útboðið upp soleiðis útboð eftirspurningur hanga saman og aman á tann hátt fer bíliga bústaðir til føroyar føroyingar hetta her við at at siga at bústaðir ikki an vørur eftir etta heim mítt heimb er eitt heim heimið hjá øllum føroyingum er eitt heim at billa fólki inn at føroyingar brúka síni heim til vørur meginparta tað gera tey ikki tað er púra skeivt mítt heim er eitt heim tað er einki frívirði í tí yvirhøvur tí eg eg eg fái ikki tað fyrri dag sum eg bygdi tað fyri fyri tretivu árum síðan tí eg búgvi eitt bestemt stað í føroyum men eg skal so umframt tað yvir skatta yvir skattin betala til hetta felagi bústaðir sum mann hevur stovnað til heitt endamálið nú leggur mann upp til at umframt tað umframt tað so skulu teir føroyingar sum hava skaffað sítt egna heim umvegis síni egna kommunuskatt betala til heimini hjá teimum níggju sum koma til føroyar og so skulu viy seta seta bygv tað rópi eg fyri at skeikla bústaðarmarknaðinun grundleggjandi grundleggjandi altso hví skal ein ungur hugsa um at fara at byggja særa sína egnu hús tá ið tað almenna skal byggja húsini føroyan okur munnu koma burturúr hesum her at tað almenna skal gera allar føroyingar til almenna klienta tað ber ikki til og tí er mín yvirvísingur um at mann letur fí bústaðir at koyra latar fara samanvið privatum fáa økt um útboðið so loysir problemið seg sjálvt og tað erikki altíð at eg eri so samdur við ruttvangsvim er so púra samdur við ruttvang tí sum hon hon førir fram ikki ikki ikki fara og gera føroyingar allar føroyingar sum nú skulu seta bygd til almenna klientar nú skulu tei fáa stuðul stuðul til til alt so míni míniráð eru latið vera latið fái lat okur fáa bústaðir at virka upp á tað at koyra áðrenn nokk av pengum nokk av intiativi kring alt landið og fáa gongd á so er í ordan mann kann so fara diskutera leiklutin hjá kommununum og eri púra samdur við við faktiskritikkinum hjá búskaparráðnum um at kommunurnar hava verið alfortrekar og alfoskjølsleysar í mun til at skaffa økir til grundstykkir og til bústaðarendamál og tað eru kring alt landið og ikki minst her í høvuðsstaðarøkinum takk fyri harformaður ja takk sovert nakrar viðmerkingar høgni hoydal fyrstharra formaður eg fari at vinarliga at byrja jakodvestegar at taka hasi orðini aftur ísi sum hann liggur og oysir út yvir bústaðir í húsalandsgrunnum og tað sum tann stovnurin hevur gjørt øh tey hava gjørt eitt gott arbeiði tey hava skaffað ótrýsliga nógvur fólk um føtur undir egið borð eisini úti kring landið eisini tað sum vit mæla til og restin sum jakudvestegaad kemur til her er er tikið og bláari luft altso eg vei iki um jaku vestekard barat skapa sín egna veruleikar so ter anrøsi ogfá um tað tað er tit sum hava oyðilagt bústaðir tað at bústaðir útvegar bæði leiðiíbúðir og lut ogíbúðir og g tekur lut ð samantíð tað ger seg ikki inn á tann tann truplleikan sum jakuvestegard sigur t henn a meta at húsini hjá honum suður í øðrum fáa ikki marknaðarprísin men hann sigur tan amsa marknaðarprísirin skal klára alt so hetta er tan reinast svas hja jakuvestegar egfari t biðið hann taka hasa orðini aftur sum hann eisiniti í húsalanskunnam og nú skilurmn kanska betri hví at elsbett mersetes fór í holt við tað sum hon gjørdi tað má vera eftir vegleiðing frá jakub vestegaard já onkur sum pannu familju viðkovestegaardtakk fyri harra formaður bústaðin bústaðir hongur ikki saman og bústaðir
hevur sitið omaná einari
flágar milliard út við nú í alforlanga tíð sum kundu skaffa nógvum føroyingum bústaðir høvdu teir farið í gongd eftir teimum intensjónum sum okur hava havt í samgonguni og sum lsbet mersetes gunlegsdóttur hevði tá ið hon skaffaði saðallar hesar millióninar so hevði bústaðir veruliga bygt bústaðir so høvdu tað verið klárar í dag til at flyta inn hjá føroyingunum kring landið organisatiónin bústaðir er rotin fyri at siga tað akkurát sum tað er og tí kemur einki burturúr fyr enn hon verður ja ruddað ruddað út og mann ferð eist mann fær skil á tað tað felagið grundleggjandi takk fyri harra formaður so er tað ruttvang takk fyri altso mann kann halda hvat mann vil um bústaðir eisini av ideologiskum orsøkum men bústaðir bygdi eina íbúð um
tigna undir farna valskeið
sama bústaðir hevur ligið stilt í hálv triðja ár meðan hendan samgongan hevur sitið tær altso orsøkini til tær eru fyri mær at síggja reinar politiskar eg dugi ikki at síggja at tær aðrar orsøkir til tag men tað kann jakuvestegaad kanska vísa á jacvestigardtakk fyri harrar formaður bústaðir fekk eina rúgvu av pengum at arbeiða við bústaður hevur ikki brúkt teir pengarnir soleiðis sum politiska intensjónirnar vóru tað er armslongd til hetta her sokallaði felagið bústaðir okur tað var fyri opnum skermi diskussiónin millum stjóran bústaðin sum enn er stjóra í bústaðinum og tann politikkuin sum samgongan legði fyri dagin og tí og tí føli eg tað sum ein partur av samgonguni á úkrar var ein stjóra sum hevur sitið mótarbeitt teimum intensiónum og ætlanum
sum eru og tá eg síggi sovorni uppskot sum hettar so
so peta meg t halda at at eg kanska slíkum í í ein ein stjóri in stjóri bíðar eftir men intensjónrnar sum okur løgd fyri dagin visti tæy vóru fylgdar út i lívið so var eg bústaðir nógv meira kann man siga virkið enn tað er í dag takk fyri harformaðurelsbet mersedis gunlestóttirja takk fyri harra formaður ja hendan samgongan kláraði tað sum eingin annars hevi klárað áður at bústaðir kundi fáa eina lánaheimild upp á knappa hálva milliard hálva milliar
og so er tað mann sigur
hvso eg havi sjálvsitið sum landsstýriskvinnan vera ótolin um nær fær tæir í gongd at byggja og nú i síggja hetta her uppskotið her sum javnaðarflokkurin hevur lagt fram kann mann síggja fyri sær at vst nú vit siga tað at hetta verður samtykt at so kemur kanska meira ferð á ella táfferð koma er tað nakað sovorð mann altso eg ætlaði at vitað at spyrja jakobvestegaard hvat hvat hann sær í hesum her hví hví bústaðir ikki er farin at byggja ikki tí eg eg havi roynt alla tíðina meg eg sæ so lænststýriskvinna at fáa teir byggjaakuvestigaard takk fyri harra formaður tá eg havi eg gjøgnum ja tað sum eg havi roynt at fylgja við setti sambandið millum bústaðir og ávísar kommunur so hevur mann mistanka um ymiskt meni tað skal eg ikki

upp ástanda men tað virkar í virkseminum hjá bústaðir mann velur sær mann velur sæg nakrar ávísar út til at samstarva við bjóðar einki út einki gjøgnumskykt og so og so koyrir mann pp á besta biskup og faktiskt mótarbeiði tí politikki sum hendan samgongan hevur sett sett seg fyri sum semja var um sum elsbet mersetis gundleykssdóttir fekkpengar till og tað er tí eg sigur ta organisatiónin bústaðir er ikki í ordan og tað er har ið mamma tað er har ið mamma grýma inn og fáa tað upp á reðkiil takk fyri so er tað ingilín streym ger so væl takk fyri hhar er i ein sovr ein forvirring í eg veit ikki altso fyri tað fyrsta so sigur fólkaflokkurin at mann at bústaðir og tað at vit byggja almenn
gangligari bústað
sær at tað skal skeikla íbúðarmarknaðin samstundis so sigur fólkaflokkurin atvit hava ongantíð givið bústøðun meira pengar at byggja fyri og tað er fantastiskt og tað skulu vit øll klappa at men tað er so eitt sum er interssant eitt annað tað er tað at at jakovesteboargaard sigur hann man at mann brúkar skattarborgarans pengar til at geva bústaðir pengar at byggja almennar bústaðir fyri tað er jú ikki rætt bústaðir upptøkulán skattarborgaranar pengar vera ikki brúktir til at byggja bústaðir fyri hjá bústøðun takk fyrijakovestigord takk fyri harra formaður almenna bústaðarfelagið bústaðir eigur tað almenna og tað almenna skattaborgarin hongur upp á tað sum tað almenna bústaðarfelagið e bústaðir hevur arbeitt thava enn ikki klárað at at havt javnvág í tí virksenum sum tað bústaðarfelagið hevur havt tá ið mann so oman á tað oman á tað skal brúka skattaborgarins pengar úti í
kommununum til tiltil at
stuðla bústaðarbygging til nýgrávís skatta teir teimum skattaborgarum sum hava keypt dýrar bústaðir í dag í gjár fyri ein viku síðan ella fyri ein mánað síðan tá vendir tað púra øvut og hví skal skulu tey ungu fólkini skuma til landið í dag hugsa um at sjálvvega seta seta føtrung drevibør tá ið tað almenna tá ið tað almenna skal skal orna alt fyri tey nei eg haldi at tú mást koma burtur úr tí og lata ta skipanina sum okur hava sett í verk so mann kann so okur diskutera hvussu góð hon hevur ikki lata standa sína roynd tað hevur hon ikki enn takk fyri tær
iala
ja síðani er tað l johannessen sum fær orðið ger so væl ja takk fyri harra formaður so líka taka br um endan hjá jakka vestergaard atat virðið á húsunum feri at minka um bústaðir fyri at byggja bíligar leiðibústaðir saman við kommununum ja so skal mað heldigi byggja at syskja meira út so minka virið á húsnum eisini altso umboða vit tey sum skulu í løgtøkinum at tryggja at øllir føroyingar hava ratil fáa um bústaði í føroyum at hava møgulikav at fáa bústað ella umboða vit frívirði hjá teimum sum eiga stór og dýr hús frammanundan har tei inki liðugigr hjá okkum javnaðarflokkinum tá i kann vesturkoyrt sigur te einki skil í bústøðum so eri eg sletti e sjandorjakh vesturgaard men eg haldi eftú einki skil í samgonguni bústaðir hevði brúkt allar sínar pengar tá ið seinasta væl kom og hevði ikki møguleika at byggja meira uttan tað kundi fáa heima eftil upptacalam tað tók tvey ár hjá hesari samgonguni at geva bústøðum ta heimildina og tá tey fingu ta heimildina so kom ein nýggj treytin tavelsaman skuldi bara byggja saman virið øðrum íleggjarum
hjóvandi kundi bústaði ikki bara fara gongd beinanvegin tú hattú sinna aðrar íleggjarar fyri at kunna byggja yvirhøvur og fólkaflokkurin og jakkar vesterkordi hvussu eru hart
tí ímóti tað almenn yvirhøvur skal byggja bíligar leiðubústaðirtil føroyingar orsøkin er heilt einfalt sum í øllum øðrum politikki hjá fólkaflokkinum fólkaflokkur umboðar ikki føroyingar fólkaflokkur umboðar sera áhugamál tað er onkur fólk sum standa fólkaflokkinum nær sum byggja leiðubústaðir sum ynskja at spekulera í bústaðarneyðin í føroyum fortjena pengar pp á bústaðarneðin í føroyum og tað er tey ella teir og taðerfaktiskt teir ikki tey teir sum fólkaflokkurin umboðar tey skulu fáa frið fyri bústøðum fyri at fortjena pengar upp á at leiga út til føroyingar sum man hyggur allar aðrastannar um okkum ikki bara í íslandi damar føroyski norra finnlandi men eisini stóra bretlandi listisku londi sum usa so hevur mann eisini har alment sosialt pygtjarí men hóast tað so byggja ter privatu í fulltrøn bæði oyðaríbúð og leiðuíbúð tað er eingin trupulleiki men í føroyum er tað ein trupulleiki tí eingin skal hjálpa tí vanliga føroyinginum tað snýr seg um at nøkur skulu vinna pening upp á bústaðarmarknaðin í føroyum øh tá jakovestegaard sigur at heimir há jauvestegaard er nokk ikkienspilatiónsvøra tað er eg samdur í men tann sigur tað at bústaðir í føroyum r ikki in spikulatiónsvøra tá ið fólk keypa ikki bara ein bústað ír búgva í men fimm tíggju bústaðir til at leiga út til at leiga út til føroyingar og leiga út til ferðavinnuna tá er tað spiklatión og tann spekulatiónin er við til at trýsta bústaðarprísin upp í føroyum sum ger tað at tá heilt fólk við heilt vanligum intøkum ikki at hava ráð til keypa eina hús í føroyum tað er nummar eitt nummar tvey tá bústaðir ikkiskan slepa byggja sjálvt fer at hava so lága leiðið sum møguligt men saman við privátunum íleggjarum so síggja vit tað sum hendir seinastu árini fyrst og fremst við politikkin hjá fólkaflokkinum ati nei nei alivinnan og uppsjóvrvinnan mugu ikki betala meiri tilfeingisgjaldi tað havr tær ikki ráð til men tað sum hendir nú tað er at tær tær fyritøkurnar sum ikki mugu betala meira tilfeingisgjaldið tær keypa upp allar s allar menn stóran part av føroyska vinnulívinum tær keypa eisini upp almennar bygningar at leiga út til tað almenna og nú far tay eisini in á bústaðarmarknaðin soleiðis at vanligi føroyingurin skal leiga frá somu persónum og tað endar við at tað geka heilt fá fólk í føroyum sum skulu eiga altí føroyum og vinna pening upp á tað eisini upp á at leiga út til okkum føroyingar tað halda vit teg nógv betur fyri vanliga føroyingin at tað almenna saman við kommununum altso bústaðir kommunr kunnu byggja bíligar leiðubústaðir sum hevur eitt endamál tað er at tryggja at føroyingar kunu búgva bíligt og tað er ikki soleiðis og hyggur úr øðrum londum at hesi fólkini koma at búgva altso lív hygg eftir hagtølunum til dømis úr danmark som búgva ung fólk í almennu leiðuíbúðum og gomul fólk og støkfólk í nógv størstan mun tað er tí tey hava trupult at klára sær áarbeiðs klára seg á bústaðarmarknaðinum undir fríari kapping tá fólk fáa eina ávísa inntøku so vilja tey eiga sítt egna tí tað er ofta tað so loysir seg best og tað gera tey eisini sjálvt um mann hevur almennar leiðuíbúðir so hetta uppskotið halda vit er frálíkt tí tað snýr seg um at fáa bíligar leiðubústaðir ikki tað inøkur skulu vinna pening upp á bústaðarneyð hjá øðrum takk fyri harra formaður ja so er ta vmoyalharra formaður ja akselv johannesens er púra rætt í tí eg kundi kanska mint á at beint áðrenn romvearríkið fór heilt í hundarnar tá livdar jú eftir einari kretu ella einum máttoði og tað at salvi luchrom allar á tíðini tað merkir leingi livi profitturin tað va tað einastar stýrdi eg eftir og tað gjørdi av við tað við rómmarearíkinum eins og tað hevur gjørt av við sonum mónv fólk og somong samfeløg í dansins samfelag sohetta er púra rast sum v sum aksenivið hanes sigur men eg tók bara saverna viðmerking fyri at rætta eisin vðjaku vestegaar hevur fórt fram fleiri ferðir her sum e rokni akselivijohannesen kann kann kann rætta fyri okkum eisini hann uppástaðir her at bústaðir hava nógv dýrari leiðuprísir enn onnur hvat er tað fyri ætl hvussu bar til at fyrrvan landsmaður kan standa her og oysa sovorð út sum slett ikki rætt og har hann hevur spilt ein heilan stovm og teirra starvsfólk út og eg fari enn enaferð at taka um mótmæla og b jakuvestegarad um at taka sæg orðini í seg aftur tí hetta er so grov at tey hoyra á mestani heima nsenja nú havi bústaðir áður verið inni til hoyringar í trivnaðarnevndini í einum øðrum máli har teð vísti á hvat prísurin er tá hann eru almennir á internetinum eg hvi akkurát aftan á jaku vestegarad hevði
jari verð inni og kanna hvat bústaðarprísurin er hjá bústaðir
har tók nakrar bústaðir út og kannaði eisini hvat bústaðarprísirnar hjá mark hygg eftir fermetrunum o hygg eftir prísinum so er bústaðir munandi munandi bíligar perfermetur so tað at mann sigur tað at bústaðir leigar út dýrari en tað privata tað er skeivt ja so er tað eygun samelsen gersuvæl takk fyrihara formaður eg haldi nokk so tað gevur nokk so nógv at hugsa um tá ið fólkaflokkurin loypir upp úr stólinum tá ið ið mann kemur við uppskotum sum kann gera tað at vanligur føroyingar hava ráð at fáa tak yvir høvdi í hesum landinum tá má mann siga at tey umboða ikki tað vanliga fólkið men sera áhugamálini og tí haldi eg at tað sum búskaparráðið sigur um bústaðarpolitikkin hjá hesari samgonguni tað er øgiliga rámandi at tað er ein umvendur rubbin hudpolitikkur har mann tekur frá støkum og barnafamiljum sum hava lítið og flytur tað yvir til tær generatióninar sum hava nokk
ur ikki av vanligum fólkum
gpílat meg líka siga tað eg haldi tað er frálíkt at privatir taka ytativ til at byggja bæði oyðaríbúð og ikki minst leiðuíbúðir tað er framúr men nei so so má ikki koma susum fólk kaflokarmentera fyri tað almenna má halda seg vekk tí ella tíma teir privátið ikki í øllum øðrum londum sum vit vilja samanbera okkum við íhvussu her í vesturheiminum har hevur mann bæði alment gagligt byggjarí og privat byggjarí og tað virkar síðum so í uttan nakrar trupullek
takkar
tí tað eru kanska eisini ymiskar máfólkar man vendi sær til takk fyri hara formaður stgrd færði ger su væl ja takfyriharra formaður eg skal ikki gera so nógv afturat tað er bara áhugavert at hoyra formann í javnaðarflokkinum og hansara hugsanir um vinnulívið í føroyum og hansara negativa hugburðar til tað eg hevði eg síggi eg síggi møguleikar í at mann kann sjálvandi fáa bústaðir eisini kring landið við at mann brúkar teir ymisku pengakassanir sum eru í landinum sama
bóða við almenna bústaðarfelagnum bústaðir
tað er tað sum okur hava lagt upp til og tað kann geva gongd á bústaðir nú skilji eg orliga væl hví javnaðarflokkurin kemur vð hesin her tí hesir her sum tjena pengar og profitt tað er ikki gott tað er ikki gottlá tín og teir mugu halda haldast vekk frá at arbeiða í føroyskai samfelagnum føroyingum av fama eisini teimum sum skulu hava ein eisini teimum sum skulu hava ein bústað og tað e hesin her hugborðin sum liggur til grund við at mann skal gera

og at vistitú skal við minst tíggju prosentum í stuðli til hjá kommununum ja hvat skal tað hvat skal tað privata hvat skal tað privata til mann hevur tosað um at bústaðir byggja til vanliga føroyngun tað stendur ongastaðnir altso ein og hvør kann keypa og leiða ein bústað frá bústaðinum ruttvang fór inni í hesum her hesm her almannagagnlig bústaðarfeløgini og nú er tað nøkur ár síðani eg arbeiddi í danmark har slíkt var meni ja eg hopi ikki at sovorð nakað kemur í føroyum men okur vóru dagligir gestir í teimum teimum blokkunum har sum eg var har sum eg var til arbeiðis nú eru tað romantiserað nógv av tí hesum her almenna bústaðarfeløgunum tað riggar ikki so øgiliga væl allastaðni tað skal eg tað skal eg skriva undir uppá takk fyri vimerkinja harra formaður eg havi hoyrt hatta her endurtøkuna hjá jakuv vestegaard um at gera allar føroyingar til almannagentar tað er yvirhøvurikki tað sum eg sagt her tjóðveldið vil hava tað at føroyingar skuldu kunna eiga sín egna bústað og har er húsalansgrunnurin eitt sera gott amboð til tað men jakub vestergaard hann tosar um at gera allar føroyingar til trælir hjá fimm seks stórum fyritøkum og so komu útlendingarnir keypa taðheila og so skulu vit brúka restina av av lívin upp á at at kjena profittlir teir tað er fínt at eina privat fyritøku at byggji bústaðir tað kann ann eisini væl í dag tað er eingin sum forðar henni men tað er ein stórur munur av tí og so at fáa okurt profitt burtur úr einum spiglatiónsmarknaðir ella ear eim bústaðar bløri sum formaður í búskaparráðrin kallaði tað tað hevur einki við at skapa virðir at gera tað er bara tí at marknauin er so at onkur pas fær fjúrtan við milliónir fri eina trøð sum kanska eina milli ón verd hann heur ikki skapt nakað sum helst og tað er ikki vinnulív tað er tann tórr munurinaakfr hara formaður hugburðin hjá hjá høgna hoydal til føroyskt vinnulív hanskaðin ígjøgnum eina ferð afturat jú lat øll í føroyum vera samanum at byggja bústaðir til vanliga føroyingin og ikki avmarkað tað til at vera eitt alment bara eitt
alment fyritakandi sum javnaðarflokku
kurin nú skjótur upp lat okur fáa sett tað í gongd sum liggur á á borðinum soleiðis at útboðið svara til eftirspurningin so kemur alt heftahr niður á tað nivogi sum tað skal vera og lat okur ikki seta gjógv millum øll sum javnaðarflokkurin tjóðveldið gera at tey sum hava pengar í føroyum tey mugu ikki tí tey hugsa bara um profitt hatta er ein ótrúliga vandamikil leiga at ganga lat hesa skipanina sum okur hava sett í verk har ið tað almenna bústaðarfelagið saman við tann privati tanga pengakassinum kunna byggja bíligars bíligars íbúðir bústaðir til føroyingar og økja um útboðið er ta lspet mersedis gunnes

harra formaður eg veit ikki hvat ið røðarin heldur um tað sum eygun samuelsen segði at tað er tí at vit ikki unna fólki at hava bíligari íbúð eg havi aldrin hoyrt so skapt altso vit sum hava givið bústeðuna heimi til læna knappa hálva milliard at byggjafiri eisini til fólk við serligum avbjóðingum og tað vita vit har sum kapping er har verður tað bíligari og vis mann hugsar eg bústaðið r gjørt nógv gott er einki við tað at gera men vit kenna eisini til at teir hava íbúðir sum kosta um kring tær ellivu túsund øum mánaðin og tað er í hvørfall ikki fyri pallebamar savni tað er tað einasta eg veit og tá tosa vit ikki um kapping so hetta her at vit fara at tað fara saman við privatum nú tað máog skal vera tann ella tað má vera tann besta loysnin eg dugi ikki so e síggjahattakað annaðtakk fyri harra formaður jú tað er áhugavert ati at hoyra javnaðarflokkin eg kundi akkurát sama sagt at eygun samensen hevði ímóti teimum sum skuldu hava sum skuldu koma á barnaheim tí hon fekkt pengar til at byggja it barnaheim og arbeiddi við teg í fýra ár og hon megnaði ikki aitt byggjaleika barnað
heim eg fari ikki at siga tað at hon er ímóti børnum við serligum tørvi fyri tað soleiðis sum javnaðarflokkurin
tosar her í dag við uvilsti mann ikki tosar ný aktur soleiðisum javnaðarflokkurin heldur so mann ímóti øllum føroyingum skuldu seta bygd tað er nakað ja mann kann siga attingfólk passa men tað nakað sum líkist tíð í øllum førum sjálvandi vilja okur tað sjálvandi vilj okur tað okur vilja bara gera allar føroyingar til almenna klientar lat føroyingar bretta sær á seta føtur undir egið borð soleiðis sum føroyingar altíð hava gjørt uttan at mann skal leiðarteir til ávísi ávísar bygningar sum tað almenni bygt til tæir takk fyri harra formaðureykunsamelsentakk fyri harra formaður ja eg dugi illa at skilja hvussu mann kann gera allar føroyingar til almanna kligentar sum fólkaflokkurin sigur við at vit hava tvey prosent av bústaðarmassanum í føroyum trý hundrað og hálv
ávfjerðs íbúðir haldi eg taðeri sum eru vann
honliga leið og íbúður hvussu allari víðastu veg kann tað forða nøkrum privatum í at virka og mær vitandi so er lógin soleiðis sum røðarin segði akkurát nú at tað privata kann byggja saman við bústøðum tað er eingin broyting í tí men hetta snýr seg um ein lítlan part afturat at fáa ein fjøltáttaðan bústaðarmarknað og tá ið hann so sigur at javnaðarflokkurin hevur negativu hugsan um vinnulívið altso tað má vera vanligur vinnulívspolitikkur at við sítt vanligu fólk brúka allar sínar pengar ella størsta partin av sínum pengum og fáa bústaðar og útreiðir so er nógv minni at brúka at keypa vørur og tænastur frá vinnulívinum og tað mást vera gott fyri vinnulívið um meira vanligur borgarin hevði til taks at kunna keypa vørur og tænastur sum vinnan kundi halda hava tað gott takk fyri tær hvørjum varð formaður við at so doktstikkin gekk hon saman senn so skal skulu kommunurnar sjálvandi taka meiri skatt inn frá borgarunum so tað verður tað
tað er ongar teir ongastaðni
soleiðis já heiminum at at at nakað er fyri einki alt skal betalast og tað ljóðar soleiðis á á javnaðarflokkinum at mann kann bara mann kann bara gara út í eysturvest og og og alt so fáa øll at bílagar nei tað skal betalast summir borgarar sum sum sum sum skuldu ísa bústaðirnar koma at betala meiri kommunuskatt tí kommunurnar skulu núbrúka ein ein partar av kommunuskattinum til at byggja byggja bústaðir fyri so hetta her hetta r hendan her ringrásin einki er er gratir hær í verðini enn einaferð fá bústaðir at virka og lat so tær skipaninar sum okur hava sett í verk fáa loyvi at koyra hon fer at skapa javna á føroyska búskaðarmarknaðin takk fyri ja takk so er tað aksel jóhannesen ger su væl ja takk fyri harra formaður nú val jakov vestergard var við at allir føroyingar gerast almannaklaentar visti hetta uppskotið verður samtykt
altso vit hava út ímóti tjúgu túsund
bústøðum í føroyum vit hava trý hundrað og hálvfjerðs almennar gagligar íbúðir seðla soleiðis sum bústaðir stendur fyrr tað sum vit tosa um hesu hupskotum her kann mann fa upp á ein tvey túsund so eru vit ávavegis í hvussu her og tey sum búgva í hesun her su hanhyggur okkara grannalondum so ra tað fyrstogfremst ung fólk sum ikki hava ratið vanligan bústað tað er pensjonistar og taðer støk fólk onnur búgva ikki í tílíkum bústøðum í okkara grannalondum í hvussuhur øh tá jakov vestegaad sigur at javnaðarflokkurin er ímóti vinnulívinum tað vurslettvuhøvur ikki tvørturímóti tað sum eg eri ímóti tað er at tað er nøkur fasuskt eiga alt og eg haldi at faktiskt at fólkaflokurin stendur ádda fyri tí tá teir ikki vilja taka ein størri part av tilfeingsrentuni inn at nøkur fyritøkur beiva so ríkar teir keypa alt annað vinnulívið upp vit síggja tað longu nú bakarí matstovur o hotell og alt annað og nú fær tað eisinini bústaðarmarknaðin taðvusi at nú skulu vit føroyingar eisini leiga frá teimum somu tað haldi eg ikki er gagligt tvørturímóti haldi hesi vit klára at trýsta bíliksútreiðsurnar niður
bæði hjá teimum sum eiga og hjá teimum sum leiga
so verður tøkainntøkan tøkan nýtslan hjá húsarhaldunum munandi hægri enn hon er í dag og tað ger tað er gott fyri vinnulívið í føroyum allur tann vinnnavn sum ikki livir á útflutningi altso handilsvinnan tænastuvinnan byggivinnan hon livir av tí sum vit brúka í føroyum nýtsluin hjá okkum føroyingum o minni nýtslur vit hava til bústaðarútreiðslur júg meira hava vit til at keypa og annað frá vinnulívinum í føroyum tí haldi eg at uppskotið her er gott fyri føroysk vinnulív takk fyri hara formaður ja takk høgni hoydal eina viðmerking ja harra formaðu egælaðibarat spyrja aksevul johannesen um hann hefti se við hvussu í jakuvestegaard umtalaði bústaðirhn tosaði um har var einki gjøgnumskygni har var einki útboð har var eingin kapping tað var til vildarligg hvør fekk og so framvegis tað er møguligt at at tá eg sum kann hava ra ver dømir um tað at et fór lítið útboð í í í í bústaðarkappingini men eg hugsaði aksel johannes en tað at hetta er sami maður sum hevur gjørt í veruleikanum føroyska fiskivinn til almanakligentar sul vera av hangi av politiskari vælvild frá einum ávísum flokki fyri at virka har eingi gjøgnumskygdin er har einki er boðið út har eingin kapping er men at mann í veruleikanum ger okkara fremsta vinnulív tey dugnaligu fólkini til avhangi av vælvildini frá enum politiskum flokki sum mest miminnir um um umpultinsa politikk í russlandija takk fyri harra formaður eg haldi ikki tað er hóskandi fyri tey sum arbeiða hjá bústøðar ti tá mann tosar so negativt um tey fólkini faktiskt ikkibara um stovnii tey fólkini sum arbeiða harbeint og nú kenni seg ikki akkurát tet vussu gjøgnumskygnin er men eg haldi hetta var fert ina heimasíðuna at lesur hvussu hvussu r leiðuprísir og annað er og støddu og alt am íbúði sor einum rímnum gjøgnumskygnimen
hakurát tá mann tekur øhtekur asojaka
guvestegord sjálvan tá hann lutaði út øhesi ymisku kvoturnar í tvey túund og tjúgu og einogtjúgu øhsum eitt tilmæli varð frá fyrisitinin sumjakud vestegard gjørdi nakað annað so bað mann um alment innlit í tey tilmælini tað kundi mann ikki fáa so har var heldur ikki serliga stórt gjøgnumskygni hvussu hvussu tær býtur fóru fram og hvørjar grundgerðingarnar vóru fyri at víkja frá tí sum fyrisitingin mælti til ser tað elsbet memrsedis gunletstóttur gersu vælja takk fyri harra formaður eg vænti at eg røðarin verið samd um tað at alt snýr seg um at tað skal vera bygt so nógv sum møguligt til hesi fólkini sum ikki a hava ráð til ati byggja eini stór dýr hús men heldur røðarin tað at tað er skeivt at bústaðir skal
ein møguleika at fara saman við privatum tí vit vita
tað at har sum kapping er har blívur tað bíligari og vit eru eisini og tað veitir røðararnar eisini at sjálvt um tað ikki verður kapping hjá bústaðar so eru tað veruliga nakrar íbúðir sum eru rættiliga dýrar uppi á eini ellivu túsundina hvat er um mánaðin men tá ið tað er sagt so hava tú eisini nógvar sum eru bíligari enn tað so eg ætlaði bara at spyrja um hann heldur at tað er skeivt at mann hevur møguleika at fara saman við privatum takk fyrieg haldi faktiskt ikki at tað er rætt at bústaðar og privat byggja saman tí eg haldi at tað skapar taka trupulleikar ikki mistan fyri at ganga illa á hannum so kann tað skapa taka trupulleikar um hvør er tað sum hevur risikoðina er tað bæði partar ella bara tað almenna men eg haldi at tað privata skal byggja eg ordi fegin um eisini nøkur byggja privatar leiðu íbúðir og vit skulu byggja nógv meira
av brotamarknaðinum men tað eru nøkur sum detta niður
millum tí tað ikki klára í fríukappingini tað er lesandi tað eru ung fólk sum hava lága inntøku tað eru einsamallir forsyrgjarar sum bara einum intøka ahúsarhaldinum ogtað er kanskar pensjonistar sum vilja sleppa av sum stór hús og far út at leiga tað er tey sum bústaðir og kanska saman við kommununum eigur at taka sær av fyri at tryggja at tey eisini kunnu búgva gott og bíligt í føroyum aelsebet eitur elsbet mersedes gunlesdóttir hon fær orðini ger so væl formaður eg vænti at vit øll eru inni vit eru samd um at tað skal byggjast so nógv sum tú hevur ber til og fyri ein so lágan prís
sum tað ber til og tað var tað er eisini tað sum
hendan samgongan vil um mann gjørdi á ein slíkan hátt at bústaðir skuldu hava møguleika at fara saman við privatum og sum eg havi skilt eisini á núvarandi landsstýrismanni so er tað nógv privat har úti sum standa klár at vera saman bústaðir so eisini at tey kunnu fara at byggja bústaðir og tað sigur seg sjálvt og tað vita øll at har sum kapping er har verður tað bíligari og tá ið eg hugsaði um tá ið eg aksel johannesen nevndi at her við lestraríbúðir ja men so hevur mann sett millum annað avhúsindina hálvum knappi hálvum milliardini sum bústaðið fingið heim til at lána har setti mann tvey hundrað milliónir av millum annað stentað desidera til lestraríbúðir
ar milliónirnar har snakkar mann slekki um at tær skulu saman við privatum ella mann skal krevja nakað avkast so í so máta er tann pakkin sum vit samtyktu sum henda gongan er koyrt ígjøgnum har er tað langt síðan komi
bápláss so eg haldi at ella vóni at bústaðir brúkar fer at brúka meira av speninginum sum teir finguð heimi til at byggja soleiðis teir til fræman fyri akkurát tey fólkini standa disporat og mangla bústaðir tí eg skulu hugsa um at tá ið tú herður niðri og lisið tá tá hevur er tað ø korsfvaldið øgiliga ringt fyri tey flestu at at byggja eina hús kanska fyri tríggjar fýra milliónir tað er tað øgiliga gott at mann hevur eina íbúð at fara í um ikki annað fyribils soleiðis nar at mann hevur okkurt at koma heim til so altí alt so haldi eg at at henda samgongan hevur gjørt tað sum eg haldi ikki tað eru tað er so eingin annar nakrantíð sum hevur givið bústøðuna í einum ein heimil til at læna knappa hálvan milliar at fara at byggja bæði til fólk við serligum avbjóðingum og til lestraríbúðir og til vanligar íbúr lutaíbúði her eru so nógvir møguleikar so tað er og eg vænti eisini at eg fari at síggja úrslit ein fyrstu takk fyri harra formaður høggu tí hoydald farin han á viðmerking herso val jhara formaðuri nú er so møguleikini at at spyrja landstýrskvinnuna sum felagið bústaðir sundur hví tað var gjørt og um heldur tú gingið væl vit koma skjótt í trý árum samgonganum sita r og ikki ein nagli ikki ein spaki er settur í og ið si sokallaða bústaðarpolitikkin sum eini s sjey tíggju tólv fimtan tíðindaskrivirsend út við flottum myndum og svíðari ok urahugrav hevur einki hent ogegfar a spyrja hví var tað tí jakap vesturkort trýsti á tí vit hava hoyrt at hann vil gera av í bústaðir og tekur landstýriskvinnan undir við teimum orðuni sum jakap vesturkaard her hevur sagt um bústaðir var tað tað sum var orsøkið let mant so fyllar tað sundur sítt spurningurin er trý fólkaflor ikki patoforáta at tað klárar at byggja uttan bústaðin hvat hvat hvat hvat hvat er politikkuin hjá fólkaflokkinum skal nú eina almenna grund sum skal hjálpa teimum privatiu at byggja ella hvat er tað hvat er tað mann vil ja takk fyri harra formaður at kalla tað hendan landsstýriskvinnan hevur fylga bústaðið sundur eg so kom her í løgtingi við einum uppskoti um atbústaðir skuldi sleppa at lána knappa hálva milliarr til at byggja fyri bæði
vanligar bústaðir ella íbúðir
búr og til fólk við serligum avbjóðingum og at siga tað ikki vit hava koyrtið hann lisið tað at tveyogtjúgu íbúðir eru í farnari gongd her í havni og r tað er tað sum eg sigi at eg vænti at tað fer at verða fleiri bústaðir ella íbúðir sum verða bygdar og siga tað at vit ikki hava sætt spakan í altso álvara tosa altso veeg men nú var eg í í í í landsstýrinum góð tvey ár er tað nakað sum havi gjørt so er tað sætt spakan í ymiskarbyggerætlanir og so at siga tað at alt fekk grytuklárt tá eg kom til raðið tað passar so yvirhøvur ikki og bústaðir vissu it fylgja við so er tað kortatn r fór í gongd við tveyogtjúgu íbúðum men eg hevði hugsað mær harra formaður at tað bleiv bygt væl meira tí
pengarnir hava tey takk fyri
ja takk fyri so eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið orðaskiftið er henda og hetta málið verður beint í trivnaðarnevndina til víðari viðgerð vit eru so komin til tað seinastu fyrstu viðgerðina í dag og tað er av løgsmálnummar níggjuoghálvfjerðs tað er uppskot til samtyktar um kemikalilóg evnindalóg beidda parantes vit skulu hava framsogufólk fyri nei fyri javnarlagnum pætursens løn fyri sambandsflokkin helgja abrahamsen fyri miðflokkin stefan klein poulsen fyri framsøgn bjarni kára komu petursen tað eru tey sum eru komin ja nú fóru øll av aftur gerst væl og trýsti á einaferð afturat ja so er tað kristian andreasen sum fær orðið hest ger so væl
didresfen strøm um at til samtyktar um at seta eina kemikalia lóg í gildi fyri føroyar tað verður sagt í viviðmerkingunum ati tað er tørvar á eini slíkar lóggávu og sjálvt um vit hava ávísar heimildir í verjandi lóggávu so er tað ikki nøktandi til at verja borgarar nátnáttúruna og sovíðari tað er soleiðinir at tað finnast nógvar reglur í dag í føroyum ymsastaðni umkemikaliur og og tað er eisini umhvørvislógin sum sum regulera tað og tað sum eg skilji við uppskotinum her taðe tað at man ynskir at fáa eina serliga góð um kimikaliur tað er mann eisini í øðrum londum tað skal eg siga altso tað sum eg eri trupulleikin í hesum her tað er tað at vit hava eina umhvørvislóg sum er frá nítjan o áttaogfýrs sum er ongantíð broytt síðani tá og hon er púra foroldað og at fáast við hana til dagligt er at er ein stórur trupulleiki tí at ábyrgdarbýtur millum land og kommunur er rættiliga fløkt
og upp á grund av manglandi reguleringum so eru so eru fyritøkur onnur sum skulu hava umhvørvisgóðskenning oftani illa fyri tí umhvørvsstovan umsitir reglurnar og so ásetir treytir milum annað við kemikalium o su víðari uttan nakrar egngar lógarheimind eisini viðvíkjandi larmi og lukti og ristingum og so víðarika og tað veit eg frá frá mínum gerandisdagi at tað hevur volt til stórar trupulleikar at menn pá einlagnan máta er í ein slaks rættsloysi í hesun her í esum er umráðunum her og tí haldi eg tað er øgiliga viktigt haldi at mann fer í holt við at at endurskoða regluverkið inn fetta økið sum vit fáa eina náttúruvrndarlóg sum er hóskandi til til daglidagin í dag og tað løgni er tað at verandi náttúruverndarlóg í paragraf fýraogtretevu a hevur tykiliga hemild tá tað gevur landstýrismanninum heimild til at banna innflutningin av ymiskum farligum evnum og tað løgniðvur tí at landstýrismaðurn heur ongantíð brúkt heimildina so vit hava eina eina rammu lóggávu sum gevur heimild til at seta reglumet her men tað er ongantíð gjørt hví tað ikki er gjørt tað veit eg ikki vit hava forselda kunngerðir sum eru gjørdar um osondoyvandi evnir og vit hava eisini reglur um brennievni og og spillvatn og lívrunnur burturkast og og eisini vanligt burturkast og suvíðari so tað er eit sidur løgið at mann ikki hevur ikki hevur eina saliga samlaga kunngerð um um farligu evnir sum skulu forbjóðast í danmark hevur mann eina kemikala lóg og taðhevu hann eisini í eu og hon ásetti reglur hvørjr hvørjir hvørji kemnikal mann ikki kann brúka og í summum førum hvussumann skal brúka undi hørjum treytum sovíðari tað kann draga seg um evnir at niðurberja til dømis innsektir og ein niðurberja forskeldting í náttúruni og tað kann vera hvussu málingin skal verða samansett skal ann vera oljubaserað ella skal han verða vatnbaserað og eg veit aðrastaðnis eg van rættiliga ditalierar í í í í sínari í sínari lóggávu hvat mann kann kar man ikki kann eg haldi iki tfn ikil at mann skal ikki fara yvir hinar grøvinar um mann skal fara so nangt langt niður í talju men tað er tørvur á at mann fær eina dagførda umhvørvisroyndarlóg og kanska eisini reglur um erla kanska einar kungerð um um um um farligu evnir altso eina kimital lóg sjálvt um tað finnast reglur um forskelligu evni runt um kring í í lóggávuni so tað er ikki síðan vit eru púra rættleys men men eg veit at havsi starvsstovan hevur nakrar reglur við sínari umsiting og eisini tá tað kemur til til bygging sohevr mann eisini nakrar reglur har tað er spjatt runt um kring ymiskar reglur um um um um evnir og eisini umhvøveftir arbeiðsumhvørvisverndarlógum er eisini nakrar reglur um tað og sovíðari so so vit er ikki púra rætsleys men eg haldi at tað tað er fyri sot rætt sum tað er sagt í uppskotnum her at vit tørv á eina eina lóggávu sum sum eg mera einfald og og hvant man sær hvar í tingini standa so mítt tilmæli til landstýrismannin skal vera lat okkum fara í holt við at fyrireika eina nýggja umghvørvsvenlaralóg við teimum neyðugu heimildum sum har hoyra takk fyrahaformaður ja takk næst a røða er ingilin didriksen strøm ger sovæltakk fyri frú forkvina ja hetta er eitt uppskot til samtyktar um at fyrireikja og ja leggja fyri løgtingið eitt uppskot um kemikaligi lóg øog summi politisku myndugleiki so hava vit ábyrdina av at verja borgarar og náttúru ímóti skaðiligum evnum sum kunnu vera til stóran ampa tí tað snýr seg um evnir sum í stóran mun eru ffjald fyri tí vanliga fólkinum talan kann nettupp vera um evnir sum fólk nýta í gerandisdegnum sos m ávís sløg av matpakkapappíri pakkitilfari og hvussu metiskar vørur sum í dag verða seldar í landinum uttan himpr tað snýr seg møguliga eisini um evnir sum verða nýtt í framleiðsluvinnuni og í landbúnaðnum vit eiga vissa okkum um og hava eftirlit við at evnir sum hava neiligu ávirkan á lendi sjógvi og djóralív ikki verða nýtt og ikki enda úti í náttúruni londini rundanum okkum tey hava ser
takar lógir sum áseta hvørji evni eru loyvd og ikki loyvd at brúka og sjálvsagt skulu vit eisini í føroyum hava
va lóg sum forða fyri nýtslu av skaðiligum evnum sum kunnu verða til stóran ampa bæði fyri náttúru og fyri menniskju vit skulu til dømis áseta hvørji evni eru loyvd og ikki og hvussu hesi evnini verða handfarin og burturbeind ella kemisk evni í heila tikið tað er av stórum týdtýdningi at treytreytirnar fyri hvussu vit handfara selja og framleiða kemikaliu ikki er linari enn í es og í norðurlalondum annars tað er ein ávís heimild í umhvørvisvendaralógini at banna og selja at banna og selja og nýta evnir sum hava skaðilig árinn á menniskju g umhvørvið men tørvur er á einari serstakara lóg á akkurát tí økinum í nógv ár so hava vit so hevur mann tosað um eina slíka løgtingslóg men enn hevur hon ikki sæð dagsins ljós og tí eru vit framvegis í teirri støðu at bæði náttúra og menniskja eru illa vard fyri kemikalium í føroyum og hetta eiga vit at broyta við eini kemikaliu lóg beinanvegin londini í es tey hava serligar kemikaliulóggávur sum áseta hvørji evni eru loyvd og ikki loyvd at nýta og hendanher tyk í es sum eitur rikh og tað snýr seg um at framleiðsluvinnan skal gera greitt at nýtslan og framleiðslan av kemikalium er trygg áðrenn loyvi verður givið at brúka kemikaliu yvirhøvur kemisk evnir tey skulu skrásetast og metast skal um møguliga vandan av evnunum álagt verður teimum sum nýta evnini at nýta evnini sum verður ávíst av tí útvegaranum sum hevursum slurevnini og tað skal upplýsast gjøgnum allar útveða ketuna um hvat fyri kemikaliu og hvat fyri kaikaliu samansetingar eru í tí sum verður brúkt tey evni sum verða leysgivin í nýtsluni í eini vøru tey skulu eisini skrásetast og eftirkannast um tey eru heilsiog náttúruskaðilig tað kann til dømis verað veskan sum fordampar í einum vátservieti ella blekkið í einum kúlupenni sum tá við luftkontakt kann útvikla seg til skal at vera skaðilig fyri bæði menniskjur og fyri náttúru eitt slag av kemiskum evnum tað er at har eru sum mann rópar týningarevni ella pestesitur og tey hava tað til felag at tey kunnu týna drepa livandi verur og tað var ein ein fyrispurningur sum gjóni nóls joensen setti landsstýrismanninunm herfyri um nettupp týningarevni og hvørt mann reguleraði týningarevni her hjá okkum í føroyum í sambandi við at mann hevði funnið eittitýningaevni í nøkrum matvørum niðri men tá kom soleiðis fram at tað er einki lógarásett yvirlit yvir loyvd ella bannað týningarevni sum er galdandi í føroyum men vissu heilsufrøðiliga starvsstovan í sínum eftirliti staðfestir ella fær kunnleika til at nakrir framleiðarar brúka ólóglig týðningarevni í mun til es reglur ella vissi hesi týningarevnini verða funnin í matvørum í føroyum so setir heilsufrøðiliga starvsstovan forboð fyri at selja matvørurnar og tað er tað so eisini heimild fyri tí í matvørulógini men tað er einki samlað yvirlit yvir loyvd ella bannað týningarevni í matvørum og tí heldur eisini hósafrøðiliga starvssøgan te til tey yvirlit sum eru skrásett í øðrum norðurlondum og eg haldi at eg rættiliga ella tað er eyðsæð at tað er neyðugt at vit í føroyum eisini regulerað hettar her tí at vit sum tað er í dag so fyri at halda vit okkum til hvat verður sett av krøvum í øðrum norðralondum vit hda fyrithalda okkum til hvat verður hvat verður skrásett nær í es men vit hava onga serstaka føroyska lóg á økinum tað er óregulerað økið í føroyum og tað haldi eg er ein trupulleiki eg haldi meg eisini hava lisið í samgonguskjalinum ímillum miðflkin og fólkaflokkin og sambandsflokkin at mann har segði at mann skuldi gera eina kemikaliu lóg og tí hugsaði at tann kimikaliulógin hon fór at koma h hon er ikki komin enn men tað fara vit kanska at hoyra meira um frá framsóknarfólkini í í hinum flokkunum í heila tikið so haldi eg at tað er neyðugt at vit fáa skipa hesi kemisku evnini sum kunnu vera til skaða í einari lóggávu eisini í føroyum takk fyri frú forkvinna ja takk næstur at røða er helgi abramsen ger frú forkvinna tað er tað er einki ipa sí at tað koma nógv evnir inni í landið nógv evni e á ymiskum slag kemikaliur og tað er ein stór avbjóðing at halda eftirlit við við hvatfevnir tí at tað koma allar nýggj evnir og tey broytast eisini alla tíðina vit kunu gott hava yvirlit yvir okkurt sum kemur her men næsta í sending so er tað broytt eitt lítið sindur og tí haldi eg at tað kann vera skilagott sum eitt uppskot leggur upp til at mann ger eina lóg á hesum økinum men avbjóðingin blívur fyrisitingin altso hvussu klára vit at halda eftirlit við at tann lógin verður hildið h nú er tað soleisar at landsstýrismaðurin hevur heimild í umhvørvisvoyndarlógini at seta forboð móti ávísum kemisku lógunum um tað verður mett at evnini kunnu hava skaðiliga ella skaða um heilsu ella umhvørvi og tað var tann einogtjúgunda februar tvey túsnd og átta at jakub vestergaard og asvit olsen sum vórðu tingmenn loyddu eitt uppskot fyri tingi um at fáa hetta inn í hesa lógina og tað bleiv samtykt taðvar so sum jakob vestegaar hevi umsitið hetta málsøkið í landsstýrinum
og so kom nýggj samgonga og so bleiv tað lagt fram sín andstøðugskot men tað bleiv so samtykt at fáa hetta við í lógina
teir løgdu tað fram tað var sum sumeitt úrslit av tí at føroyar nøkur ár framanundan høvdu tikið undir við p p og p protekolini og hm protekolini um ávíkar vist seint niðurbrótandi lívrunnin dálkingarevni evnafrøðilig evni og trý sløg av tungmetalum og hetta bleiv so samtykt men sum kristian andreasen nevndi í síni framsøgurøðu so er hetta ikki ikki brúkt men landsstýrismaðurin hevur so heimild at seta forboð fyri evnum sum hildin at vera skaðilig fyri fólkdjór ella umhvørvi men sum sagt tann stóra avbjóðingin við hesum tað verður at umsita tað og tí at tað koma allar nýggj evnir og tey sum eru her tey bleiv allatíðina broytt eg hugdi í samband við ein fyrispurning sum eg feknaði var landsstýrismaður frá yngilen dideksens strøm te næsta tvey ár síðani hog spurdi um hetta her tá hugdi eg í hetta herritdirektivið hjá es og bara tí eina listarnir vóru yvir hundrað túsund ymisk evnir og tað sig seg sjálvt at tað kann vara øgiliga trupult visit mn skal halda eftirlit við við so nógvum evnum og nú knappliga næstu sending sum vórðta broytt og og og ella okkurt nýtt kemur og og og hvussu kann mann halda halda eyguni við tí og og eisini tá i að kemur til tolling av vørum altso at tað taks teir teir teiri nei ja takk so tað teirteir hyggja ikki hvønn pakkar kemur í landið tað eru nakrar stykkpróvur tiknir og annars tolla fólk sjálvir tavil siga at hvussu skanst tú hava eftirlit skalt tú nú hyggja hvønn pakkar hvat er í tí um at tað nú heldur lógirnar so ati so eg haldi at tann stóra avbjóðingin til at vit klára ikki at hava eina sjálvstøða fyrisiting sum kann halda eftirlit við hesum her men tá tað er sagt so eru í teri hepnu støðum næstan alt sum vit innflyta tað kemur úr es og es hevur hesar reglurnar fyri tað sum tey útflyta tað vil siga at allar vørurnar at vit fáa inn til okkum tað koma fara ígjøgnum hetta fyltið hjá teimum og og tað kann so vera nakað sum sum sum er ein trygd í sær sjálvum annars haldi eg og tað nevndi siuristenberg í sambandi við tann fyrispurningin sum sum eg vísti á at hon hevði umsitað hetta málsøkið í farnu samgongu at tá eg má tosa um at fáa eitt norðurlendskt samstarv altso tað vil siga at norðurlandið standa saman um nøkur sór ting tí at harva okkara egnu sjálvstøðu fyrisiting sum skal hyggja eftir øllum sum kemur í landi tað verður ein stór avbjóðing so eg vil siga tað at ata her er tað er ein fín tanki at at vit vit skulu hava við reglulastnu økinum og og fáa eina lóg men eg síggi tað sum tað allarstørstu avbjóðingina ta er at skula fyrisita fyrisita hetta her og eg ivist í um vit hava ta neyðugu orkuna sum skal tað gera som mát tað vera í í samstarv við onnur norðurlond annars haldi eg at tað at vit innflyta næstan alt frá es sum hevur strangar reglur og teirra útflutningi tað er hesa sjóna góð trygd so hetta er hvussu nakað sum vit fara athyggja eftir í rættarnevndini hvørjir møguleikar eru og og hvat er rætt at gera takk fyrija takk næsta røða er siri stenbergger so væltakk fyri frú forkvinna og eisini haldi eg at tað er hugaligt at landsstýrismaðurin er salinum tað er gott tykur ikki fóra forkelair ið so tað er gott tað sumer andin aftan fyri efta her uppskoti tað er at fáa gjørt eina kemikaliu lóggávu tí at okur mangla eina serlóg og hetta hevur verið eitt mál sum er staðið í nógvum samgonguskjalum tað stóð eisini í okra at fáa gjørt og tað sum mann ynskir tað er treytur fyri hvussu mann kann framleiða ghannfara og burturbeina ymisk evnur hvørju evnir eru loyvd og hvørji evnir eru loyvd o hvørjum mongdum og sovíðari so tað er rættiliga ein rættiliga umfatandi lóggáva okur vita gott at tað er ein røð av kemikalium sum hava skaðiliga ávirkan á bæði fólk og djór o plantur náttúru hav og so framvegis og okur hava kanska ikki dugað nóg væl at
handfæri tað og nógv av tí er eisini ósjónligt mann veit ikki um alt av tí nakrar heimildir eru í umhvørvisverndarlógini men har eru ikki allar og teð verða heldur ikki altíð brúktar
øh og so stendur tað eisini í uppskotinum at treytirnar í føroyum mugu ikki vera linnari enn í grannalondunum og es og sjálvandi o nógv av innflutningini kemur harfrá so tað loysir nakað men ikki alt tí at okur eru blívin keyparar upá ein annan máta tí mann innflytir so nógv vega netið at tað finnast túsund vísa av evnum og sjálvandi vilja øll verja páð ein náttúru og fólk og fæ men problemið eru meira akkur sum hvussu mann ger tað hvussu kann mann fáa hetta her at rigga og hetta er slettki so einfalt sum tað ljóðar og eg vil siga at hetta er eitt av teimum tingunum at meira mann veit um tað truplari blívur tað tað er púra rætt sum tað bleiv sagt eisini helgi abramsen ati at ati hetta er trupult at umsita men tað skal ikki skilja partarnar avt eg haldi hatt ett fínta uppskot e haldi atað er gott at mann arbeiðir við hesum her málinum og so má mann eisini alla tíðina arbeiða við at fáa hísæri náttúrufyrisitingina upp at koyra sum sum okur vita er neyðug eisini í sambandi við margfeldislóg og annað so so har er nókv at gera á hesum her økinum haldi atað er fínt at mann hevur eina lóg men eg haldi at tað frítøkur ok kunnu ikki frá at arbeiða við upplýsing og arbeiða við hugburði tí okur hava kanska eina náttúrufatan sum ikki byggir so nógv á burðardygd tá gjørdi mann nógv meira fyrr vistimann fer eitt sindur aftur tá fór einki burtur og mann brúkti hvørt nikkoprikk av øll um mann hevði visuman tekur til dømis mat og annað hvør plastikk posi bleiv vaskaður og bruktur aftur til henn eina fór skrelld og sá ikki up á sama máta alt úti á vegnum fyrr enn tað kom ikk nógvar pengar inn í húsarhaldini so hetta her við eisini at økja atilvitskuna um at avmarka og steðga við at brúka ymiskar evnir tað haldi eg gott atmann eisini kann brúka tíð upp á altso sum almenn upplýsing mann kann arbeiða miðvíst við til dømis mati altso ikki at mann pegvr ikki innflyta so nógv visti mann hevur hesar her vørurnar sum eru gjørdar nærumhvørvinum so veit mann kater í og og kanska eru slett ikki tey kemikaliuni í sum skulu gera eina haldføra tí hon skal ferðast yvir landamørk samstundis sum ta hjálpir upp á útlátið og í løtuni her eru akkurát skriva ein bók um hetta her hvussu mann kann minka um matoyðsl so tað er eisini nakað mann kann gera og so er tað altíðheta hrvið hesum konstirmetisku evnunum eg minnist eina ferð at eg var einum fundi har tað bleiv sagt at kundi g ikki gera eina lóg sum steðgar innihaldið av mikroplásst í kosrmetikki og tað kom ongantíð víðari akkurát tað men men eg haldi ikki tað bleiv so øgiliga væl upptikin tá tá ið eg spurdi um um mann ikki bara kundi steðga við tsum konsirmetikkinum altso monkuntíð má kann mann eisini kanska venda tí eitt lítið sindur a høvdi og so er tað tá tað kemur til vaskið evnorðrtil dømis har eg veit mann tat finnast alternativ tað er kanska dýrari men thar eru alternativ til evnir sum ikki eru so skaðilig men sjálvandi tað sum er tær stóru mongdirnar tað er kanska í hesum stóru framleiðslu virkin og og øðrðum og t at har eru altso har ka man iki an kan siga tann stóri syndarin men men har er hvussur tær stóru mongdirnar og har má mann so sjálvandi eisini hava krøv til frárenslu og vatn og annað ha so tað nógv mann kann gera g tað er eisini púra rætt at hetta verður viðgjørt á norðurlendskum fundi einaferð um hvussur meðan eg var landsstýrinum og tá mettir mann at at hetta økið var so mikið tungt at umsita at tað mátti vvera gjørt í norðurlendskum høpi so at hetta er ikki bara so einfalt men men okur mugu fara betri við náttúruni eingin ivi um tað tað er eisini at fara betri við okkum sjálvi okur ána ikki hvat okur eta til dømis ella hvat okur andain í okum ella hvat mann dampar sum eru kanska visti mann hevur málað ella altso mann ánar ikki nøkur ting og tað er heilt sikkurt at mann við tíðini kemur at betala ein prís o tað r heilt sikkurt at mann longu ger tað nú mann hevur sett til dømis fiskur sum broytist sum er tæpt fortætt við onkrar aliringari um at sett okkurt av mann hevur eisini snakkað um hetta her at gift upp kroppinum verður ikki útskilt og tað kann gevast fosturskaðar og mann hevur snakkað um at tað ávirkar evnini at fáa børn og summi av hesum evnunum eru eisini ávirkað okra hormonir so tað eru rættiliga nógv ymisk ting í sun so at eg havi ikki ett problem av hasum uppskotinum men eg dugi at síggja tað ikki so einfalt so som mítt besta ráð til landsstýrismanninun tað er at arbeiða eisini við upplýsing og eisini at arbeiða við at fáa hesa náttúrufyrisitingina at rigga og koma við margfeldslógini og so at mann stendur saman um eisini at fáa hesa her lóggávuna gjørdi tað tí okur eru í veruleikanum rættiligar eftirbátar tá tað kemur til alt umhvørvisøkið og tað er ikki fyri tey síðstu árini at tað e begynt at fáa nakað rýmd í politisku skipanini tí at okur hava ikki tikið nóg væl hond um um náttúruna so at í so máta e etta itt gott uppskot takk fyri ja takk næstur at røða er steffan klein poulsen

fyri frú forkvina øhtá tað kemur til hesa kemiokaliu lógina ella evnindalógina sum tað stendur í parantes

tey sum so eru eit sindur meir inni í hesin her havi so víst á at hetta er trupult helgi abrabsen og syrur stenberg millum annað hog
og hesin her listin sum helgi abransen vísti á við við hundrað túsund evninum hann hann sigur ikki einki um hvat tað er vit skulu regulera
avistu heta er øll hetta tingini vit skulu regulera við lóg øso hett er eitt rættiliga ókent øki fyri mær og tí itskal ikki brúka so rælia nógva tíð upp eftur harra formaður øh men eg haldi tað er nú tá tað kemur í rættarnevndina so haldi eg at tað eri nøkur praktisk viðurskifti sum eg hevir áhugaverd at at spurt hin til hvørji eru tey altso hvørji evni eru kanska tey mest vandamikli og og hvar eru í hesi evnini og er tað neyðugt at brúka tey í ávísum førum oella ikki og og hvat vildi hendan lóggávan so broytt upp á tað er tað viðurskiftir sum liggja uttanfyri lóg hvussu er tað hondkrevja í dag tað er tað meir sum skal regulerast ella ynskir mann bara at samla altíð eina nýggja lóg men tað sum helgi abramsen hevur so eisini víst á tað er at tað er trupult at umsita og tað mugu so eisini hyggja eftir um tað evirhøvur eri realistir hjá okkum at at umsita hetta økið tað er tað sum eg havi siga harra formaður takk fyri ja takk so er ta bjarni kárason petersen ger so væl takk fyri harra formaður vit viðgera eitti uppskot til samtyktar frá ingilín didigsen strøm um eina kemikaliu lóg ella eina evnindalóg sum tað verður nevnt í klombru til uppskotið og tað er eitt uppskot sum heitir á landsstýrið um at fyrireika og leggja fyri løgtingið lógaruppskot um kemikaliulóg h við tí grundgeving at tað eru ikki nóg regulera sum er at tað eru ikki nakrar ásetingar ella tær neyðugu ásetingarnar til at regulera tey kemikaliuni sum verða nýtt í føroyum og innflutt til føroyar øh og attað verður eisini grundgivið í viðmerkingunum at hetta er nakað sum ikki er eini nóg góð vernd fyri fyri fólk og fena í føroyum og at hetta er ein ætlan sum faktiskt hevur verið í í fleiri samgonguskjalinum ígjøgnum tíðirnar
byrja við at siga sjálvandi er tað týdningarmikið at mann tryggjar sær at tey ikki eru skaðilig evni nýtt sum kunnu koma út í náttúruna ella koma í okkara drekkivatn ella ella á á annan hátt
darvaá menniskja og djór í føroyum men sum nakrir nøkur framsøgufólk hava veri inni á so eru tað jú eitt kempiregulativ sum mann fer í holt við vissu mann skal gera hetta her á sama støði sum sum til dømis es altso tað stendur til dømis at tað er ain stórum týdningi altso heftir í viðmerkingum til uppskotið tað er av stórum týdningi at treytirnar fyri hvussu vit handfara og selja og framleiða kemmikaliu ikki eru linari enn í es og norðralondunum annars har má mann bara leggja afturat at tað krevur eina ófatiliga umsiting rokni eg við fyri at kunna handfara tað at skula regulera øll tey kemikaliuni sum koma til føroyar h og so er tað hetta her við jamen hvussu verður tað so innorðnað eg veit ikki spesifikt hvussu viðurskiftini eru innan fyri eu ella es annað enn at tey hava nokk so harða regulering á økinum men eg veit ikki um tað til dømis er ein positivur listi av evnum sum eru góðkend ella um tað er ein negativur listi av evnum sum sum eru bannaði til dømis tað tað stendur jú og tað verður eisini nevnt í viðmerkingunum hjá uppskotsetaranum at tað er ein ávís heimild hjá landsstýrismanninum í um í lógini um umhvørvisvernd har sum tað er fimta kapittul regulerar og gevur landstýrismanninum heimild til at kunna seta bði bæði bannað ávís evnir men eisini at regulera til dømis styrskinaevninum og hvørta sínum so ein ávísi har er ein ávís heimild til at regulera økið tað sum tað leggur upp til er eisini spurningurin jamen hvussu stórt hvussu stór er trupulleikin í vavi altso er tað nakað sum er nakað alvorligt sum vit mugu taka hond um beinanvegin ella er hetta nakað sum vit við hesum eru proaktiv rundanum og royna at fyribyrgja at tað kunnu koma trupulleikar eg veit ikki um tað eru ordiliga stórir trupulleikar av tí sum nú er eg velja at ganga út frá teir stóru fyritøkurnar til dømis innan fyri æling og sovorðin at tey royna at brúka tey røttu evnini bæði tí at tað er kanska nakað sum forbrúkarin eftir spyr men eisini tí at nógvantíð kann koma teimum aftur úr brekku í síðsta enda so tað eru eisini í teirra áhuga at tey velja tey evnini sum ikki skaða nærumhvørvi for nógv og ikki

hso fyri at taka eitt sindur samanum nú skal ikki leingja orðaskifti so nógv so haldi eg at tað eri kanska tað er týdningarmikið við einari slíkari lóg møguliga tað kann eisini vera at tað er nóg mikið at tann heimildin sum landsstýrismaðurin hevur í forvegin við í lógini um hvørvisverer nøktandi h tað kevur ikki meining at fara í gongd við at seta eitt heilt regulativ sum mann ikki ei gong fer at megna at lyfta vissu tað ikki vísir seg at vera tann heilt stóri tørvurin á tí øh so tað er eisini nakað mann skal fara kanna hvussu stórur er trupulleikin hvussu nógv evnir talan um hava vitneyðuga admenestrativa kapasitetin tella taka onkruma av tí øh ella er tað kanska nóg mikið við verandi ásetingum í umhvørvislógini umhvørvisvernd ella skal man kanska víðka tað tí tað kann mann jú eisini gera t mann kann eisini fara inn í lógina o umhvørvisvernd og og fær inn harð at regulera tað tað er kanska ikki neyðugt vendvís at at talan skal vera um eina serlóg øh annars er tað eisini fyrimunur við at hava reguleringar á økinum tað kann vera gott fyri fyri føroysk vinnulív at mann fær reguleringar a harmonisera við tann innara marknaðin í es soleiðis at mann verður tikin í størri mun í betrakning tá ið tað kemur tilinnflutning og útflutning til frá es at mann eisini hevur regulerandi lógur sum sum harmonisera nokk so væl tað plagar at vera ein fyrimunur fyri kappingarføri í øllum førum øh so tað var tað sum eg siga í hesum umfari nú fer hetta í rættarnevndina megi og har fer tað har fer mann so at koma eitt sindur meira niðri í smállutirnar h men annars síggi eg fram til at hoyra hvørjar tankar økinum takk fyri jatak so er tað landsýmauri magnus rasmussen gersu væl

ja eitt uppskot um at uppskot til samtyktar har tað heitta landsstýrið um ati skipa seg fyri at ein kemikalii lóg verður verður gjørd so borðin í tingi er við kemikalium tað tað vita vit tað er tað hevur vundið nógv upp á seg í tey seinastu árini vit finna tað alla sess a so tað er í máling og tað kann vera í vaskisevninum tað kann vera elektronikki tað er kemikaliir allastaðni og vit vita eisini tað at hesi kemikaliini eru jú syntetisk nógv av teimum og og eru tí man sigur eri ikki nakað sum náttúran er so glað fyri at fáa og og heldur ikki eru øll so góð fyri fyri menniskjuna og tí kann tað skaða bæði plantur og djór og menniskjur umhvørvið so at mann skal vera varin
hvussu eg hugsi nøkulrasti tíðina til og so fram til dag so haldi eg allíkavæl at halda sigur í streymberg sum var nú í sneið við hugburði
at hugburðurin er er munandi bóttur ella broyttur til tað til tað betra bara tað tá ið tú fert á ruskpláss í dag so so sært tú hvar kemikalin skulu setast fyrr varður alt bara koyrt í í eitt í ein konternara og eisini í skúlunum og annað verður verður hetta her nokk so nógv sett fokus á at hetta her vandamikið og vit eiga at vara okkum fyri set her men hetta uppskotið snýr seg um eina kemikaliu lóg og vit hava onga kemikaliu lóg tað er eisini tí atta her uppskotið kemur og vit hava onga serstaka lóg og nú hevur tað verið nevnt fleiri ferðirar um at tað er nøkur tað er eina heimild í umhvørvisverndarlógini og tað er grein fýraogtretivu og har stendur í formannsins loyvi grsvælhar stendur í grein fýraogtretivu kann landsstýrismaðurin taka avgerð ella áseta reglur um avmarking í og forboðmótssølu inn í útflutningi og nýtslu av ávísum evnafrøðiligum evnum og framleiðslum ella evnafrøðiligum evnum og framleiðslum við nærri ásettum eginleikum hatta betýðir tað at landstýrismaðurin hevur altso heimild til at fara inn og regulera hetta her øki og so kann mann spyrja hevur verið gjørt nógavð við tað og tað er so mær upplýst at tað hevur tað ikki verið men hendan heimildin stendur her eg haldi tað var helgi abramsens var inni í inni á hesum her ati vit innflyta jú øgiliga nógv kanska tað mesta frá eslondum í danmark og frá es londum sum hava øgiliga strong strangar ásetingar um hetta við kemikalium so upp á ein ella annan máta er tað kanska eitt fyltur soleiðisr at tað sum kemur til føroyar gjøgnum es gjøgnum danmark er soleiðisnar at tað lýkur treytir
so upp á tann mátan kann mann siga at tað er ikki so galið og so hevur tað verið tosað um hetta her at ja men hví ikki bara seta eina heta her es reglugerðina í gildi í føroyum og tað hevur verið frámælt mann hevur havt fundur í føroyum eg havi lisið onkust sæð sæð í tvey túsud og tíggju har vorderaði mann hetta her men mann var samdur um at tað var so so mikið rúgvusmikið og tað sum eg verið fleiri havar inni á t taðer efter umsitingina av tí bjarni kárasum petersen var inni á efter ið umsitingini og eisini var helgi abramsen at mann heldur at tá ið mann í tvey túsnog tíggju metti um het her um vit skuldu hava hesa her egs reglurnar bara til føroyar at mann frámæltu tað og mann hevur heldur tosað um akkurát sum sirur stenberg nevndi um kanska at norðurlond skuldu kanska tosað saman men so er tað tað hvat ð kanska er intersant at vita tað veit ikki tað er hvat landsstýrismaðurin heldur um hetta her sog har haldi eg í hvussu er ati vit skulu sjálvandi ansað øgiliga væl eftir hesun her við sum kemikaliunum men eg haldi at tað fyrsta vit eiga at gera tað er at hyggja nærri at umhvørvisverndarlógini akkurát tí sum er ásett har er tað nøktandi skal tað styrkjast kristiana andreasen var inni á tí hann kendi tað frá sínum borgarliga yrki hetta her við at at hann hann hevði merkt at har vóru manglar og hevði átti ein dagføring at verða gjørd tað haldi eg at mann átti í fyrstu syft og at her eri jú kunngerðarheimildir og tær eru ikki settar í verk og spurningurin er hví tað er um tað ikki verið nóg høgt raðfest men tað haldi eg er mítt besta boð her og nú tað er tað at mann eigur at fara athygga upp á tað tí vit hava eina umhvørvisverndarlóg sum hevur nakrar ásetingar lat okkum hyggja eftir tí um har ikki er nakað vit kunnu fara í holt við mann sigur eitt sindur skjótari enn at fara eftir tí heilt stóra pakkanum sum bleiv fráráttur í tvey túsund og tíggju og mann hevur so sum siristenberg nevndi tosað um hetta at kanska norðralongn burdi verið saman tað kundi mann so eisini arbeitt við ella kanna men í fyrstu atløgu at hyggja nærri upp á umhvørisverndarlógina við teimum ásetingum sum eru í samband við kemikaliur tað haldi eg er tað sum vit eiga at gera beint nú takk fyri ja so er tað ein viðmerking bjarni kárasson gersu væl takk fyri harra formaður ja nú nevndi landsstýrismaðurin hetta her við at mann kundi gott fara farið inn í lógina um umhvørvisvernd fyri at vita um tað er nakað sum er neyðugt at gera har fyri at fáa tað riggað betur altso t tú tekur es tað er tað er eitt øki ella ein innari marknaður upp á fýra hundrað og hálvtrýss milliónir fólk tað er veit ikki hvussu nógv framleiðsluvirkir og fabrikkir og havnir og tá gevur tað kanska meining at hava eitt stórt regulativ um hvørji kemikemikalir skulu kunna verða brúkt og ikki men niður dimensjonera vit tul ein føroyskan átstokk so so so veit eg ikki um tað er neyðugt við við tí reguleringina sum mann hevur í es mnn kann líka so gott bara brúka ta heimildina mann hevur frammanundan í lógina um umhvørvisvernd tá ið tað stingur seg upp at tað er eitt evni sum kanska er skaðiligt ella ella er forsterkt ella eitlannað so heimildin er longu til staðar øso mann kann mann kann seta spurinartekin við um eini kemokalilóg er neyðug men men har má mann fist kanskamagnus rasmussen ger so væl ja takk fyri harra formaður ja tað er púra ræst sum bjarni kárasen
petersen sigur tað er eisini at staðfesta hvussu stórur er hesin trupulleikin eg haldi eisini bjarni kárasum petersen var inn á hesum her í síni røðu at nógv av hesum her virkjunum sum vit hugsa um brúka kemikaliur tey tey eru rættiliga væl regulerað og har er eftirlit og og sovíðari og starvsstovan setir treytir og umhvørvsstovansetir treytir og so víðari men men vit eiga at at hava lóggávuverk í ordan og eg haldi sjálvur at tað besta boðið tað er at hyggja uppá lógina um umhvørvisvernd á á ta greinina ella greinarnar sum umhandla hetta við kemikalium at hyggja eitt sindur nærri at í og so síggja vit um um vit mugu fáa eitt stig víðari ella a vit kunnu í tí lógini fáa hetta her við kemikalium ordiliga iní soleiðisnar at tað er nøktandi takk fyrija takk fyri tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið so er orðaskiftið endaðoja
og hetta málið verður beint í rætt
uttaranevndina til víðaríðgerð vit eru so komin til framløgu sum er tað seinasta som stendur á skránni og tað er bara eitt álit at leggja fram og tað er uttanlandsnevndin sum lagt álit fram í løgsmál nummar níggjuogtretivu tað er uppskot til samtyktar um tilreiðingar frá útnorðrørráðnum tvey túsund og ontjúg tað verður so viðgjørt seinni og fundin tað eru so ikki fleiri mál til hendan fundin tingfundur verður aftur í morgin morgin árin klokkan tíggju altso níggjunda mars klokkan tíggju og skráin er hendan hon er eisini løgd út á heimasíðuna tað verður fyrsta onnur viðgera lagsmann var áttaoghálvtrýss løgslómsstuðul til ávísari fyritøkur fyri fastar útreiðslur í samband við vinítjan síðani er
fyrsta viðgerð av løgsmál nummar trýoghálvfems uppskot til løgtingslóg um at taka festi hægskar úr festuskipanini fyrsta viðger av løgsmál nummar fýraoghálvfems uppskot til løgtislóg um mátog vekt fyrsta viðgerð av løgtsmál ummar sjeyoghálvfems uppskot til løgtslóg um broyting í løgtingslóg um marknaðarføroying heimildia til nevna brúkaraumboð sum bólkaumboð í bólkarrættarmálog síðani eru tvey ríkislógartilmæli við langum heitum fyrsta altso av tað er løgtsmál nummar áttaoghálvfems fyrst uppskot til ríkislógartilmælin um at seta í gildi fyri føroyar annorðning um ikrafttretinu forferðina á grein tretivu í lóg um endringar konkurslógin og forskelliu andrelógi grein sjey í lóg um endring arv lóg um finansiell virksemi t lóg om inivesteringsforeningarmevitri lóg om verdipaperhandil mo wite og forskellu andrilógi so stendur nokk so nógv afturat í parantes sum fólk kunnu lesa á netinum tey hava hug til tað síðani er fyrsta viðgerð av løgsmál nummar níggjuoghálvfems tað er uppskot til ríkislógartilmælið um at seta í gildi fyri føroyar annorning um ikrafttretivu forferiðina av grein tvey í lóg um endring av lóg um finansiell virksemhet og lóg um struktovering vikling av vissefinansiellur virksemeti og forskelligu andrelóg og har stendur eisini ymiskt annað í parantes síðan er fyrsta viðger av løgtsmál nummar hundrað fer uppskot ti løgtslóg um at byggja sambondi til fólk við menningartarnu og fjølbreki og fyrsta viðger av hundrað og eitt tað er uppskot til løgtinslóg um broyting løgslógum almannadtrygdartænastur og har stendur í parantes endurgjald fyri mista arbeiðsinntøku í samband við at barn doyr stuðul til sjúku útróiðsur hjá persóni er í sambandi við sjúkuviðgerð og javning tað eru viðgerðini í morgin og framløga er eisini á skránni so er hesin fundur lokin